olsen tað er soleiðis at næsti maður á listani hjá miðflokkinum er tordur niclasen av oyði og hann hevur verið fleiri ferðir á tingi í hesum valskeiðinum so eg fari at mæla til at vit uttan atkvøðugreiðslu samtykkja at tordur niclasen kann taka sati á tinginum tað er samtykt so kann tordur niclasen taka satir ger so væl og síðani er komið eitt ein umbøn um frávik skal lesa tað skrivið upp sum er komi her frávik heitt verður hervið á løgtingi um at gera frávik sambært grein fimmogfýrs í tingskipanini frá øllum tíðarfreistum á øllum viðgerðarstigum í løgtsmáli nummar fimmogtjúgu tað er uppskot til løgslóg um broyting í løgtslóg um dagpening vegna sjúku við meira kom við nítjanu dagpening vegna smittu ella sóttarhald hjá børnum og í løgtingsmál nummar seksogtjúgu tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um javningarprosent til almannaveitingar tað er broyting í útrokning av javningarprosenti og hetta er undirskrivað av brandisandoy helga abramsen siristenberg eygun samuelsen anniku olsen og una rasmussen og vit skulu so atkvøða um hetta at víkja frá tíðarfleistinum í hesum máli sum koma til fyrstu viðgerð í dag men tey fara í nevnd og ætlanini at fáa tey ígjøgnum í seinasta lagi í næstu viku so tja vit eru lið biloga at atkvøða tað er einmælt samtykt at víkja frá tíðarfólk í hesummálum er samtykt við fimmogtjúgu atskvøtøanin fyri ongar ímóti ongar blankar so er tað avgreitt síðani fara vit til dagsskránna í dag og fyrsta mál á skránni er triðja viðgerð av løgtingsmáli nummar tjúgu tað er uppskot til løgslonsstuðul til avlýstar tónleika festivalar í tvey túsund og einogtjúgu er nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so er orðaskifti endað vit fara at atkvøða í málinum nú við triðju viðgerð tað var samtykt við áttaogtjúgu akkomunfyri ongar er ímóti ongari blenkari við aðrv ger so væl vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við fimmogtjúgu atkvønun fyri ongari ímóti og ongari blankari og er sostatt endaliga samtykt og avgreitt frá løgtinginumm síðani fara vit til fyrstu viðgerðir sum eru fleiri á skránni í dag tann fyrsta er uppskot til løgtingslóg um framtíðarfulltrún tað er løgtingsmál nummar fýraogtjúgu tað er løgtsmál nummar fýraogtjúgu løgtslóg um framtíðarfultúð og løgtingsmál nummar sjeyogtjúgu tað er uppskot í løgtslógum broytingum løgtslóg um tinglýsing tinglýsing av skjølum í persónsbólki sambært ásetingum í aðrari lóggaðu enn løgtslóg um tinglýsing og annað hesi bæði málinum verða viðgjørd undir einum so vit skulu biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin var tað annika olsen fyri javnaðarflokkin eyðkun samuelsen fyri sambandsflokkin er tað ja tað fara at biðja fólk um at trýsta á aftur einaferð afturat tað hendi okkurt ja og fyri sambandis var tað edva jacobsen fyrst var annika olsen orðið
takk fyri harra formaður ja til viðgerðar er lóg um framtíðarfult rúð sum hongur saman við broyting í tinglýsingini talan er um eitt sera gott mál sum styrkir um rættartrygdina og ikki minst um sjósavgerðarrættin hjá fólki sum ein ella annan hátt gerast óhjálpim hetta er eitt privatrættarligt og sjálvboðið alternativ til verjumál og hetta er eisini eitt tilboð sum megt hevur eftirlýst í longri tíð

skal vera um sjúku hjá trúarveitara viknaða sinnisliga sjúku veikk likamligt virkisføri ella yvirhøvur at viðkomandi als ikki er førur ella førur fyri at taka sær av sínum fíggjarligu persónligum viðurskiftum lógin gevur tí einstaka møguleika fyri at velja sjálvur ella sjálv hvør í framtíðini skal taka sær av teirra privatu viðurskiftum og tí eisini navnið framtíðarfulltrú henda skipan við framtíðarfulltrú varð sett úr gildi í danmark í tvey túsund og seytjan og treytirnar eru sjálvandi fleiri fyri at ein fulltrúðarveitari skal fáa eina framtíðarfulltrú so skal viðkomandi verða fylt fyltir ella fylt átjan ár virka skynsamt verða øella føror fyri at avgerða hvør skal vera teirra framtíðar fulltrú og tí skeg eta eisini neyðugt át mann møtir upp á familjufyrisitingina sum kemur at umsita hetta viðkomandi kann velja ímillum ein ella fleiri at taka sær av sínum privatrættarligum viðurskiftum og hetta kemur í gildi tá ið fulltróðrarveitarum ikki er førur fyri at taka sær av sínum viðurskiftum og at hetta er tinglýst í persónsbókini framtíðarfulltrúin skal sjálvandi taka fulltrúðarveitaran við í størstan mun tá ið avgerð verða tiknar og broytingarkunna eisini gerast so leingi sum fulltrúðarveitaran er førur fyri ella før fyri at taka avgerðir familjufyrisitingin hevur eitt hvílandi eftirlit við skipanini og skal grupa inn um so er at tey verða varur við óreglusemi málið hevur sjálvandi verið til hoyringar hjá ymsum pørtum og millum annað hjá gjaldsstovuni hjá talgildum føroyum tí spurningurin hevur eisini verið um hetta her ikki í framtíðini kann gerast ein talgild loysn og at tað er eisini ein møguleiki í lógaruppskotinum ein talgild skipan er mett at kosta umleið hundrað og fýrs til trý hundrað túsund krónur men sum tað eisini verður víst í lógaruppskotinum so er tað viktigt fyri rættartrygdina hjá tí einstaka at viðkomandi møtir upp á familjufyrisitingini soleiðis at mann kann meta um støðuna hjá viðkomandi og tí kann tað onkursvegna klassja eitt lítiðsindur við at mann hevur eina talgilda skipan so tað má mann onkursvegna taka hædd fyri megd fegnast sjálvandi um at lógaruppskotið er komið í tingi men vísir eisini á at ómaksgjaldið ikki má vera ov høgt soleiðis at øll kunna fáa sær eina framtíðarfulltrúm etiska ráðið hevur viðmerkingar um at mann eigur at endurskoða lógina javnan tí tað kann vera óheppið um so er at fulltrúarveitari kann vera bundin óneyðuga nógv í framtíðini peningarliga øh sum nevnt so er hetta her eitt kærkomið uppskot og eitt kærkomið alternativ til verjumálslógina sum varð sett í gildi fyri føroyar í tvey túsund og átta tá ið verjumálslógini kom í gildi fyri føroyar var talan um eina stóra broyting í rættarstøðuni hjá fólki ið vórðu blivin ómyndig lógin um ummyndeið var frá nítjan hundrað og tveyogtjúgu og hon varð galdandi frammanundan verjumálslógina tá ið hon bleiv samtykt á føroy løgtingi í tvey túsund og átta tá var talan um eitt ríkislógartilmæli og ein ørgrynna av fylgilógum skuldi broytast í alskyns lóggávu fyri at okur kundu fáa hesa lógina í gildi lein heyðir man bíða tá fyri at fáa hesa lógina tí rætta trygdin hjá fólkum sum vórðu blivin óhjálpum var als ikki nøktandi lógin ásetti eisini treytir um at eitt verjumál ongantíð mátti vera meira inngrýpandi enn neyðugt og at atlitið altíð átti at verða tikið fyri persónliga frælsinum og sambært verjumálslógini so eru fólk ikki ómyndug sambært grein fimm og sambært grein sjey í verjumálslógini so eru tey myndug á allan hátt og kunna eisini velja og hava vælbarið tað er bara sambært grein seks verjumálslógini at fólk gerast ómyndum

fyri fyrstu ferð kundu føroyingar sum ein enn á annan hátt vóru blivin óhjálpum fáa lógarrinnari møguleika at velja seg sjálvan ein verja og t taka sær av privat rættarligum og fíggjarligum viðurskiftum tá tað kom til tey peningarligu viðurskiftini so vórðu fólk undir verjumálið løgt undir tað sum mann kallaði fyri yvirformyndarí sum sovorðinskrivarin tók sær av men hetta bleiv eisini broyttur lóggávurnir soleiðis at ognur og fíggjarlig viðurskifti hjá teimum sum vórðu undir verju skuldu flytast í fyrisitingarligar deildir í peningastovnum tí er tað eisini rætt sum familjufyrisitingin viðmerkir í verandi lógaruppskoti at tað eri ikki heilt rætt at skriva í lógaruppskotunum at verjumálslógin ikki tekur hædd fyri sjálvsavgerðarrættinum tí persónur kann altso sambært verjumálslógini sjálvir velja um hann ella hon vil fara inn undir verjumál og lata annan persón taka sær av sínum privatu viðurskiftum tí áðrenn verjumálslógina tvey túsund og átta bleiv mann bara ómyndin gjørdur har var eingin rættartrygd og eingin men hetta uppskotið sum okur viðgera í dag tað er eitt forbetrandi lið í tilgongdini at geva óhjálpum fólki eina eina størri ssavgerðarrætt og at hesi longu áðrenn teirra likamliga støða gjert so ring hav ein týðandi leiklut og ein eina týðandi avgerð á hvør skal vera teirra framtíðarfulltrúm í danmark vóru átta hundrað mál í verksett sum familjufulltrú og hetta svarar sambært lógarhugkskotinum til á leið eini átta í føroyum hitt málið sum hoyringur saman við hesum málinum eru broytingar í tinglýsingarlógini sum sjálvsagt er ein fylgibroyting av lógini um familjufulltrúð og talan er um at tinglýsa familjufulltrúðar í persónsborgini og hesum er tað tíverri ikki heimiltfyrri í dag og tí verður s hendan broytingin framd í tinglýsingarlógini persónsfamilja og arvarættur varð yvirtikin í eg meini taiður tvey túsund og átjan var undir síðstu samgongu og tí er tað gleðiligt at okur í føroyum nú kunna fult ov heilt gera av hvussu okur skipa hesi viðurskifti tá ið tað nú kemur til persónsrættin hetta er eitt stórt framstig fyri tey sum koma undir hesa lóggávu teirra rættartrygd og teirra sjálvsavgerðarrættur eigur altíð at verða í hásæti so eg kann bara samanumtikið siga heta er eitt ómetaliga gott uppskot og okur fara sjálvandi at viðgera tað bæði væl og virðiligani og jaliga í trivnaðarnevndini takk fyri harra formaðurja
takk tað er ein viðmerking uni rasmussen ger so væl
takk fyri ja eg eg haldi hetta sær út til at vera eitt eitt gott uppskot í samband við framtíðarfulltrúð at at mann kann vera við til at bestemma tingini meðan mann er væl fyri so so eg haldi at hetta sær út til at vera eitt mál sum sum kann gagna fleiri og og hetta skal verða væl viðgjørt í trivnaðarnevndini eisini men eg ivist faktiskt ikki í hetta verður eitt mál sum sum erður góð undirtøka fyri so sum formaður í trivnaðarnevndini so vil eg vera við til at viðgeri hetta málið er takk fyri
annika olsen
afyri harra formaður og takk fyri viðmerkingina til una rasmussen ja hetta er eitt eitt gott mál sum eg hugsi at allir flokkar eiga at kunna semjast um og og at at vera eitt samt løgting sum kemur at taka undir við hesum uppskotinum og tað sum er øgiligani gleðiligt haldi eg í hesum uppskotunum tað er at mann so tíðliga í so ungum aldri áðrenn mann kemur í eina støðu har mann verður so illa fyri kann hava avgerðina taka avgerðina um hvør skal taka sær av øllm hesum viðurskiftunum tí ofta í dag vistimann tosar um rættartrygdina hjá teimum sum koma undir verjumál so er tað kanska blivin so illa fyri at tey at tey eru ikki ordiliga førur fyri at taka ta avgerðina so tað er sjálsagt ein forbetrandi liður í teirra sjálvsavgerðarrættur í at avgerðina hvør skal taka sær av teirra privatu viðurskiftum so tað hetta her er bara ein ein forbetran av teirra sjálvsavgerðarrætti og tað skulu okur sjálvandi øll fegnast um og taka undir við takk fyri harra formaðu
ja takk fyri so er tað eygun samuelsen sum fær orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður ø vit viðgera sum sagt eitt lógaruppskot um framtíðarfulltrú sum landsstýriskvinnan í aí familjumálum hevur lagt fram saman við einum uppskoti um broytingar í tinglesingarlógini sum er ein konsekvensbroyting av hesum her fyrra lógaruppskotinum um framtíðarfulltrún uppskotið tað snýr seg í stuttum um tað at tá ið ein persónur er fyltur átjan ár og hann er førur fyri at virka skynsamt sum tað verður orðað so kann viðkomandi stovna eina framtíðarfulltrúð at koma í gildi um viðkomandi seinni orsakað av sjúku ella viknaðum sinnisligum virkisføri ella viknandi heilsu ella líknandi ikki longur er førur fyri at taka sær av sínum viðurskiftum tey viðurskifti sum mann tosar um í í lógini tað er ant til fíggjarlig og ella persónlig viðurskifti fullurúin kann fevna um alt tað men mann kann eisini gera gera sær eina fulltrú sum til dømis bara fevnir um fíggjarlig viðurskifti ella bara um persónlig viðurskifti og so kann mann so siga hvat er persónlig viðurskifti og hvat er fíggjarlig viðurskifti hvat kundi tað verið visu vit tosa um tey fíggjarligu viðurskiftini so kann tað vera til dømis sovorðir sum at gjalda rokningar umleggja lán og og søkja um almennar veitingar fyri persónin tey persónligu viðurskiftini tað kann vera sovorðt sum atgongdi til at søkja sær hjálp til heimahjálp ella klaga yvir avgerð ella biða um innlit og sjúklingarsjornalur ella líknandi hetta er bara nøkur nøkur dømi tað er ta man líka sum kann gera esar framtíðarfullrúna um skipanin hon hevur til dømis verið gildi í danmark síðani tvey túsund og seytjan og har hevur mann nokk so nógv mál ella nokk so nógvar fulltrúðir sum eru upprættaðar síðani tá øh mann kann geva framtíðarfulltrú til ein ella fleiri persónar og har er tað onkur sum nevnir og eisini tað sum eg hugsi at tað kann vera eitt sindur óheppi at hava fleiri persónar sum fulltrðar vist tay ikki kunnu semjast har mamman vera nokk so ntama nágreinaust nokk so væl hvat fulltrúvin hjá hvørjum einstøkum snýr seg um og mann kann eisini gera tað at mann ásetir í framtíðarfulltrúni tein triðji partur skal hava eftirlit við hvussu er tann sum hevur fulltrúna hvussu hann røkir uppgávuna mann stovnareta hjá familjufyrisitingini og mann skal møta persónliga upp og tað verður sum sagt sum áðurð nevnt eisini arbeitt við at hetta kann gerast ein partur av vanganum men so má mann finna útav hvussu við tí persónligu og tað er familjufyrisiting sum setir fulltrún í gildi o upp á sama máta bæði við altso bæði við at íverkseta afturkalla broyta ella steðga familjufulltrúni so skal tað tinglesast í persónsbókini og tí er tað av tí at eð ikki er samsvar ímillum hetta lógaruppskotið og grein sjeyogtjúgu nella ja grein sjeyogtjúgu og tinglýsingarlógina so viðgera vit eisini eitt uppskot smá broyta í tinglýsingarlógini í samband við framtíðarfulltrún har fer mann so at seta eina orðing inn sum eitur í at at mann at mann kann seta orðingina ella aðrari lóggávu inn tí at so ger mann ikki bara tað at mann gevur heimild til framtíðarfulltrún men mann men mann men mann orðar eisini lógina um tinglesing soleiðisnar at at mann hevur bundið fyri heilan fingur um um um onnur lóggávu í framtíðini fer at vísa til hetta her so at tann broytingin ið tinglesingarlógini er fínn ein framtíðar fulltrúð tað er er eitt privat rættarligt sjálvboðið alternativu til verjumál og tað byggir sjálvandi á meginregluna um sjálvsavgerðarrættin hjá tí einstaka til dømis altso megd og breksáttmálin har har byggir mann á tey prinsippini hetta her við tey siga nátting avbaudoswitaudos altso einki skal eingin avgerð skal takast um meg uttanum meg og tað hetta her við at øll menniskju hava rætt til at taka avgerðir sum viðvíkja eins egna lívi øh vist vit taka verjumáli so er tað ein almenn skipan sum verður sett í verk tá ið mann er vorðin sjúkur til dømis mesringtimens ella sárlarligt menningarta ella ella ella sinnisjúku ella hvat tað kann vera og tá er tey viðkomandi ikki er førur fyri at røkja tey fíggjarliga ella persónligu viðurskiftini og tað er tað munurin har er at verjumál kann setast í verk uttan samtykki og uttan hav viðkomandi verið tikin upp á ráð tí at oftani er mann kanska í so ringari støðu at mann ikki er í stand til at verða tikin upp á ráð tai mann ger tað so tað er ein heilt greiður altso e fórá til verjumál samanborið við framtíðarfultri fulltrú mann kann sjálvandi eisini í summum førum søkja sær verjumál meðan mann sjálvur kann bestemma visti mann heldur at mann ikki ikki megnar at taka sær av egnum fíggjarligum viðurskiftum men tað vanliga er hetta her uttan samtykki og og tá man er vorðin sjúkur sjálvandi kann mann eisini í avtalulógini gera eina avtalu men avtalulógini hon fevnir bara um fíggjarlig viðurskiftir og ikki persónlig viðurskiftir so upp á tann mátan kann mann siga at hetta her uppskotið um framtíðarfulltrú tað víðkar um sjálvsavgerðarrættin tí tað fevnir bæði um fíggjarlig og persónlig viðurskiftir mann kann siga at tá ið mann visti mann nú ætlar sær at stovna eina framtíðarfulltrún so skal mann fyrihalda seg til nøkur ting áðrenn og og tað kann vera hvør hvørji skuldu taka sær av mínum viðurskiftum visti eg ikki megni tað sjálv skal tað vera av mínum fíggjarligum viðurskiftum einsmalt ella eisini mínum persónligum viðurskiftum skal eg velja ein ella fleiri persónar til uppgávuna og vissi velji fleiri hvussu skal eg so býta uppgávuna ímillum tey og skal eg hava ein triðja part at hava eftirlit og hvat skal eftirlitið fevna um skal eg samsýnav persónnum fyri at taka sær av hisum her tað vil siga at hetta eru ræðuliga nógvar og umfatandi avgerðir sum mann skal taka sum røkka langt fram í tíðina í danmark har viðmælir eldrastakin fólki til at søkja sær løgfrøðiliga ráðgeving tá ið tey umhugsa at taka eitt tílíkt stig og mann sær eisini at tað eru gjørdar nógvar vegleiðingar og upplýsandi tilfar niðri í danmark og tað giti eg at at familjufyrisitingin eisini fer at geva gera hjá okkum og tað fer at krevja nokk so nógv av arbeiði frá familjufyrisiting so tað er týdningarmikið at tey fáa ta neyðugu arbeiðsorkuna sum krevst til at umsita heitta uppskoti eg meini tað stóð her at tey siga at tey krevja tey mangla ella skuldu hava ein løgfrøðing afturat harra formaður ofta verður sagt at at fyri at fáa betri lívsgóðsku og størri ávirkan á egið lív so áttu vit at hugsað longur fram eann vit ofta gera og taka avgerðir fyrr enn vit ofta gera ið viðvíkja okkara egnu framtíð til dømis hetta her við at taka avgerð um at flyta í eina lítla eldra íbúð í staðin fyri at halda fram við at búgva í einum stórum ótíðarhóskandi húsum sum eru tung at halda tá vit gerast eldri og kanska meira óhjálpi tað er ein avgerð sum vit kanska burdu tikið langt frammanundan ofta hugsa vit ikki um tær avgerðirnar fyrr enn vit kanska eru komnur har til at at vit merkja at nú nú gongu tað ikki longur ella komin av mørkum kann mann siga til dømis hevði mann havt tikið ta avgerðina nøkur ár fyrr so hevði mann o eina tilvitaða avgerð osum funnið sær tóskandi bíligu góðari tíð so hevði lívsingaskann kanska verið nógv hægri men tað vísir seg bara ofta at vit hava ringt vi at hugsað okkum í tílíkar støður og taka avgerð langt frammanundan og ofta hugsa vit at hetta er ikki nakað ein støða sum sum sum vit fara at koma í men við framtíðarfulltrúni so er hetta ein møguleiki sum mann kann velja ella ella ikki at taka av í hvussu er við teimum tingum sum framtíðarfullrunum snýr seg um eg nevndi bara hetta sum eitt dømi tí at taðhevur ofta verið tosað um at hevði mann tikið avgerðir fyrr um sína framtíð so hevði mann kanska havt tað lætt tari men tað skal nokk ein broyting til hjá okkum sjálvum at vit skulu taka tilvitaðar avgerðir í góðari tíð og her verður tað so lagt upp til at vit hugsu og taka avgerði viðvíkjandi okkara egna lívið í góðari tíð og fram í tíð so at her er so ein møguleiki til tað her eru nógv hoyringsskriv megtivur hevur ynskt at fáa framtíðarfulltrúnað og har eru onnur sum skriva til dømis vil e g líka nevna etiska ráðið sum eg haldi hevur eitt áhugavert har tey hava nøkur tilmælir tað eina tað er hetta her við at at mann skal ansa eftir framtíðarfulturin vistimann hevur fleiri at tað verður nágreinað væl hjá hvørjum hvør skal hava hvørja uppgávu og tey vísa eisini á vandan í at framtíðarfulurin hevur heimild til at taka stórar avgerðir sum lkrøkka langt inn í framtíðina at tað er viktigt at at mann manns skal kunna hava rímiliga lætt við at at taka aftur fulltrúna visti tað er at mann ynskir tað visti støðan verður munandi broytt og tær halda eisini at skipaninr ska endurskoðast kanska regluliga tí hon er nýggj so harra formaður hetta er eitt stórt umfatandi uppskot sum nemur við fleiri prinsipiellar spurningar ið eg havi verið inni á nøkrum av teimum eg haldi vit eiga at lýsa málið gjølla men vit í javnaðarflokkinum eru jalig fyri málinum og vit fara at geva tí eina góða og sakliga viðgerð í
ja takk so er tað edva jacobsen sum fær orðið ger so væl
tak fyri harra formaður tað er longu væl lýst attað sum vit hava til viðgerðar tað er ein framtíðari fulltrú og so er tað tillagingar í tinglýsingarlógini sum sum eisini vera sum koma fram í hesum sambandi og tað er at tann sum fyllir átjan og er førur fyri og hevur eg virkikann stovna eina framtíðar fulltrúð til at koma í gildi um vikoman seinni orsakað av sjúku við vsinnisligum virksisførleika ella heilsu ella líkna ati ikki longur hevur evnið at taka sær av sínum egnu viðurskiftum í sær sjálvum stað so er hetta er eitt øgiliga gott mál og og og tað gevur nakra frælsi út til tann einstaka at taka støðu til meðan mann enn e væl fyri ati eg um heg sum møti hesar støðuni sum mann eftir ein sum einog hvør kann koma í so so veit g at eg havi onkran sum sum kann hjálpa mær við míni viðurskifti framtíðarfulltrúðin kann verða veitt einum ella fleiri framtíðarfulltrúðaran altso kann mann velja og mankan eisini avmarkað til at viðvíkja einum ella fleiri ávísum viðurskiftum tað er ikki soleiðis at mann nýtist at taka framtíðar fulltrú so er tað dekkað tað alt mann kann sjálvur velja og tað er altso tað er framtíðarfulltrøðuin tað er tað e eitt sjálvboðið alternativ til verjumál og og mett verður at at ein ávísur tørvur er í skipanini megt hevur víst á tað fleiri ferð og vent sær til almannaráðið um hetta um hetta her um hetta málið her um tað kann verða sett í gildi í føroyum tað er sett í gildi niðri í tvey túsund og seytjan og tað er ei ávotaðer nokkso viktigt at eisini at hava tað við at tað er eitt privat rættarligt og sjálvboðiðalternativ til verjumál tað er ein fríheit til tann einstaka at at velja hetta her til og endamálið tað er at styrkja um sjálvsavgerðarrættin og gera teimum møguligt hjá borgarunum undir skipan viðurskiftum at hava eina ávirkan áát egna lív og framtíðar viðurskifti og har eru eisini nakrar hóast mann gert sjúkur ella ella ella annað og tá ið mann kanska er í í aldri sum eg sjálv eri í og onnur við mær so so kenna vit eisini nógv til at hava eldri fólk rundan um okkum og tað sum eg haldi mann møtir tá ið tað eru fólk sum sum kanska ikki hava so nógv t á rætthin hond vit eru ymiskt kanska hvussu vit eru fyri eisini familjumessaga at tað er ómindiliga nógv mann skal avgreiða í dag og tú verur altíð víst til eitt net og og og tá ið tú fært á telefonnummar á eitt pappír so skalt tú kanska mann sigur mannskal tasta alt møguligt inn orman eventuelt kemur til rætta viðkomandi tað er ein øiliga avbjóðandi hjá eldri fólki og tá ið mann so kanska hevur roynt t hjálpt við hesum her tí eg er glað fyri at hetta her kemur gevur nøkur nøkur nakrar fríheitir mann kanska hevur roynt að eg havi fleiri ferðir oynt tað sjálv og og tá ið mann so komin líkasum ígjøgnum man hjálpir viðkomandi við onkrum so verður tað spurdur tá ið til tjúgunda síðst eydnast og tað er ikki tí at fólk ikki eru hin enda men tað er tí skipan er sett so saman at hon er vónleys hjá hjá kanska fólki sum erordilia høgum aldri at at at brúka skipanirnar nógvar í dag og og tað er sjálvandi fyri ein tryggeit sikkurheit og mann skal velja rætt upp á tann mátan koma inn á ta avdollingina sum mann skal brúka men on ger hana tunga so verður tað spurt ert tú rættið avvarandi hevur viðkomandi eina fullmakn sum sum tú kanst hava og so stendur mann har so skalt tú hava viðkomandi í horni so siga tey at tú kanst gera eitt til annað inni á skipanini visti tú skalt út um landaoddarnar skalst tú gera okkurt á skipanini men brúka bara títt neðmiti og tá vísir tað seg við at ta danska neðmiguli at mann skal brúkatintung skipan hjá fólki har sum fulsurin ikki er til taks so tað øgiliga gott at mann sjálvur sum eg takast líka sum altso as framtíðarfullurin sum bleiv sagt í áðni hon setti í gildi í tvey túsnog seytjan og so er mann spurt inn til nær nær koma vit og vilja koma við hesum elspet mersetes lanstýriskvinna kom við hesum nú taðhaldið er ordiliga gott og samandrá ý er so tað at uppskotið við einum framtíðarfulltrúm ber til at velja og tilvelja ella frávelja ella mann velur sjálvur mann mann tekur sjálvur intiativ með meðan mann følir at mann at megna hesi tingini og har bleiv tað sagt onkrum av hoyringsskrivinum at hetta er ein skipan sum kanska burdi umhugsað a verið eftirmett tátávirka tún e nýggj endan við uppskotnum er eitt styrki um sjálvstaðararætturi sum eg segði á ni vig gera møguligt hjá borgarnum undir skipanuni viðurskiftum at hava eina ávirkan á sítt egna lív og framtíðarviðurskifti tá viðkomandi ikki longur før feri at røkja eginfíggjarmál og ella persónlig viðurskifti familjufyrisitingin metir so eisini at kostnaðurin at gera hesa her skipanina sum eina talgilda tað vil siga at har mann stovnar eina elektroniska fer inn tann vegin um kanska kemur kostastað millum hundrað og fýrs og trý hundrað túsund tað má mann so hyggja nærri upp á í trivnaðarnevndini hvat skal til fyri at tað skal best bera til at at røkja hetta málið sum mann er sett sær fyri so er eisit eisini mál nummar sjeyogtjúgu og tað er broyting í tinglýsingini og orsøkin til tað lógaruppskotið tað er tað at í hinum uppskotunum í paragraff sjeyogtjúgu har stendur har tað stendur um framtíðari fulltrúm hon fær ikki gildi fyrr enn tær eru tinglýsara í persónsbókini tí dugir ikki at koma bara við øðrum málunum tí mást koma við báðum í senn fyri at avgerðin hjá familjufyritingini í verksetan aftur kvalla broytingar ella steðg av framtíðarfulltrúmir hevur gildi frá tíi løtu eina avgerð er tinglýst í persónsbóki tað er eisini viktigt at mann kann til ein hvør tíð trekkja hetta her aftur visi mann hevur líkasum hetta var ikki so heppið eg ætlaði eg burdi kanska tað tær sum eg gjørdi tað er gott at mann kann trekkja málið aftur í góðari tíð hetta hevur síni hetta kann hava síni lítir tað skal mann tað skal mann gera sær púra greitt at tú tú gevur nakað frá tær onkuntíð tá mann er inn fyri at hjálpa eintil øðrum eldri menniskjað inni í sínum nepbanka tí hvør kennir ikki tað av okkum at tey hava altso verðina í dag er so samansett upp á tann mátan at hon er veldi avbjóðan fyri ein stóran part av hálvfjerðs pluss ýs fíla at siga fýrs pluss til dømis tey komin eilga seint inn í tað at skula hava netbanka til dømis og hava brúk fyri einari hond hvørja ferð tey skulu flyta okkurt kanska bara hyggja inn á hvat stendur á og tað er ófatiliga persónligt hjá einum eldri persóni at skula hava eitt annað fólk inn ivist seg bara fyri at kunna síggja til dømis eina saldu flyta eina eina eina eina vanliga flyting man man eg púra eg veit at fólki sum eg plagi at rætta eina hond tay at siga hvat skuldu vit gjørt uttan teg tað kundi eisini verið uttan okkran annan tí tað følast prísgivin fyri tað um tú vart blivin kanska fýrs pluss so er tú ikki interseraður í at øll øll verin veita av hvat tú hevur einari konto hví skal mann tað tú tú hevur tín fullstendiliga avgerð a fyri tað og tú vilt gjarna hava hetta persónlig ting tú hevr við at gera og eg haldi er øgiliga gott at mann kanska situr og hjálpir onkrum at tað kemur ein ein koda inn á eina telefon sum tey eiga tað vil siga tað skal eitt loynital í sum hesin persónurin hevur á sínari telefon soleis at tú fært ikki framt hesa flytingina uttan tú hevur viðkomandi inn yvir tí at vist tú bara gevar eina framtíðarfulltrúm ger so væl altso tit kunnu orðna alt inni á mínum kontomi tá eg tá ið eg ikki kann meir tað kann geva eitt ófatiliga stórt rassarúm tað skal mann bara rásarúm tað skal mann bara vita hvat mann gongur inntil tí haldi eg sjálv at líka so gott sum heta er gott líka so gott er tað alvorligt eisini tí at øll vilja øllum tað besta men einki kann freista so nógv sum krónur oyrur vit eru øll menniskjur og tí haldi at mann skal líka hugsa umhvussu mann kann skal gera hetta rættast og og og skal tað vera soeið seeðs viðkomandi hevur at tá ið tað ena við penngaviðurskiftum at mann heldur kanska noksa fast um at tann persónurin sum tað viðvíkur hann hann kanska fær ein eina loynikodu sum skal í ella okkurt annað taðhetta er ikki bara mann sigur so hvítt men men hett er fantastiskt átak og hetta er eitt átak sum han virkuligani hevur manglað men tað er altíð soleiðis við nýggjum átøkum tey hava sínar fyrimunir men tey hava eisini nakað sum gera at mann skal hugsa seg um tí at tað er tað er stór vald mann gevur frá sær og og og tað er øgiliga alvorligt altso vissu onkar annar bara kann kann fara inn og og selja tað sum tú situr í tí viðkomandi heldur at nú nú kanst tú gott flyta inn til onkran annan nú nú taka vit bara og tá ið tú kemur tey stóru tingini tá kanst tú gott vera á harransmark vissu onnur koma at meta annaðleiðis um teg sum persón enn tú sjálvur hugsar tí at at tað e bara hin síðan mann kann líkan lýsa eitt lítið sindur vit komma hava innkallingar og geva est eina ordiliga góða viðgerð og eg haldi heta er eitt ótrúliga gott mál og tey sum eg havi kanska havt við at gera tað tað er hørmig dag tí hendan ikki fulturin ikki er til staðar tí má rennur seg uppaftur upp aftur inn ímóti tá mann kannar okkurt og skal fáa tay knappliga okkurt í nátturðina so m rætta tað og hjálpað teimum hevur tú fullt trúð
tað er ein viðmerking annika olsen ger frá
takk fyri ja edva jakobsen vísir á sjálvandi baksíðuna av hesum sera góða uppskoti tað er nemliga hetta her við hvussu tað verður umsitið tá ið verimaslógin bleiv samtykt á sinni tá i mann fór frá yvirfórmyndarínum hjá sovorðumskrivaranum har sovorðumskrivarainm hevði eftirlit við hvørjari krónur hjá teimum sum vóru undir verju fór mann til hetta her við at mann hevði pengarnar í góðkendum fyrisitingarligum eindum út í bankunum og har var áset liður í detaliju hvussu nógvar pengar tann sum var verji hjá tí einstaka kundi brúka og so víðari so tað er viktigt at mann tekur hond um akkurát tann partin at mann tryggjar sær at tann sum er framtíðarfultri og ikki sleppur at gera sum hon lystir men men tað stendur sjálvandi eisini í uppskotinum at familjufyrisitingin hevur leypandi eftirlit við hesinher men men tað er viktigt at mann mann tekur hædd fyri teimum viðurskiftum eisini

har har formaður tað tað var bara akkurát tað tann vinkulin sum eg eg hugsi hvussu hvussu ger man hetta raktast hussu tryggja mann báðar partar tí tað er eisini fantastiskt hav tí sum fær tann sum fær fullturin skal eisinibleiv tryggjaður at hann ikki tað skal vera ruddiligt rundanum hann kann verða órættvístmammsig egveiski hvusku ser ákærdur fyri nøkur ting sum sum aldeilist ikki er nakað við veruleikanu at gera tí viktut amat tryggja báðar partar tí at tann sum far fulltrúna hann vil meina tí allar allarbestu bestu men tað má ikki blíva soleiðis at at onnur fær mistkilig gera onkran sum sum hevur fulltrúð til so tað øiliga viktigt at at tey tingini eru tryggjað og kanska mann eftirmetir aftan á nøkur ár hevur hon riggað væl og eitt her men hetta er ordiliga gott og takka landsstýriskvinni fyri at hon er hevur tikið hetta her framáborðið tí at tí at tað er tá man handlar mann fær úrslit takk fyri harra formaður ja takk fyri

takk fyri harra formaður ja eg haldi at tað er eitt gott uppskot sum okur viðgera mann veit ongantíð hvussu lív og lagna laga seg og í ávísum førum so hava fólk eisini nøkur ynskir um hvussu teirra framtíð skal handfarast og mann hoyrir onkuntíð eisini um tað í sambandi við tað kann vera altso í veruleikanum kunna nokk øll fólk gera hetta her við at fáa eina framtíðarfulltrúm men mann hoyrir ofta um tað til dømis fólk sum hava ein lerakroniskan sjúku sum tey vita bara vestnar við árunum og og tey eru kanska nervøs fyri hvør skal tryggja teirra áhugamál visti tey blíva so sjúku at tey ikki klárað at taka hondn um seg sjálvan ðsovorðtið lív utanfyri familjurætturin bleiv yvirtikin í átjan tað haldi eg vari ein sera góð og stór hending og nú ber tað til at gera tær broytingar sum mann vil innan fyri hett her øki øiliga lætt bara við at fara í løgtingi má bivast ikki umvevðs danskar myndugleikar og tí er hetta her ein ein ein ein góður máti at mann sira hvørfall úrslit av tí nú okur hava eisini frætt á tað verða arbeitt við at gera nýggja foreldramyndugleikalóg til dømis men hetta uppskotið sigur tað at visti tú úr átjan ára eldri so kanst tú stovna eina framtíðar fulltrúð sum so seinni skal vera komið í gildi viðs tú seinni av sjúku ella viknaðum sinnisligum virknisføri ella viknadi heilsu ikki er førur fyri tí so hon traðka bara í kraft vissi tú ikki sjálvur kann og tað kann vera at tú hevur in framtíðar fulltrúð til at taka sær av tínum fíggjarligum viðurskiftum bara tað tað kann eisini vera um um persónlig viðurskiftir men tað kann eisini vera um bæði og tað kunnu eisini tú kann eisini hava fleiri fulltrúðir sum so hava ábyrgd av ymiskum økjum tað kann vera tú hevur tvey fólk sum duga sera gott álit á sum allíkavæl erið ymisk og kunna hjálpa tær við nøkrum ymiskum tingum so hevur tú møguleika til tað og tað haldi eg nokk so gott at ikki alt er avhangut av einum tí tað kann vera tað kunna uppstanda tvístøður eisini millum fólk mann letur eina skrivliga umsókn til familjufyrisitingina sum sum skal góðkenna og herur so sett reglur um hvussu mann góðkennir og so skal hetta her fara til tinglýsingina fyri at koma í eina serstaka persónsbók og at tað er hendan her broytingin í tinglýsingarlógini sumi fylgir við og tað er familjufyrisitingin sum hevur eftirlit eisini við hesi skipanini og sum kemur at hava alla umsitingina við tí og tað stendur í her at mann rokna við at tað kostar ein túsund krónur at fáa sett í gildi ætlanin er so seinni at mann eisini kal kunna gera tther talgilt altso í løtuni haldi sær út so at okkumdtú fyllir út í hond men at mannarbeiða við at fáa gjørt eina talgilda skipan og tað er eisini víst á at hetta kemur at kosta eitt sindur fyri familjufyrisitingina bæði í mun tiltelduskipan men eisini tað at tað tað krevur jú at fólk til at kunna vegleiða innan fyri akkurát hetta her økið at te eru eru væl skikkaðir til tað og eisini tað eftirlitið sum so kann eisini blíva sjálvt um tað er eitt eftirlit som eg eg pasera upp á eina fráboðan ella eitt anna taðer ikki soleðis aman fer alla tíðna út heldur eftirlit fyrr av tennum framtíðarfulltrúin skal fáa virkna so er tað sett at krav um at tað er ein læknaváttan sum sigur tað at nú ert tú ikki longur førur ella førur fyri at at røkja tíni tíni egnu áhugamál tí traðkar hetta her í verk men allíkavæl so erðu tað eisini sett upp ein røð av frávikum sum kunnu gera tað at tað automatiskt kemur í verk okur hava havt hettahr gamla við at kunna hava verjumál sum er ein skipan har onnur faktisk taka støðu til og siga tað at nú ert tú ikki longu førur fyri at svara fyri teg sjálvan ella nú kanst tú ikki tað har framtíðarfulltrúin er ein sjálvboðin skipan har borgarin sjálvur tekur støðu so tað er ein ávísur munur og tað er tað er sjálvboðið og tað privat rættarligt og tað er ein nógv mildari skipan enn tað verða undir einum verjumáli sum er nógv nógv meira inntrivandi skipan tá i t tðr ett verjumál to g viðkomandi ikki sjálvur førur fyri at taka støðu og í framtíðarfulltrúni velur mann sjálvur fólk og tekur sjálvur støðu framtíðar fulltrúnin skal virða sjálvsavgerðarrættin hjá borgarum mann skal taka støðu meðan mann enn eg førir fyri at gera tað so kann ikki taka støðu um framtíðar fulltrúnað tá ið tú er blívu sum ikki sjúkur at tað ikki ber til og tað er akkurát har eg dugi at síggja tað kann vera einel annar vandi í hvussu hvussu mann færi sett hesa skipanina í verk hvussu fer mann tryggja sær tað at tann sum biður um hesa skipanina er fult førur fyri at biðja um hana visumannkann siga tað so tað tað krevur hvussur nakað av teimum sum koma umseta skipanina so so at eg haldi heta e eitt eitt gott mál men eg haldi allíkavæl at tað er eisir nakrar spurningar tí sjálvandi skal tað nokv til tá ið mann avgevur sín sjálvsavgerðarrætt kann mann siga yvir til ein annan sjálvt um tú sjálvur hevur biðið um so er tað nakað altso tú kemur tú tú missir nøkur rættindur ella tú tú leggur nøkur rættindur hendurnar á nøkrum øðrum at taka støðu fyri teg og sjálvandi er tað gott og tað skal sjálvandi er ætlað til at kunna verja fólk og at virða teirra ynskir men sjálvandi skal mann altíð vera varin tá ið mann kemur inn á tað at tú leggur títt lív í hendurnar á øðrum eg haldi pá pá tann mátan kann mann siga hetta eisini reisir nakrar etiskar spurningar tí hetta eru eisini nakrar avgerðir sum røkka øgiliga langt inn í framtíðina og tað sum tú valdi í dag skal verða galdandi visti tú nú misti tínar førleikar er tað sikkurt at tann avgerðin ikki broytt á vegnum tí tú kanska upplivir eittannað van henda ímillum partarnar ella hvat tað skal vera hvussu hvussu kann mann tryggja sær tað at at tað virkuliga er tað sum fólk ynskja tú víst á at megt hevur ynskt hetta uppskotið og allar hoyringarnar sum hava verið eru lagdar við og har eru øliga nógv tikið til eftirtektar so eg haldi at egmnnhav gjørt sr ómaka í uppskotinum men allíkavæl haldi eg altíð at hetta er trupult altso hvør skalt taka sær av mínum viðurskiftum við sk ikki megna tað sjálvu eg trúgv atað r ein spurningur sum øga nógv fólk seta sær og sum eisini nógv uppliva eisini sum eru til arbeiðis innan fyri hett her øki og eisini sum eru avvarandi og sum eru sjúk sjálvi ella fólk sum eru einsamøll hvør hvhvør er tað sum kann hjálpa mær við seg ikki hava ein maka ella børn ella onkran so tað er hetta eru tankar sum nógv fólk gera sær men tað eru ting sum kunna broytast á lívsleiðini sum gera at tað sum eg ynskti tá ikki sikkurt at tað heldur í dag og tað eru eisini reglur í hesum uppskotinum um hvussu mann kann taka fulltrúna aftur og tað er sjávandi gott mann má alla tíðina hava tað fyri eyga at eta nú soleiðis at fólk ikki eru kroyst til hetta her valið tað er væl tað sum er tann tann stóri spurningurin í hesum her eg hevur mán verið hundrað prosent førar fyri at taka avgerðina tá ið man tók hana og og eta sikkurt at eingin ú kroystieg til tað tað er øgiliga viktigt og tí er tað nokk so gott at at her er nokk so strong krøv og og tað er eftirlit og at haðn fer ígjøgnum fyrisitingina og tað verður tinglýst mann hevur gjørt eiliga nógv fyri at tryggja a borgarum soleiðs sum eg síggi í tað so tað er sjálvandi gott at virða sjálvsavgerðar rættin eg reisi bara nakrar spurningar tí sjálvandi eta altí r einum vandi í hvørjari vælferð men men uppskotið er ætlað til at verja borgaran men eg haldi okur slapp bara at viðgera tað opið og vísa á at tað sjálvandi altíð kunna vera tvístøður sum eisini kunnu gera tað trupult takk fyri
hava vit með fangi frá
nakk ferðarformaður øh nú kann tað gott vera at eg havi yvirsæð okkurt í hesum uppskotinum uppskotið er ovliga stórt men tað sum eg hugsaði um tað er at vissu eg sum er farin forbí átjan kom eg og hugsi um hesi tingini at vissu nakar møttir meira av sjúku og øðrum sum vilja gjarna at ein bestemtur kanska hevur míni viðurskiftir er tað soleiðis at tá ið eg geri so fulltrúna at tað eru onnur til staðar ella gera er tað bara millum meg og myndugleikarnir familjufyristitingina ella er tað við kanska eg hugsi um vistu eru systkin møguliga og tað er ein sum skal hava hjá onkur foreldur at onnur kanska eru vitnir til tað so er tað ein sak sum sum tey sum kann mann siga sum eru nærmastu arvingar í hesum mál í eisini her er vitandi um at tað gudst hongur saman tað kann gott at eg havi nú nú kemur landsstrøðina eisini landsstrøðina eisini upp men eg hugsi kanska tað vildi kanska
steinberg
takk fyri tey formaður og takk til edi vjakmsensjálvandi kann landsstýriskonan greiða lýsindi meira frá snarði eg dugi ikki at svara so noyaktiga út frá tí sum eg havi lisið so stendur tað at vit mann eru yvir átjan so er tað eitt øgiliga persónligt altso tað er ein persónlig avgerð at taka hvør skal vera míni verju viski eg komi har til eg ikki kann tað og tað er ein avgerð sum tú tekur saman við myndugleikanum altso tú vendir tær til myndugleikan men fyri at hon kann traðka í kraft so skalt tú vera so mikið illa fyri at tú ikki sjálvur er førur fyri so uppá tann máta kann mann siga har traðkar læknaváttanum inná men so er tað eisini sett upp nakrar reglur sum geva frávið hvør læknaváttan við tú meira tað sum eg haldi eisini okkum hyggja eftir takk fyri
so er tað biljustinussen sum er næsti røðari
nú havi fleiri verið uppi og greitt frá innihaldinum í hesum uppskotinum og tað er kanska ikki so øgiliga politiskt hetta er kanska meiri eg veit ikki heeru nógv teknikkur og og sovort í

eg haldi at grundleggjandi tá ið tað er eitt ynski sum kemur frá megd um at fáa sett eina sovorðna skipan í verk so haldi eg at botnurin í uppskotinum er góður og at tað er altíð grundarlag fyri at taka ta í álvara sum ein felagsskapur som megn kemur við tí tað eru tey sum eru úti á markini um vit kunnu kalla tað soleiðis sum merkja tørvin hjá fólki væl og sum eru nærmast við tey sum hava hava brúk fyri broytinguna av ymsum slag í samfelagnum og so haldi eg tað er sera gott og umráðandi at vit hava landsstýrisfólk sum

kemur úr samfelagnum tørvir sum uppstanda og sum fólk vísa á og tað er uttan iva so at hetta er eitt ella í grundini tvey uppskot sum koma sum úrslit av at onkur hevur havt tørv á tí og so verður eisini víst á at hetta er ein skipan sum hevur verið galdandi í danmark síðani tvey túsund og seytjan haldi eg og kanska í øðrum norðuralondum við eg haldi tað er skilagott tað sum etiska ráðið vísir á at at tá ið mann setir slíka skipan í verk so eigur mann eisini at hava í huga at hon eigur at eftirmetast tí at hetta her er ein skipan sum ja mamann mann veit ikki akkurát allar avleiðingarnar av henni einaferðnar langt inni í framtíðini og tí er tað neyðugt at akkurát sovorðnar skipanir sum hendan kanska regluliga verða eftirmettar tað hav vit prøvað fyrr í politikki við ringum úrsliti tað vil eg tó og siga eg haldi at tað besta dømi er rúsdrekka lógin frá tveyoghálvfems sum skuldi eftirmetast fimtan hvørt ár eg veit iki um hon er eftirmett enn uttan so at hvør einstakur sjálvandi hevur kunnað eftirmett avleiðingarnar av tí meni eg haldi at tað burdi næstan verið so at tað var lógarásett at skipanir sum sum mann ikki dugir niður í minstu detalju at rokna út hvussu tær virka at tar burdi staðið í sjálvari lógini og verið lógarásett at tær skuldu eftirhyggjast við vissumillumbilum tí at at tað eru so grundleggjandi rættindi sum tað snýr seg um og tað eru ofta so at skipanir eru í gildi í einum samfelag og mann veit ikki av tí fyrr ein lang lang tíð er farin at tær ikki hava virkað nóg væl tí at tey fólkini sum verða rakt av teimum hava ikki altíð førleika ella dirvi ella umstøður til at siga frá og tá ið ið slík skipan verður sett í verk av okkum sum politiski myndugleiki so eiga vit beinanvegin at hava ta huga at tað kunnu vera fólk sum uttan at vit nú duga at fór ot síggja tað koma í ta støðuna at at tey vóru møguliga fyri órætt otað eiga vit sjálvandi at hava í í baktankan okkara samfelag hevur fungerað fram til henda dag uttan hesa skipan og tí eiga vit at spyrja okkum hvat kemur at broytast tá ið hendan skipanin verður gjørd og sett í verk hvat verður betri og hvussu kemur tað at virka inn í framtíðina meni samanumtikið haldi eg at tað er væl grundgevin fyri at hetta eigur at verða gjørt eg haldi at soleiðirnar royntelogiskt so hongur tað væl saman at mann kann koma í ta støðuna einaferð framtíðini at mann ikki førur fyri at vara av egnum øfíggjarligum viðurskiftum og at mann tí skal hava møguleikar fyri at útpeika onkran til at taka sær av nú spurdi míni starvsfelagi í miðflokkinum tordu niclasen hann spurdi um hvussu tað er vissu mann vil taka fulltrúna aftur um tað eisini ber til tá mann til dømis er blivin dementur og eg kundi ikki ordiliga svar upp á tað kanska var tað eitt sindur av spoi í tí men sjálvandi eigur tann møguleikin eisini at vera til staðar tað stendur her at longu sum átjan ára gamal kann mann taka stig til at tryggja sær framtíðar fulltrú tað virkar øgiliga ungt fyri mær men hinvegin so kann tað gott henda ati onkur sum er átjan ár kemur ta støðu at hann er vitandi um at hann um eina tíð kemur at hava brúk fyri einari fulltrún og tað er væl megd sum hevur skil fyri tí og hevur ynskt tað kanska eisini og og tí kann tað vera rætt men annars eru fólk sum eru átjan ár kanska øgiliga ung til at taka eina eina slíka støðu vvissu i støðan kanska iki upp stendur fyrr enn langt langt inni í framtíðini so tað er tað harra formaður men eg haldi at sum úr gangspunkt so eru hesi bæði uppskotini ógvuliga skilagóð og vit fara sjálvandi at viðgera tey við vælvild takk
takk fyri so er tað elsbett mersetis gunnlesdóttir landsstýriskvinna sum fær orðið
takk fyri harra formaður eg vil siga at tað er nokk so hugaligt at eisini uppliva kanska serliga tá mann vera isovorn ódnarveðri at føla hvussu stóran upkg mann fær í í ávís málum og hetta er ein hugaligur dagur í dag nú vit snakka um eina framtíðarfulltrúð har bæði andstøða og samgongu eru samd um at hetta er ein gongd leið siristenberg var her uppi fyri tjóðveldi og tosaðu um ati tað var í tvey túsund og átjan at mann yvirtók familjurættarligu mál og eg meini at tá siri stenberg sjálv sum var landsstýriskvinna tá ella eg veit at tað var hon og tað er tað er eisini sannheitt at tað er so øgiliga nógv nemmari at fara inn og kanska broyta lógina og at gera eina nýggja lóg sum til dømis sett her við framtíðar fulltrúm nú hevur verður øgiliga nógv tosað um hetta her við framtíðarfulltrú um mann hevur greitt øgiligan væl frá men eg haldi at eg havi hug bara fara kanska skjótt ígjøgnum eisini tað er soleiðisnar at hendan framtíðarfulltrúin at tú skalt vera átjan ár umsjófylgiligt tú skar vera væl fyri at atkunna vera framtíðar fulltrúi tað er soleiðisr ati sum tað hevur verið greitt so væl frá herbeint tað er at í meðan vit enn eru væl fyri at vit sjálvi kunnu bestemma hvør skal taka ær av okkara viðurskiftum tá ið ella um vit einaferð í framtíðini koma illa fyri og ikki klárar okkum sjálvur tað er so skjótt at mann kanska verður rakt av einum etr ørunum tað kann knappliga vera at mann fær eina heilabløðing ella blóðprop ella mann ver raktur av demens ella hvat tað skal vera at tá mann longu er klárur og hevur klárað síni viðurskifti og hevur sjálvir bestemmað hvør skal taka mínum sær av mínum fíggjarligu viðurskiftum og mínum persónligu viðurskiftum um eg skuldi verið raktir av einhvørjum og veri hjálparslesur

øhog sjálvandi tað sum eisini ver frammi at endamálið við hesir lógini tað er at styrkja um sjálvavgerðarrættin og tað er eitt sjálvboði tilboð til undir skipan viðurskiftini at hava ávirkan á sítt egna lív og framtíðarviðurskifti og hetta er eisini sum tað verður nógv frammi í dag hetta er eitt alternativ til verjumál sum er ein almenn fyriskipan tað er soleiðisnar ati vis ið mann skal vera ein framtíðarfulltrúi so skal mann møta tað persónliga á familjufyrisitingin tað verður familjufyrisitingin sum í tí stóra ferð t taka sær av hesim málinum at vist nú til dømis ati eg s sigi bara eg sjálv ætli mær atigera eina sovorðna skal eg møta saman við tí sum fær framtíðarfulltrúina á familjufyrisetingini sleiiar at mann tey fáa eitt prát við okkum og síggja um mann er væl fyri og um nakað mansigur visi tað er eitt ella annað sum teiy fanga so kunnu tey vera varug við tað

og familjufyriskin váttar so samleikan at innihaldið er tráð við ynskini hjá familjunei ella fulltrúrarveitara og at fulltrúin eftir sínum innihaldi kann setast í gildi tavil siga a tað kekk kekk kekk at at alt er í ordan eisini tað faktuella altso alt er í ordan og sjálvandi tá ið tá ið tað einaferð verður møguligt at stovna da elektroniskt ja men so verður er heimild til tað

veitara ella fulltrøðanum og tá ið tá ið tit komið har til at tann sum er givið fulltrúna til ein at so krevur familjufyrisitingin at síggja eina læknaváttan tað ver ikki bara soleiðisnar at tann sum fingið hesa fulltrúna so kann hann trýsta enther nú nú nú nú er komin har til at nú skal eg vera fulltrúður fyri hendan fulltrúðaveitarin so er hongd ikki saman har skal læknaváttan til og tað er ki at fylgil eisini fyri at tryggja at alt er í lagi og og familjufyrisitingin kann eisini innheinta fleiri upplýsingar avgerðin hon verður so tinglýst í persónsbókina og landsstýrismaðurin í umhvørvisvivinnumálunum hann kemur so upp at greiða nærri frá tí og alt snýr seg um eisini at framtíðarfulltrúin hevur skyldu til at taka sær fulltróar veitarans áhugamálum og um hann misrøkir sínar skyldur altso visti nú til dømis tað verður eitt sindur frammi um hetta her við jamen hvat nú vist hann brúkar so nógvar pengar hjá tí sum hann skal umboða so hevur hann endurgjaldsskyldu øh og eisini hetta her við hon er eitt hvílandi eftirlit men visti hon verðir varin við at her okkurt sum ikki ruggar rætt jamen so traðkar hann til beinanveg og eisini vissu onkur kanska teimum nærmastu sigur frá her er ikki alt sum ruggar rætt sum mann roynir at hava trygdina so væl í lagi sum tú hevur ber til og eisini hetta her við at vist nú vit siga til dømis ati ein fulltrúi hann fær hann fær mandattil heimild til at taka sær av tí fíggjarliga jamen so kann hann hava ein annan fulltrúða sum ein privata sum her eftirlit við at tað er alt sum fer rætt fram altso hesin sum gevur fulltrúina tað er hann sum bestemmar hvat ið fulltrúin skal innihalda

og møguleiki er fyri at tillaga fulltrúnna alt eftir tørvi harundir at taka fulltrúina aftur broyta hana ella skiftan út við einum nýggja og tað verður gjørt upp á sama máta sum hon varð stovnað ja sum eg nevndi so hevur familjufriisykingin hví landi eftirlit tað vil siga at hon fer ikki undir eftirlit fyrr enn hon fær fráboðan ella at hon gerst varu við at her er okkurt sum ikki rugga rætt so eg haldi sjálv at mann hevur roynt øgiliga nógv at dekka fyri at hvat skal mann siga at fulltrø og veitarin er so væl fyri sum tað ber til og at trygdin er so góð sum sum nú einaferð kann vera samstundis sum tann sum fær fulltrúna eisini hevur greiðar reglar at ganga eftir eg fari at takka tykkum fyri eina góða viðgerð sjálvandi eg møti mansigu gleðiliga og spent uppá møta upp í trivnaðarnevndini ivist onga løtu í tí nakrir spurningar og eg skal gera alt hvat eg kann fyri at svara takk fyrija

ja eingin ivi um hetta er eitt kærkomið lógaruppskot sum landssýriskvinnan hevur borið fram á ting her eru nakrar heimildir sum landsstýriskvinnan eisini fer í uppskotinum mmillum annað hetta her við ómaksgjaldinum og sum geisini vísir í í lógaruppskotum at ta ómaksgjaldið má ikki vera so høgtt at mann ikki hevur møguleika fyri at stovna stovna einsovnan framtíðarfulltrúð veit landssýriskvinnan nøkulunda at siga hvar hvar tað gjaldið kemur at liggja á ella hvussu høgt tað kemur at vera
ja takk ger so væl elsbet messedes gunlevur stót
ja takk fyri harra formaður sum spyrjarin spyr eftir nevnir so er tað øgiliga viktigt at tað ikki bara tey væl bjargaðu um mann kann tað eg meini ikki tann máta men tað er øgiliga viktigt at øll skulu hava møguleika til at gera eina slíka framtíðarfultrúð so upphæddin hon skal vera sømilig takk fyri
ja takk so er næstur at røða magnus rasmussen dansrsmaður í vinnumáli ger so væl
takk fyri takk fyri harra formaður ja tað er tvey mál sum verða viðgjørdur undir einum er og tað var soleiðisnar at tá hett her málið kom fram at elspet mersetis gunleysdettur landsstýriskvinna og ráðið hjá henni sjálvandi síggja tað at teir mugu broytingar til í tinglýsingarlógini fyri at hetta skal kunna setast í verk og tí hava vit líkasum arbeitt saman ella paralelt soleiðisnar at vit kunnu leggja bæði uppskotini fyri tingini bara samstundis tí at visti fylgilógin í tinglýsingarlógini ella broytingar í tinglýsingarlógini ikki verða gjørdar so so kann hitta ikki traðka í kraft tað er soleiðis har tinglýsingarlógini í grein trýogfjøruti har stendur ein listi hvat ið kann tinglýsast og har stendur einki um framtíðarfulltrú og so kundi mann valt at broytta til at koyra tað afturat í tann listan men mann hevus arbeitt víðari við hesum her og hevur eisini kannað hvussu mann ger í øðrum londum og tað vísir seg at í tvey túsund og fjúrtan broytir mann tað í danmark har tað so verið up á tann mátan at visti tað í aðrari lóggávu verður líkasum sett krav um at tað skal inn í tinglýsingina so verður tað galdandi tavilsiga at mann pjøðist ikki inn hvørja ferð inar at broyta tinglýsingarlógina við at seta eina reglu afturat um mann heldur at tað er sterkt nokt tá ið eg lóggávu altso tað er lóggávu tað er tingið sum samtykkir so fær tað inní og tí er broytingin øgiliga stutt tað er vísir til hesar reglurnar ella aðrari lóggávu krevja tinglýsing so verður implementerað í tinglýsingarlógini og so er er onkur málslig broyting og so onkur konsekrensk broyting í í paragraffu so hetta er øgiliga einfalt men neyðugt fyri at lógin kann virka hendan her góða lógin sum hevur verðir nevnd tað er so broytingin í tinglýsingarlógini takk fyri harra formaður
ja takk viðmerking sigur annika olsen ger so væl ja takk fyri
jaga ja sum magnus rasmussen landsstýrismaðurin sigur so er hetta her øgiliga einkult ein ein lítil broyting sum skal leggjast afturat listanum í persónsbókini í tinglýsingarlógini hetta er lættari tá ið mann hevur yvirtikið málsøki persónsrættur nú skal ein broyting gerast tá i okur gjørdi verjumálslógina í tvey túsund og átta tað skuldu tveyog hálvtrýss broytingar gerast í aðrari lóggávu og tað vóru fleiri landstýrisfólkum sum vórðu noydd at koma framá á ting om og greiða frá teirra broytingum sum sum fylgji av verjumálslógini so samanumtikið má mann siga tað at í hesum førum er tað óvikavist lættari at mann sjálvur kann avgera tað skjótt og greitt tá mann ynskir at broyta og tillaga lóggávu tað var bara ein viðmerking
ja takk ger so væl marnus rasmussen
ja takk fyri harra formaður ja tað er áhugavert at hoyra men sum sagt í hesum førinum er tað øgiliga einfalt vit kundu havt valt at sagt eina reglu afturat tá handlar um prbókina men vit gera tað soleisnar at tað handlar um vistær broyting í aðrari lóggávu so kemur tað líkasum av sær sjálvum inn og tað haldi eg vit eiga eisini at kunna gera lóggávuna so smidliga sum møguligt men tað skal eisini vera mansigur trygt og tað heldur mann er trygt nokk tá ið løgtingið samtykkir eina lógarbroyting sum viðførir at tað skal vera broytingar tinglýsingarlógini og tað e út frá tí at vit hava gjørt hetta her takk fyri
ja takk so eru hasi bæði málini viðgjørd til fyrstu viðgerð og tey verða bæði tvey beint í trivnaðarnevndina so hava okur ja her standa bæði til at skula í í ivirløtini hjá mær her stendir í trúvnaðarnevndina men tað er so fær annað í rættarnevndina men her stendur í hvussu er trivnaðarnevndina ja so fari okur víðari til fjórðamál á skrá tað verður løgtingsmál nummar fimmogtjúgu tjúgu einogtjúgu og tað er uppskot til løgtinslóg um broyting í løgslóg um dagpening veg na sjúku ti kovið nítjan og dagpening veg na smittu ella sáttadal hjá børnum formarn skal biðja um framsøgug fólk tað verður uni rasmussen fyri fólkaflokkin eygun samelsen fyri javnaðarflokkin edva jacobsen fyri sambandsflokkin hervørd polstottur fyri tjóðveldi og biljus justinussen fyri miðflokkin ger so væl uni ralmusen
takk fyri ja hetta er í samband við við kvit nítjan sum nú korona hevur verið meir har at tú hevur rakt børnini og tí er hetta her uppskotið komið nú fyri at foreldur kunnu fáa dagpengar av tí at tey mugu vera heima við børnunum so hetta er eitt sindur spesielt at tað ikki hevur rakt børnini frá startun av men at tú hevur rakt nógv børn nú í sýstunesi og tí er tað gott at vit fáa hetta lógaruppskotið nú soleiðis at foreldur kunnu verða heima saman við børnunum og fáa teir sou somu møguleikarnar sum onnur hava fingið ígjøgnumhesa tíðina við korona altso bæði tað at vistu børnini eru sjúk av kovitnítjan og og tí eru foreldrini heima við teimum ella tað at børnini far sóttar av tí tey hava verið saman við øðrum sum eru sjúk og hetta uppskotið er galdandi frá fimtanda septembur og fram til fyrsta februar so tað at er galdandi frá fimtanda septembur er eisini tí at ter frá tá at mann hevur merkt behóvu fyri hesum tí tá blivu fleiri børn smittaðu og foreldrini fóru heim og av tí sama so hevur tað eisini verið biðið um frávik í hesum málinum fyri at tað kann ganga skjótt so at tey sum hava verið heima frá fimtanda septembur og fram til nú kunnu fáa teir pengarnar sum tey sum ætlanin er at tey skulu hava rætt til tí er tað viktigt at fáa hetta málið skjótt ígjøgnumso tað er faktiskt tað sum hetta uppskotið gongur út uppá takk fyri
ja takk næstur at røða verður eyðgunn samansin fyri gjarnan flokkin ger so væl
ja takk fyri harra formaður við viðgerða løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um dagpening vegna sjúku og tað er í samband við kovid nítjan vegna smittu ella dagpening vegna smittu ella sóttarhald hjá børnum lógin dagpenga dagpengaskipanin ella løgtingslógin um dagpengar vegna sjúku hon hon er tær vanligu treytirnar við sit síggja burtur frá kovi nítjan so er tann lógin soleiðisnar at at tað sum er avgerandi fyri um mann fær rætt til dagpengar mann kann fáa løn undir sjúku kann mann hava rætt til ella sjúkradagpengar og tað sum er avgerandi tað er tað at mann ikki er fevndur av starvsmannalógini ella hevur rætti løn undir sjúku sambært sáttmála ella aðrari lóggávu tey sum ikki eru fevnd av av hasum báðum tingunum tey hava so dagpeningaskipanina og tað er oftani tað er vanligani løntakarar og sjálvstøðug vinnurekandi sum hava teknað sær eina sjálvstendliga trygging sum kunnu fáa sjúkradagpengar tá ið so hetta hevið koma vit nítjan kom í í tíðliga í tjúgu so gjørdi mann nakrar broytingar í lógini har mann har mann víðkaði rættin til dagpengar at eisini at fevna um um um persónar sum vórðu settir í sóttarhald og og og vóru sjúk og sovíðari mann javnsetti sóttarhald og sjúku og tað var eisini víðkað til tey sum vórðu fevnd av starvsfólk tey sum vórða fevnd av starvsmállógn upp á tann mátan at arbeiðsgevarin fekk endurrintað lønarútreiðslurnar til hesi starvsfólkini tað er so tað sum er galdandi í dag men tað var bara vaksin fólk ella løntakara kannmann siga ha hetta lógaruppskotið tað snýr seg so um at dagpengar verður veitt foreldrunum tá i børnini eru yngri enn ein og foreldri tá i børnini eru yngri enn fjúrtan ár og sum antin hevur fingið staðst staðfest kóvit nítjan ella er settir sóttarhald av heilsumyndugleikunum ella er mælt til at fara í sóttarhald og so stendur so sjálvandi eisini at tað fevnir eisini um lønarútreiðslur til starvsfólk og tey sum hava teknað sjálvbodna trygging og sjálvstøðug vinnurekandi um børnini hjá teimum so faktiskt víðka mann tæ tær ásetingarnar sum mann gjørdi í mars tvey túsund og tjúgu til at fata um børnini hjá teimum bólkunum sum sum hava rætt til sjúkradagpengar og sum nevnt so hevur lógin virkna frá fimtanda septembur og til fyrsta februar tjúgu øh tað verður jú nevnt her at orsøkirnar til hetta uppskotið tð er at tryggja inntøkugrundarlagið hjá foreldrunum og at tryggja tilmælini um sóttarhald verða tikin nat verða hildin eitt sum eg hugsaði mær at spyrja men eg haldi tað eg eri nokk so sikkur uppá tí eg eri galdandi men eg kundi bara hugsað mær at nevnt tað at at hvat við børnum tað børnum tá ið ið tað eru fleiri børn tá foreldur mugu í sóttarhald í fleiri umføra tí tað vist mann hevu børn í ymiskum aldursbólkum eitt sum er tvey og eitt sum e fmm og eitt sum er tíggju til dømis so eru tey í ymiskum stovnum og skúlum og tey kann vera at tey verða koyrd í sóttarhald man siga forskotið ella ikki í senn so kann tað vera at tað fyrsta barnið fær í sóttarhald tíggju dagar og tá ið tað hevur verið í fimm dagar so verður tað næsta og so víðari so víðari um um hetta her við dagpengunum so ikki er galdandi alla tíðina tað haldi eg nokk so viktigt at at siga øh hetta her við at raka børnini tað er lutfalsliga stutt tíð síðani at smittan begynti at ogsjúkan breiddi seg so nógv millum børn hetta her kom fram tá fyrsti oktobur og tá tá hevði eg nemiliga skrivað mær niður at at fólkið sum vóru smittaði við koronu at tað talið var methøgt fyrsti oktobur tað varu hundrað og nítjan smittað og tað var methøgt og vistu vit so taka til fyrreini viku síðani tá vóru vit komin upp á sjey hundrað og trýogtretivu smittaði so at har henda stórar broytingar innan fyri nakrar fáar vikur og frá vera fimmhundrað í sóttarhaldið vóru tey nærum sjey hundrað bara upp á upp á tríggjar fýra vikur so at tað er nógv hent bara í einum skúla maná skúlatræ í klaksvík har hava hundrað og seksoghálvfjerðs næmingar flest næmingar men eisini nakrir lærarar verið sjúk og tað er faktiskt nógvar ferð meir ella tað er meira enn enn enn hesi her hundrað og nítjan sum totalt vórðu smittað í føroyum fyrst í oktobur so vit hava verið norðurøki og partar av eysturoynni hevur verið meir ella minni undantaksstøðu í í fleiri vikur og og í hesari vikuni sum vit eru byrjaði upp á so í skúlin allir sum hann eg eri stongdir

so atat eysturoyggin og norðurøki hava verið hartrakt og vit síggja nú við teimum seinastu tilmælunum at bæði mentanarlív og matvørur vinnan merkjas viðan av tí ið veit um ymisk tiltøk innan fyri mentanarlívið sum verða avlýst og har mann missir nógvar tíggjutalskrónur longu nú hev hava nógv mist tað fram til jólar við tað at tiltøk verða avlýst øh harra formaður tað hevur verið kjakaðst nógv um handfaringina av støðuni frá myndugleikasíðu um tær ymisku útmeldingarnar og ósemjurnar um hetta her skal mann lurta eftir heilsumyndugleikunum skal mann lurta eftir tilmælunum um at taka koronapassa í brúk eitt pass sum vit hava brúkt nógvar milliónir til at menna og á hinum síðuni hetta her við at løgmaður alla tíðina sigur at vit skulu ikki gera mun á fólki eg haldi at tar við at gera mun a fólki er eitt sindur løgið tí at visti mann tekur til dømis tey sum ikki eru koppsett og tey hava verið í samband við onkran sum er sjúkur so fara tey heim í tíggju dagar við løn meðan tey sum eru koppsett tey forsett at arbeiða og kanska átaka sær arbeiðsbyrðuna hjá hinum eisini og ta hava vit sæð bæði heilsuverkinum og á og á skúla økinum so har haldi eg sikkurt aðrastaðni eisini tað er tað sum eg kenni til so har haldi eg tað er stórur munur á koppsettum og ikki og tað er eingin ivi um at hesi tilmælini og tað sum hevur verið kommuníkerað út hevur peikað í ymsar ættir hetta uppskotið tað er so ein kærkomin hjálparpakki til millum annað tímaløntar barnafamiljur og tað taka vit í javnaðarflokkinum fult undir við men vit standa eitt sindur spyrjandi um hvar langtíðarætlanin og hvar strategiin er hjá landsstýrinum hetta her við hjálparpakkum til matstovuvinnunu mentaferðavinnu tónleikarar hvat er tað hvat er strategiin frá nú av og kanska langt út á várið vit vita jú ikki hvussu tað er nógv sum tíðir upp á at hetta kanska fer at at vera meir og minni blussu upp restina av vetrunum og tað helt eg vera nokk so løgið at løgmaður nevndi um hesa síðstu tilmæluni í í í útvarpinum tað nei tviku tað varð spurdur um hjálparpakkar hann segði tað snúði seg bara um eitt leygarkvøld og tí hevði mann ikki hugsanir um hjálparpakkar til náttaarlívi men tað eru so hvussu her summi øki í landinum sum hava verið rakt í fleiri vikur so at eg sum eg síggi tað so kann mann siga at hesin hjálparpakkin hann er kanska eitt undantak tí at sjálvt um nógv er hent síðani hetta kom fram at fakfeløgini vístu á tey tímaløntu høvdu ein tørv so er hann her og hann hevur virknað bæði aftureftir til fimtanda septembur og fram til februar so her her er í hvørnfalla eitt lógaruppskot ella ein hjálparpakki sum peikar eitt sindur frameftir men eg hevði ynskt og eg vildi vil eisini eftirlýsa at mann hevur hevur gjørt sær nakrar tankar um hvussu vit skulu koma burtur úr hesum her og eisini at koma við hjálparpakkum til matstovur mentan náttarlív og onnur sum vit vita kunnu væntast at fáa ein fíggjarligan miss restina av árinum og kanska langt út av várið men hetta uppskotið er eitt gott uppskot sum vit í javnaðarflokkinum taka fult undir við takk fyri harra formaður
ja takk til her ein viðmerking til røðaran tað er frá ingilín dideriksens streym gjørt væl
takk fyri har formaður jar sjálvandi gott at mann kemur við onkrum her løgtingi men eg haldi eisini at tað er serliga áhugavert at tað er við at at mann hevur hildið so fast við at mann vil ikki gera mun á fólki samstundis summar mann við líka sum ikki at at taka ordiliga hond um trupulleikan og kanska innførettari r koronapassi so enda tað við at mann jú ger mun a fólki akkurát sum eykun sigur at tey sum ikki eru koppsett teyfara heim í sóttarhald meðan tey tey koppsettu so skulu halda áfram at vera til arbeiðis a tað tað er at gera mun á fólki takk fyri harra formaðu
ja takk ger so væl eg knsua
samulsen ja takk fyri harra formaður ja eg eri púra samd oftani oftani sigur mann við einki at gera so ger mann eisini nakað og tað er akkurát tað sum hendir at at mannikki vilikki vil taka koronapassið í brúk sjálvt um tað er tað sum verður tilmælt so ger mann nemliga mun á fólki tað haldi er eingin ivi um tað onkur samanberir tað við at at atmann má bara avtaka koyrikortið tí at so kunnu øll sleppa at koyra bil óansavutí av tikið koyrikort ella ikki tað ar soleiðis samanbara onkurt av sosialum miðlunum hetta her við koronapassinum og ikki at gera mun á fólki at so má man bara loyva øllum at koyra bil og tað var ein nokk so góð samanbering haldi eg so at ja mann eigur at taka meira hond um hetta her enn mann hevur gjørt haldi eg takk fyri

formaður ta sum tað longu er sagt so viðgera vit tað at fáa dagpening vegna smittu ella sóttval hjá børnunum hendan her lógin kom í gildi í sambandi við korona men tá vísti seg at tað var øgiliga tá var tað vaksin fólk tað dragaði seg um og børnini vóru faktiskt ikki ein partur av tí tá men tað er tað sum blivið nú og tí kemur mann við hesum her uppskotinum og mann velur at tað skal virkna frá fimtanda septembur til februar tveyogtjúgu tað er eisini fyri at taka alt tíðarskeiðið við og tí er eisini gott at tað fer skjótt gjøgnum tingið sum mann færið farin avgreitt tað soleiðis at tey sum er rakt av hesum her fáa tann peningin sum tey hava rætt til mann setir tvær tvey stykkir inn mann endurrintar samband stykki eitt fevnir um dagpening verðar veittur eini foreldri tá barn yngri enn fjúrtan ár hevur fingið staðfest cwid er sett í sóttarhald av heilsumyndugleikum ella av heilsumyndugleikum mælt til at fara sóttar at orsakað av kovit nítjan og so er eisini endurintan sambært stykki eitt fevnir eisini um lønar útreiðslur til starvsfólk sum er so akkurát sama tekstur sum hevur børn yngri enn fjúrtan og eru farin í sóttarhald grundav tí at at børn hava fingið covid ella er maltla fara í sóttarhald hetta er eisini tí at henda her lógin var ikki galdandi on dekkaði ikki visti foreldur ella annar foreldrinis skuldu heim við við børnum men tí mást tú tiki hædd fyri nú og orsøkin er at mann hevði ásetingar í dagpegindigar lóggávuni um dagpening í samband við smittu sóttarhald vegna kovid sum varð gildi frá mars tjúgutjúgu tað hevur eina tað hevur einans verið fyri vaksin og ikki verið fevnt av at verða heima við børnum hetta er so við sær at foreldur sum hava noydd at verið heima og harvið fáa tað inntøkumiss tá seta treytir og at barnið skal av sóttarhald ella atá heilsumeturin mælir til at barnið far ið sóttarhald grunda tí at onnur hava fingið kovinítjan so tað er eisini gjørt hetta her fyri at líkasum at binda um heila fingur og fáa tað at virka tað at børn verða biðna fær sóttarhald at ikki skal ávirka økonomiskt hjá foreldrunum sum eru tímalønt og ikki eru fevnd av aðrari lóggávu nakrar lóggávur eru fevndar um at mann kann vera heima hjá børnum men innan fyri tímalønt hevur tað ikki verið ein dekningur sum mann hevur kunnað víst á tað kemur tað so við sær her sóttarhald vegna komvit nítjan ír javnsettur sjúku tað merkir at tá ið ein persónur sum av heilsumyndugleikunum verður settur í sóttarhald ella heirndla far sóttarhald hevur hann sama rætt til dagpening sum vegna sjúku og tað haldið er øgiliga gott at vit hava fingið hetta her inn tó er galdandi sambært í sambandi komvið nítjan at arbeiðsgerarin ikki skal afturrinda útreiðslurnar fyri fyrsta og annað fráviru da so tað eru nakrar broytingar í forhold til aðra sjúku tá ið tað í sættarhald so fær mann dekning frá fyrsta degi og so sjávandi samansamandráttin av skipanini er tað sum sum sum er sagt allarøliga at tað er tá ið børnini eru yngri enn fjúrtan at tað er galdandi og bæði fyri lønarútreiðslur og fyri innan fyri dagpeningaskipanina og tað er oriliga gott tá ið nú eitt her verið upp at venda nú kann mann siga ja kundi tað ikki verið komin fyrr nú er tað her og tað dekkar heilt aftur til fimtanda septembur so mann tekur alt tíðarskeiði við so at tað er ikki nakar sum er fyri missi men tað kann onkuntíð taka eina løtu sjálvandi alt skal fyrireikast og alt skaleg líka sum fáast tað skal venda rætt tá ið tað kemur her og blíva viðgjørt tí heldur mann ofta at mann er ótolin at tá ið mann nú hevði mann nógvar tilburðir so væntar mann at mann situr hervin enna uppskot dagin eftir soso tað er ikki altíð so einkult at skipanin koyrir men tað sum eg takka landsstýriskvinnuni fyri tað er tað at hon hevur tikið hetta málið til eftirtektar og kemur við málinum og tað dekkar ta tíðina sum sum kovio te við rassan e um má man siga við nógvum tilfeldum hvønn dag og fólk hava grant seg um um hettar her og tey blíva dekkaði líka aftur til fimtanda septembur og skipanin er galdandi fram til februar tveyogtjúgu so at mann hevur eisini eit tíðarskeið fram hvar mann so sær hvat ið hvussu leikur fer nú kann mann so siga um um átøkini hjá eitt nú løgmanni eð fórá til kovit nítjan hevur havt øgiliga nógvar ymiskar meiningar men tað er so tað at at mann kann hvussur siga at tað hevur en at tað hevur hvussu havt eina effekt tí at eg rættiliga nógv minkað longur tað er at tað er at gleðast um at tað frá fyrsta dagi nú hevu r gingið tann rætta vegin aftur og at tað vóru níggjugjugu tilfarið í gjár núg vit kenna ikki tølini frá í dag men tí tí sjálvandi vist tað bleiv eitt eitt útbrot yvir langri longri tíð nú bleiv tað nevnt at tað bleiv sagt eitt vikuskifti og eg kann gott fylgja at at í øðrum økjum hevur tað verið hevur mann verið meir raktur av hesum yvir longri tíð men eitt vikuskifti er so innanfyrð hasar tíggju dagarnar og bleiv tað longt og sovorðið so vænti eg tað so kemur mann at snakka meira um hvat mann so skal henda við við øðrum hjálparpakkum hetta er so ein eg tosaði við onkrar familjur sum tey blíva øgiliga hart rakt at arbeiða á á tí tímatímalønta og tað veit mann sum sjálvur hevur arbeitt inanfyrið tímaløn at tú tú fært løn so leingi sundrart arbeiðsplássinum soleis eru reglarnar bara og mann er nógv betur tryggjaður í í øðrum arbeiðsplássum hvar tú ert fastløntur so tað øgiliga gott at tey tímaløntu fáa hesi útrætt hondina og fáa dagpening í sambandi við at mann verður sendur heim í tvær vikur ella tíggju dagar við einum barni sum skal verða settaraldur so at hetta her málið skal fáa hetta fara eina skjóta viðgerð tí at víkja vit frá øll tíðarfreistunm fyri at fáa tað ígjøgnum so ati eg skal ikki draga hetta her orðaskifti út akkurát men siga at tað skalt geva teina góða viðgerð soleiðis at tað fer ígjøgnum soleiðis sum tað er lagt fram takk fyri harra formaður
ja takk so erta i viðmerking frá eykun samelsen ger so væl
ja takk fyri harra formaður ja het tað her við at tað bara snúði seg um eitt vikuskifti løgmaður segði tað og tí fór mann ikki hava hjálparpakkar tað er eg sjálvandi formliga rætt at at tiltøkini vóru ba tíggju dagar galdandi men tað sum eg eftirlýsti meira fyri tað fyrsta tann kunnleikin nú er at edva sjálvur eysturoynni veit eisini at gitið at tað hevur rakt matstovuvinnu og mentan hesa tíðina meðan útbrotið hevur verið serliga í norðoyggjum í eysturoynni tað eru ikki bara formliga teir tíggju dagarnar og tað er ofta nokk so sárbara vinnur tí tað skal lítið til hvønn vegin við pengum har men tað sum eg meira hugsaði um tað var eg tað hervið um mann ikki hevur eina ætlan tí mann hevur hoyrt alla tíðina vit kunnu vænta útbrotið í helst og mann kann vænta tað veturin og krím og korona alt fór at koyra soleiðis har kanska restina av várinum og inn á várið at so burdu mann havt sessur niður og sagt hvussu gera vit við hetta her og ikki bara át hágt sum mann sigur takk fyri
ja takk ger so væl laga hvussu enn
fyri har formaður jú altso líkas væl sum mann er sitin og tosin um hetta málið og nú er hetta komið á borð so yvirsøkan løttir í at landsstýrismenn sum eisini var av øðrum málum tosa um sítt øki hvat skal mann gripa inn aftur ella skal mann ikki tað eru tað eru samtalur sum eru dagliga innan fyri tær øki og tí er eisini landsstýriskvinnan í alnámaðnum komin akkurát við hesum her uppskotinum tí mann metir at hetta hastaði her og nú og tað eru familjur sum sum sita við við inntøkumissi og og kanska verða koyrd heim frá einum tímanlentum arbeiðslossi og fáa ikki løn hesa vikuna tey fáa ikki løn næstu viku vit hava ofta tosað um um um uppskot í samband við lønir og hækka lønir og og altíð tær tað koma nógv ymisk uppskot og tí mann er kanska í einum láglum bólki og forsel men tað sum vit kanska ofta gloyma tað er tað at tað er familjur sum so næsta hósdag tá lønir kemur inn so færtir seg eitt oyra og tað tað svíður og tí haldi eg tað er øgiliga týdningarmikið at mann absolutt tekur hettar hendan her pakkan sum nummar eitt og so verður tað eitt longri tíðarskeið so eru nokk allir hinir pakkarnir í tonkunum hjá teimum sum var av øllum økjum takk fyri harra formaður
ja takk so er tað næsti røðari tað verður her verður pólsáttur fyri tjóðveldið ger so væl
takk fyri harra formaður jat vit viðgera hetta her uppskotið um leggja broytingaríðilógini um dagpening vegna sjúku tað snýr seg um at tryggja tey sum skulu heim við børnum teirra nú korona aftur gera um seg tað snýr seg um atforeldur kunnu fáa dagpening um tey skulu heim við børnum sum eru yngri enn fjúrtan ár ojavntin eru smittaði av korona ella eru send í sóttarhald av heilsumyndugleikum við hesum uppskotunum so tryggja min eisini rættindini hjá teimum sum hava teknað ta sjálvboðu sjálvbodnu tryggingina hjá almannaverkinum til at fáa rættindi til dagpengar lógin hon hevur virkna frá fimtanda septembur og fer í gildi aftur fyrsta februar í komandi ár í tjóðveldi taka vit sjálvandi undir við at mann víðkar lógina serliga nú tá tað eru serliga nógv børn sum verða bæði smittað men sum eisini verða koyrd í sóttarhald tí at teirra floksfelagar eru smittað og so víðari tá halda vit at tað er gott at foreldrini kunnu fara heim við teimum uttan lønar miss tað kanska eisini tryggjar betri attilmælini verða hildin og at børnini helst kki kenna seg

fara sjávandi at viðgera hetta málið í ítrivnaðarnevndini og vit hava fingið eitt hoyringsskriv frá arbeiðsgevarafelagnum tí eitt uppskot hevur ikki verið tilhoyringar tí tað skal skundast ella skuldu skundast niðan í tingi men evit hava fingið eithoyringsskrift í trivnaðarnevndini frá arbeiðsgevararfelagnum sum hevur viðmerkin um at tey meta ikki at uppskotið livir upp til endamálið og attað mugu vit líkasum hyggja uppá í trivnaðarnevndin tryggja okkum at tæir broytingar sum verða gjørdar við hesum uppskotinum hava tað úrslitið sum endamálið er

koronasøgan í føroyum í løtuni og síðstu tíðina vit hava verið fremst í europa av smittaðum pertúsund fólk og vit vistu tamarhaldið á støðuni um vit hava fingið tamarhald á støðuni aftur tað skal e ikki siga men støðan er enn heldr ikki góð hóast tølini av smittutilburðum minka hvønn dag nú gleðast vit teir dagarnar um at mittutølini liggja á áttaogfjøruti tilburðin o sovíðari sum eru tøl sum fyri tveimum trimum vikum síðani settu rekord fyri at vera høg so tað er eitt sindur ja eg veit ikki umann gloymir eitt sindur men áttaogfjøruti tilburði er hóast alt enn nógv sjálvt um vit hava verið uppi á hundrað og trettan í síðstu

tí haldi eg at eg vil brúka høvi nú tá eg standi her og viðgera hetta uppskotið til at koma við ein áheitan á landsstýri um at koma við einari langtíðari langtíðar koronastrategi vit mugu hyggja longri fram enn bara hvønn dag sum gongur og vit hava tørv á at tingfólk bæði í andstøðuni og samgonguni fáa at vita hvat gongur fyri seg vit hava síðani korona breyt út í mars í fjør ikki ordiliga verið drigin við í tinginum vit hava fingið onkra kunning herider men annars hava vit fingið kunning umvegis miðlarnir men thevur statvekk verðið vant av okkum at vit skunda málið ígjøgnum at vit ikki hava for langa nevndarviðgerðir og millum annað at fíggjarnevndin játta pengarnir sum skuldu til hóast fíggjarnevndin ikki er tikin við í fyrireikingum av lógaruppskotum og so hugsi eg eisini at vit heldur ikki hava fingið at vita um mann metir atella hvhví man eg meta at tilmælin sum er gjørd nú eru nøktandi fyri at fáa basssmittuni vit vita ikki hvussu mann ætlar at hjálpa millum annað tónleikarum og mentanarlívinum ferðavinnuni og sovíðari vit vita ikki hvat ið mann ætlar sær komandi tíðina man heur eisini koyrt upá tilmælir taðhaldi a hevur verið gott at mann ikki hevur koyrt for nógv upp á lóggávu ella lóggávu og eg haldi at føroyska fólkið hevur verið ómetaliga ræst til at tað heva verið øgiliga røsk til at taka tilmælin til sín og halda tey oggjárt sítt fyri at halda frástøðu fyri at verja sínir medmenniskjur men nú eru fólk øgiliga ørkymlað tað er kanska ikki nóg nógv ábyrgd sum verður tikin í landsstýrinum og tað gera at fólk mugu føla tey mum taka ábyrgdina sjálvir og kanska finna tilmæli á stovnum sum ikki eru frá landsstýrinum og vit hava hoyrt floyturnar uttanfyri dag í nokk so langa tíð frá næmingum bæði á kambsdali g á glasi tilmæli almenn tilmælur siður a i skulu ikki vera við bólkum størr enn hálvtrýss fólk allíka so eru tey fimm hundrað næmingar á kambsdali fimtan hundrað á glasi sum skuldu møta í skúla hvønn dag vist tey ikki møta tí tey eru bangin fyri at fáa koronuna so erð ty krivað fyri fráveru og tú kanst bara hava fráveru í eitt altso t brosenti prosent vísti per ár sum kanst tú blíva blakaður út taðy nú áligu stúran sum nógv hava eg haldi eisini at eg eg skilji væl tey næmingarnir ág kambsala glasi eisini tá tey siga at tey ikki hava hug til at missa jólaveitslur og sovíðari tey hava mist alt tað síðsta hálva annað árið at eg eri trý ár ta lívið tað snýr seg um har tey upp altso sum er tað besta tíðin í teirra lívi tey missa øgiliga nógv og eg skilji væl at tey høvdu ynsktað landsstýrið tók størri ábyrgd og kanska enntá sendi tey heim í fjarundirvísing sjálvt um tað heldur ikki er tað besta sum tey ynskja tær men tey vilja heldur geva eitt sindur í eini tvær vikur enn at missa alt tað sum samanhaldið sum er tey trý árini tey ganga í skúla eg vart eisini um summi børn sum eru koyrdu í sóttarhald meir enn eina ferð tann síðsta mánaðin tað er øgiliga eitt øgiliga ógvusligt inntrivað koyra eitt barn í sóttarhald men atso koyra tey í sóttarhald meira enn eina ferð tí at onkur í teirra flokkiher smittaðu tey hava veriðí nær kontakt tað tað eru øgiliga
ørkymlandi ogtil røðaran og siga tað at okur viðgera ikki ókey júst hetta málið sum røðarin viger okur viðgera dagpening við eina sjúkrufir góða nítjan so eg vil biða røðaran um halda seg til evnið ókey eg haldi hetaeg skal taka tað til mín hettar uppskot um hjálparpakki til korona kanska meneg haldi t hóast alt at støðan er eitt sindur ørkymlandi eisini fyri løgtingsfólk at sleppa at viðgera koronastøðuna eisini hevr á tingi tí søgan er ørkymlandi hetta uppskotið fer at broyta ella hjálpa foreldrunum soleis at tey kunu veraheima evr sinum børnum men eg haldi atvit hava brúk fyri betri strategiin frá landsstýrinum bara koma við hesum uppskotinum eg haldi t vit hava brúk fyri at løgmaður traðkar í karakter og viðferð føroyska fólkið betri enn hann hevur gjørt í miðlunum teir seinastu dagarnar takk fyri harra formaður ja takk so er tað viðmerkingar tan fyrstu tað er pállarenatygvu ger so væloárenn egi
tað var ein frálík grø eftir har vúr póusa tað henn gott ver hat unnum sveimaði eitt sindur út um høvuðsevni men so mikið mær viðkomandi tí eg hevði ongantíð væntað tað at eg skuldi standa her og skamróðsa donskumembaltsvornum í føroyum men eg má siga tað at leiklutin hjá landslæknanum sum nsktmóttøkið í føroyum og hjá fútanum hava verið heilt einastandandi í í hesari støðuni og mat má siga tað at vit mann skal leita eftir nøkrum leiðslupersónum í munum til at at at fáa bilbugt við koronafarsóttina so er tað teimum man hyggur eftir í dag og ikki landsins leiðslur tað haldi er heilt heilt heilt sindarligt at staðfesta tað at at landsstýrið er ikki tann ella løgmaður er ikki tann sum tú n kann leita leita til og lítað á í einum einum støðu sum er ein kreppistøða fyri alt samfelagið so óført røða hevur posa koyra ja tað
ger so væl hevur posta tír
takk fyri ja eg haldi eg ikki tað r fyrstu ferð at mann snakkar eitt sindur út um evnið kanska her á løgtingið hetta evnið hetta er lógerps skoldi er iski so rúgvusmikið men støðan er hóast alt ørkymlandi grundið til at gp skuldi kemur fram eg haldi nemliga tað tað arbeiðið sum sum landslæknin útnavi gjørt síðstu tíðina hevur verið gott eg haldi at at landsstýrið hevur í ein ávísi mun eisini gjørt itt gott arbeiði ímeðan korona hevur herriá men nú tá tað evur staðið á n heur havt tíy størstu smittuna at smittu tilburðirnir í allari okkara korona tí so hevur mann ikki hoyrt sær av nógvfrá landsstýrinum tað haldi eg eri øgiliga orkymlandi eg haldi at so sum landslæknin megnastu uppgávu so var tað bara enn ein orsøk til at yvirtaka embatoes vit hava ábyrgdina av málsøkilu takk fyri
ja takk so er tað helgi abrabsen sum fer a viðmerking ger so væl
ja harra formaður eg vil heldur kha ta øvugt hetta er kanska næstupt dømir o vit ikki ava yvirtaka teimen lat tað so fara nú nú sveimaði hervur postótir noks víða um í í í sínar røðu kanska meira enn formaður ynskti øh og og so nevnir hon hetta her at at vit hava vit eru kanska fremst europa ívið vítjandi smittaðum ha og tað var tói eisini hoyrt síðstu dagarnar men tað er líka eitt eg haldi mann skal taka við í tað tað er tað tað er eingin sum kannast nógv fólk sum føroyingar øhvit til dømis onkra dag í síðstu viku var tað millum trý og fýra túsund fólk sum blivu kannað í føroyum og vistu umger tal donsktøl so svarar tað til hálva millión hálva millión fólk eg haldi tey liggja um hundrað túsund fólk ha og fyri at fyri at fanga hvussu nógv stór smittan er so skuldu kanna fólk taðvilsiga tað er samsýniligt ar tað nógv meira aðrastaðni sum ganga við smittuni uttan vera kannaði enn tit í føroyum tað eri eg so eisini nakað um egn skal taka við í hagtøl annars ikki ósamd tí at smittan er forhøg og vit skuldu gleðast um at hon er minkar aftur takk fyrija takk
ger so væl her á posa ty
ja tað sigur seg sjálvt at jú fleiri mann testar jú fleiri tilburðir finnur mann altso tað tað er øgiliga greitt tað sum eg haldi er nokk so ræðandi í mun til teir tilburðir sum vit hava havt er at vit hava ein ein fyrimun í mun til nógv onnur lond sum er at vit eru eitt oyggjasamfelag vit hava hav rundan um okkara landamørk vit kunnu nógv betri stýra okkara landamørkum og vit hava líka væl komin har til at vit hava havt hundrað og trettan tilburðir upp á ein dag tað var havt at so øgiliga nógv sum er smittaði hóast vit egentliga kunnu fyribyrgja tí so øgiliga væl við okkara landamørkum so vit komu inn á tøl sum er so høg og tað er ræðandi takk fyri
ja takk næstur at røða verður biljustinussen fyri miðflokkin ger so væl
ja takk fyri harra formaður tað eru eitt uppskot um at gera fortreytirnar betri hjá foreldrum at kunna verða heima hjá børnum í trættarhaldi og at broyta dagpengaskipanina tilsvarandi tað er ógvuliga skilagott at hetta verður gjørt og eg haldi at sum heild haldi e at tey átøkini sum vit hava tikið stig til ella sum landsstýrið tikið stig til ígjøgnum alla tilgongdina hava verið skilagóð og hava svarað aftur teir tørvur sum eru í okkara samfelag og hetta eru eisini eitt av teimum ein ein tørvur sum brádliga er uppstaðin at børn gerast sjúk og landsstýriskvinnan hevur handlað skjótt og effektivt og tað er gleðiligt at tað ber til í einum politiskum systemi har sum mann annars altíð snakkar um at tingini ganga seint og tað mann skal hava tol og sovíðari so ber tað eisini til at arbeiða skjótt viss viljin er til staðar og tað er eisini gleðiligt ein partur av hesum er eisini dagpengaskipaner eisini tað at stjórar í egnum feløgum eru komin in undir hesa skipanina sum eitur dagpeningarskipanina við at tekna eina trygging og eg haldi at tað er ein ein ógvuliga góð skipan tað eru faktiskt rættiliga nógv nógv fólk í føroyum sum sum hava sítt egna felag og sum kanska ikki hava eina rúgvu av fólki í starvi men kanska eru einsamøll ella hava ein ella tvey afturat sær og sum kunnu koma í ta støðuna at tey eisini hava tørv á at at vera heima vegna sjúku ella vegna børn ir sjúk og at tey so eisini kunnu blíva partur av hesari skipanini eg haldi tað er soleiðisnar í dag at tú skalt betala trý túsund og fýrs krónur ug hálvári fyri at tekna hesa her tryggingina og har hugsi eg at eg meini at landstýriskvinnan hevur kunngerðarheimild á økinum hvat ið tað gjaldið er haldi ikki tað er lógarásett men tað er kunngerð og í nøkrum førum so so eru fyritøkur nokk so smáar tað kann kanska vera at tað hevði verið skilagott at hugt eftir um tað ber til at gera ein lítlan stiga í tí sambandi at nøkur betala eitt sindur minni og blívur eitt sindur størri sum betala tað eitt sindur meir bara lítil tanki til landsstýriskvinnuna tí at tað er onkur sum hevur nevnt tað at tað kundi verið lættari hjá teimum sum ikki hava inakra stóra fyritøku at hava eina lítla fyritøku havi ikki ta heilt stóra av inntøku men kanska er í ferð við at byggja seg upp at at hava eitt sovorð grundarlag annars haldi eg orðaskifti eri samdur við formannin at tað hevur sveim eitt sindur víða onkur var inni á at vit skuldu hava eina eina framtíðar koronustrategi eg veit iki hvat tað skal vera men eg veit bara tað at tá ið tá ið skip kemur í illveður so nyttar ikki nógv at hava stóra strategiur fyri hvussu mann skal sigla í ovurmorgin ella í næstu viku tá ræður ta um at stýra her og nú og at og at velja hvussu ið mann møtir tí næstu aldini og tað er væl soleiðisnar ið vit eisini gera í sambandi við korona eingin eingin klárir at forr o at síggja hvussu ið henda sjúkan flytur seg og tí er tað eisini vónleyst at hava eina lang sigdaða strategi fyri hvussu vit gera í næsta mánað og næstu ár tí vit vita einki og tí haldi eg tað er gott at vit hava í landsstýri sum tillaga seg alla tíðina og sum ger skipanir sum passa til dagin her og nú tað er tað týdningarmesta og eg haldi eisini tað er gleðiligt at vit eru komin har til at at ein stórur partur av okkara fólki eru koppsett og tað kemur at gera tað at vit koma at hava kanska eina mildari tilgongd til til sjúkuna og og eg eg vóni tað at vit koma væl burturúr øtí støðuni sum it eru í nú og at vit kunnu frameftir og heilt skjótt kunna hava eitt samfelag sum er so so lítið ávirkað av hesum sum til ber takk fyri harra formaður
ja takk sum er viðmerking tað er páll at renna tykkum at gjørt so væl
takk fyri formaðuri eg haldi tað ver eitt sindur løgin niðurstøt hjá biljustinusen at gera at mann at mann bara skal fyriat halda seg yvir fyri einari akuttari tilbúgving altso mannaættin er væl soleiðis samanskrúvað at ein av okarum størstu styrkun er at læra av teimum mistøkunum sum vit gera ogátil rætti slaki í mun til tað altso tað at hava langtíðartilbúgving um pandemiir ella hvussu vit skulu skikka okum hvussu vit skulu taka ímóti teimum tá ið teir koma í framtíðini sjálvandi eiga vit at hava tað altso tað er tað sum mann mann ger jú langtíðaristrategiur á allarflestu økjum tað virkar eitt sindur eitt sindur naki haldi eg at standa her og siga t vit nú slappa bara fyri athalda okkum err fyri degnum í dag tá vit vita hvussu aldan í morgin sær út jú vit vita faktiskt ógvuliga væl hvussu aldan í morgin sær út og vit skulu fyrireikanin uppá tað og vit hava havt allar møguleikar fyri at fyrireika okkum herbeint men tíverri sær út sum at at tann fakliga integriteturin fyrst og fremst liggur hjá teimum donskum embatsmonnum í føroyum og ikki hjá teimum sum hava ábyrgdna av landinum takk fyriger so væl
ensen takk fyri
fyri harra formaður eg eri slett ikki samdur við pollareynatúgvu eg haldi atitann fakligi teturin hevur verið á ógvuliga høgum støði landsstýrið hevur saman við farsóttarnevndini og tey eru ein bólkur av sera væl útbúðnum og vælmannaðum fólkum hevur regluliga sitið á fundi og hevur viðgjørt tingini alla somlu tíðina leypandi og tað passar ikki at vit ikki hava eina langtíðarstrategi vist tað kemur mann uppá tað hon hevur verið at vit skulu blíva koppsett og at vit skulu syrgja fyri at hava reinføri í í hásæti o vit skulu halda frástøður e vit skulu halda nøkur tilmælir so eg eg eg skilji ikki ordiliga at mann kann pástanda tað at vit ikki hava eina langtíðarstrategi men tað sum eg vil vísa á er at hendan sjúkan flytur seg so nógv alla tíðina at tú kanst ikki fyrireika teg upp á nakað sum tú ikki veitst hendir um eina viku tvær vikur og ein mánað ogso víðari og tað má mann taka frá degi til daks takk fyri

ja takk fyri harra formaður ja sum tsum mann tosað um í dag so er tað soleiðisnar at kom við nítjan tað kom tað kom ja brádliga á okkum tá tá ið man sigur mann tann tólvta mars seinasta ár tað var ein ógvusligur dagur har mann skuldi gera ymisk tiltøk og landsstýrið gjørdi tey tiltøkini skuldu til og so havi eg havt nakrar góðar tíðir og so akkurát sum hann heldur væl standa til so herjia tað á aftur og eg eri samd við fyrrverandi røðaran mann veit ikki ordiliga hvat hvussu hvussu hetta fer at útvekla seg øhmen nú skal eg ikki fara sveima for nógv harra formaður men sjálvandi tað at mann hevur eina strategi við at vaksinera seg og og tey tey páboðini sum eru tað er øgiliga viktigt fyri okkara samfelag ønú til dømishevur mann gjørt tað soleiðis at vaksin fólk tatað var tey sum blíiv smittaði og tað rakti sum so ikki børnini og so gjørdi mann uppskot og lógur til tey soleiðisnar at tey kundu fáa dagpengar um tey verður koyrd í sóttarhald ella tey blivu sjúk men sum gongur ein ein tíð og nú vísi tað seg at nú rakar tað akkurát tey sum man fyri einari tíð síðani segði at tað ikki rakt nú rakar tað børnini kom vit nítjan hevur rakt øgiliga nógv børn og ung í seinastuni og og foreldrini tey hava arbeið og um vist tey skulu heima at passa síni børn ja so kunnu tey missa pengar vist tðer for leingi og so eisini hetta her við at tey skuldu sóttarhald ja men so eru tey ikki sjúk men foreldrun mungu vera heima hjáhsum børnum allíkavæl og tað er tað sum eg havi gjørt upp við við hesum uppskotinum tá ið eg bleiv varug við ati at tað vóru nógv børn sum máttu heim eisini í sóttarhald bæði tá iðtað er sjúku í sóttarhald at foreldrini altso annað av foreldrunim kundu fara heim og vera hjá sínum børnum sum eru yngri enn fjúrtan ár og fáa tímarpengar fyri tað og tað er tað sum eg pjóðais t ikki ganga og og forklára alt umaftur sum verður greitt frá her í løgtinginum í dag men eg haldi at vit skulu vera glað fyri at vit komið so langt og vit fara at víkja frá øllum vanligu freistum soleisnar at hetta eitta uppskotið fer allarhelst at koma ígjøgnum um ikki so langa tíð skjótari enn vanligt og tað hevur afturvirkandi kravt til fimtanda septembur hví til fimtanda septembur jú tað var tá ið tað begynti at bróta út millum børn soleiðisn at mann roynir at lofta øllum teimum eisini tey sum hava verið ragt áðrenn henda áðrenn hetta her uppskotið verður lagt fram so mann roynir at binda um heilan fingur og eg eri eisini konfromterað við jamen hvat ibeint sum skúlar verða lukkaðir niður hvat við teimum foreldrunum tey børnini tey eru ikki sjúku tað skalu ikki skóttar halda menn skúlinsnara lykilin um í eitt stykki tíð meni iviskt onga løtu í at mann fer at eisini fer at tosað um tað í landsstýrinum men akkurát innan fyri mítt øki so er tað tey sum eru rakt av kom vit nítjan og eru farin í sóttarhald sum er yngri enn fjúrtan ár sum eg snakki um her so eygun samuelsen hevði ein haldi eg sjálv ein áhugaverdan spurning sum nógv kanska sita við eisini og hetta her við at tá ið foreldrini nú hava fleiri børn og kanska pøfar sóttarhald ella blíva sjúk so kann tað vera kanska fleiri vikur at foreldrini eru noyd til at verða heima tað sum eg havi fingið upplýst í hvørsfalt so er tað einginavmarking í lógini og tað er einki sum forðar fyri at dagpeningurin verður veittur í fleiri umførum so í so máta haldi eg at mann kann onnur lætteitt opp so eg fari bara at takka fyri eina góða viðgerð og gleði meg at koma í trivnaðarnevndina at greiða frá og og at uppskotið fer skjótt ígjøgnum tí tað er nógv har úti sum leingjast eftir hatta hetta kemur ígjøgnum takk fyri harra formaður
ja takk so er fyrsta viðgerðin av hesum málinum liðug og málið verður beint í trúnaðarnevndina formaðurin líka ger eina viðmerking til tey málini sum vóru frammanundan eg var skeivur tá ið kunnaði um hvar hvarjar nevndin fór í tað er soleis at løgismálnummar fýraogtjúgu sum var umframtíðar fulltrúv tað fer í trivnaðarnevndina og løgtingsmálið nummar sjeyogtjúgu tað fyri rætta nevndina so eg tað komið upp á pláss hetta málið her fær so í trivnaðarnevndina so skal formaður boða frá at nú leggja okur fundin niður í ein hálvan tíma tað verðr ein døgurðasteðgur og fundur vað upphaftrtikin klokkan tólv fimmogfjøruti tingfundurin er uppafturtikin og vit fara nú undir fyrstu viðgerð av løgtingsmáli nummar seksogtjúgu tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um javningarprosent til almannaveitingar oog tað er broyting í útrokning av javningarprosenti nei eg skal biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er ta uni rasmussen fyri javnaðarflokkinu eygun samuelsen fyri sambandsflokkin helgi abramsen fyri tjóðveldi hervør polstóttir og fyri miðflokkin billiustinussen fyrst fær uni rasmussen orðið ger so væltakk fyri
ja sum sagt so er tað málið um javning sum vit skulu viðgera nú og vissu vit ikki gera nakað so verður javningar prosenti lægri enn hvat vit hava sagt eitt komma fimm fýra vsrætt men við at gera tær broytingarnar hvussu mann skal roknas út so kemur tað upp á tvey komma null fimm sum alla tíðina var ætlanin at javningin skuldi ljóða uppá og orsøkin er hvussu mann eg skal viðgera hetta tá ið tað tá ð tað skal roknast út tað vil siga at tey sum fáa lønarhækkan taðhevur verið mest vanligt við samráðingum at at so blívur tað fyrsta oktobur men so er tað viðhvørt onnur týspunkt og tað er í tí sambandi at onkrar tekniskar broytingar skulu gerast og so ar tað prístals prístalið sum mann eisini hugsar um at mann hevur snakkað um triðja árfjórðing at brúka fram til triðja triðja ársfjórðing sum mann vil broyta til annan ársfjórðing staðin fyri tað er eisini orsakað av at tað er nemmari at hava tey røttu tølini til tíðina tí visti mann skal bíða eftir triðju ársfjórðingi so er tað faktiskt samstundis sum fíggjarlógin skal leggjast fram so tí er tað betri at mann brúkar annan orðfjórðing í tí sambandinum so hetta er mest tekniskar broytingar sum sum føra eitt sindur av broyting í sjálvarjavningini og tað er gott at vit kunnu fáa hesa javningina nú sum pensjonistarnir nokk hava bíðað eftir í í fleiri ár men nú verður tað so komandi ári so hetta skal vera galdandi nú frá nýggjárunum at rokna og fyri at fáa gjørt tað sum skal gerast við kunngerð og so ert tú fáa øll tingini upp á pláss áðrenn nýggjárið so at tey fáa tað rætta beløpið tá ið tað kemur hartil so er tað brúk fyri at vit víkja frá tíðarfreistum og og tað hava vi so biðið um og fingið játta so so hetta fer í trivnaðarnevndina til viðgerð men men vit ætla at gera skjótt av í trivnaðarnevndini men fáa lýst onkur ting har og so er meiningin at fáa tikið tað fram aftur í komandi viku fyri at fáa fáa tað skjótt ígjøgnum takk fyrija so er ta ein viðmerking
frá anniku olsen kursvøv ja takk fyri
og takk til una rasmussen fyri eina góða gjøgnumgongd av málinum og htð er eitt øgiliga gott mál tí at sannleikin er tann at mann hevur ikki javnað eitt nú almannaveitingar síðani tvey túsund og fjúrtan so tað at mann nú fær javnað allar veitingar alt frá pensjónur til til aðrar almenna veitingar er jú eitt eitt gott eitt gott stig og er teimum væl uppiborið tey sum koma at merkja hetta so hetað er eitt øgiliga gott mál og sjálvandi fara okur eisini at viðgera tað við bestu vælvild í í trivnaðarnevndinija takk so er tað uni

nú nevndi eg bara pensjónir men tað er tað er sjálvandi allar almannar veitingar sum sum javningin draga seg um so eg haldi tað er gott at vit eru komin har til nú og vit skulu ja hava eina góða viðgerð av tí í trinnarnar takk fyri ja
takk fyri so er tað eyðkunn samvælsan sum fær orðið hjá teimum ja takk fyri har
formaður ja við viðgera hetta her broytingaruppskotið í løgtingslóg um javningarprosent til almannaveitingar og tað snýr seg sum undanfarni røðari vara inni á hetta her við at broyta nøkur meira nakað í útrokningarháttinum ella ella at gera tað at mann í staðin fyri at at altso fyri at broyta frymilin so hann verður rættari so hann verður meira í samsvari við lønargongdina í samfelagnum tað er soleiðisnar at lógin um javning av almannaveitingum hon er ein partur var ein partur av pensjónsnýskipanini hjá undanfarnu samgongu og har mann so valdi at áseta at javningin hon skuldi fylgja prísgongdini og lølønargongdini í samfelagnum men í praksis tá ið mann fer at atskal fara at umsita hesa lógina tað var so hon hon kom í gildi fyrsta januar í tjúgu men hendan samgongan útsetti tað gildist komin á so eitt ár og nú tá man í praksisk skal fara at at rokna eft her út og samanbera tað við lønarvøksturin so vís tað seg tað at av tí at at at lønarhækkingarnir ikki altíð eru galdandi frá fyrsta oktobur so kann tað henda tað sum tað sær út í hesum førinum at fylgdi manlógini so bleiv javningarprosenti eitt komma fimm fýra meðan tað veruliga lønarhækkingin er tvey komma tvey góð tvey prosent miktaða tvey komma null fýra so at tað vil mann broyta tí at sum tað stendur tað var jú ikki ætlanin við lógaruppskotinum og tað kann eg hvørfalt skriva undir upp á at tað var ikki ætlanin við lógaruppskotinum at javningarprosentið skuldi vera lægri enn enn nn enn hetta her lønargongdini í lønunum og hitt er so tað at mann vil hava í staðin fyri at brúka prístalið triðja hvarsdal í árinum at mann so tekur tað annað hvardal tí tað tíðarmessið at passa betur við við fíggjarlógini sum skal leggjast fram í tretivunda septembur og sum tað stendur her so er broytingin til fyrimuns fyri borgaran tí at annars kundi tað hent sum eg segði at at at javningarprosentið bleiv lægri enn miðal av tí faktisku lønarog príshakkingini tað er sum so tað hetta her snýr seg um og sum tað so stendur í lógaruppskotinum eisini so verður kunngerðin fyri javningina í tvey túsund kunngerðin í tvey túsund og einogtjúgu sum skal kunngera prosenti fyri komandi ár hon verður so kunngjørd tá ið henda lógin er samtykt tí at mann ynskir at javningin komandi ár skal vera hesi her góðu tvey tvey komma null fýra var tað tað ja eg meinti tað var har ja so tað er faktiskt tað tað snýr seg um annars við javning so varð sum nevnt hendan her javningin ella hetta at fáa javningina í fasta legu ein partur av pensjónsnískipanini har vóru tvey ting sum mann arbeiddi við tá sum so nú bæði tá ið hendan lógin kemur í gildi so bæði er komin í gildi tað eina var hetta her við javningini og tað næsta tað var tað við at fáa eftirlønargjald á veitingar tað er jú samtykt og komið í gildi har mann tvey túsund og nítjan samtykti at leggja tey fimm prosentini sum eftirlønaruppsparingin var komin komin upp á og á eina rúgvu av veitingum bæði dagpengum og forsor og inntøkumis og arbeiðsfermaðan om tiltøk og tái mann ansaði børnum heima og sovíðari og sovíðari at mann legði tey fimm prosentini uppá og við lóg samtykti at í tjúgu skuldi tað vera seks prosent einogtjúgu sjey og so víðari ilta kemur upp á tólv tað vóru tey bæði tingini sum sum vóru so mann kann siga at við hesum uppskotinum so kemur við esæriher lítlu broytingini her so kemur tann allarsíðsti parturin av av av av tí arbeiðinum í í gildi ella fær virkna og tað er rætt at eg ikki verður javnað síðani tvey túsund og fjúrtan men tað er eg haldi eg havi sagt tað so ofta fyrr at hetta við javning tað tað er verið oftani sæð sum ein raðfesting sum landsstýrisfólkini skulu fáa pengar til og tað er óðansæð hvør samgongan er og har tað ikki burdi verið ein raðfesting men tað bara burdi verið nakað sum automatiskt varð lagt omaná men tað haldi eg eingin altso tað hevur verið uppi og niður síðan tvey túsund og níggju hvussu nógv mann lagt upp á um mann hevur lagt upp á ella mann ikki hevur lagt upp á og so víðari tað hevur verið ein sovorðn at siga lítil kastibløka haldi eg gott mann kann siga og tað haldi eg er eitt sindur keðiligt men tað er upp til okkum øll at fáa tað upp á í rættiliga so at tá ið hetta her javningarprosentið er endaliga samtykt at mann so fær tað automatiskt lagt oman á at tað ikki er nakað sumalíkasum skal royna at útvega fígging til tí at tá ið man ger framrokningar so leggur mann jú alt møguligt annað upp á eisini men hetta uppskotið her er so tað sum eg haldi eg havi sagt innihaldið nokk so væl í og tað er samtykt frávik og vit fara at geva tí eina góða viðgerð í trivnaðarnevndini eisini frá javnaðarfloksins síðu so og at viðgera tað innan fyri ta tíðina so at tað ikki verður nakar trupulleiki tá ið kunngerðin fyri javningina komandi ár skal lýsast tí tað er er jú soleiðisr at mann fær pensjónsgjaldið fyri januar tað plagar at verða útgoldið árenn jól so mann má hava tað við takk fyri harra formaður ja takk fyri annikaols
han ær eina viðmerking ger so væl ja takk fyri harra formaður
ja nú havi eg verið í útlegd í nøkur ár meðan eg havi sitið hinimegnan vegin so eg kenni kanska ikki akkurát til orsøkirnar men hví hevur mann valt ikki at javna meðan tykur sótu í undanfarnu samgongu men samtykkja eina lóg at koma í gildi í tvey túsund og tjúgu har mann leggur tað afturat príslønarvøkstrinum ta eg haldi er øgiliga skilagott at mann leggur í eina trygga legu men kann eygun samuelsen greiða frá hví tað tók so av langa tíð at fáa hana sett í gildi hesari veitingarnar havi egú ikki verið javnaðar nú í nógv ár eitt er teimum mann hevur onkuntíð havt eitt ár burtur ímillum men so nógv ár uttan a javna tað er ræðiliga leingi men men tað er sikkurt ein forkláring upp á tað nú veit eg ikki akkurát hvar hvør orsøkin er men men tað veit eykun samelsen kanska at greiða frá
samuelsenkfyri harra formaður jú tað var sum eg
knevndi at tá ið mann fór undir at samráðast um pensjónsnýrsskipan tá mdflokkarnir um at at javningi skuldi vera ein partur av pensjónsnsskipanini oso hon kom so í gildi tá fyrsta januar tað var ikki bara samgongan sjálvstýrisflokkurin tók eisini undir við pensjónsinuskipanini men tað sum mann so gjørdi í staðin fyri ta tíðina sum ta tíðina sum sum gekk frá tann samgongan tók við og til henda lógin kom í gildi tað var atnan fyri tað fyrsta hækkaðu pensjónirnar og at mann legði eftirlønargjald fimm prosent oman á allar veitingar tað kostaði eini ellivu milliónir og at mann eisini ígjøgnum fór te at her við at tey sum høvdu mótrokning millum hjún av verandi pensjonistum kundu sleppa at velja tað frá tað kostaði eisini meira enn tíggju milliónir minniski akkurát eyksakta talið og mann lækkaði kringvarps gjaldið og so víðari mann gjørdi onnur ting meðan samráðingarnir stóð uppá og mann bleiv so samdur um at at hetta skuldi fáa í gildi í fyrsta januar tvey túsund og tjúgu takk fyri ja
er tað helgi abramsen sum fær orðið ger so vælja harra formaður
sovar hetta her er sum tað longu nevnt eitt uppskot um at javna almannaveitingar og tað er soleiðsnar at tann javningin hon hevur staðið í still í í nógv ár taða ikki verið javnað og nú fer mann aftur at gera tað tað kann mann siga gleðiligt og so eitt uppskot komið um at mann broytir eitt sindur hvussu mann roknar hetta her fram og tað er soleiðinar at sambært lógini so skulu almannaveitingar javnast eina ferð um árið og har hevur mann gjørt ein serliga frymild sum sigur tað at at tú roknar miðaltalið av prosentvísu lønarbroytingunum í sáttmálanum hjá fíggjarmálaráðnum í einum tólv mánaðarskeiði og so hyggur mann eftir prosentvísi broytingum í brúkaraprístalinum triðjaársfjórðing í verandi ár samanborið við triðja ársfjórðing í undanfarna ári er prístalið hækkað meira ein prosentvísa broytingin í lønarkarminum verð javningarprosenti sett til prosentvísi broytingarnar í broytingina í lønarkarminum er roknaði javnaingarprosenti í prosenttalnum minni enn null við javnagarprosenti eisini sett til null við hesum kann tað koma fyri at almannaveitingarnar ikki fylgja lønargongdini í almanna á almanna arbeiðsmarknaðinum og tað verður so tað sum verður broytt við hesum her uppskotinum og so ger mann eisini eina aðra tekniska broyting og tað er tað at í staðin fyri at samanbera við annað annannei triðja ársfjórðing so verður tað til annanársfjórðing og so verða tvey dømi nevnd og og í hesum er uppskotum her verða tvey dømi nevnd og annað er tað við sæ prístalið hækkar meira enn lønarhækkanin og hitta er vist prístalið lækkar men so havi eg hug at spyrja hvat sum lønin hækkar meira enn prístalið tað dømi ikki nevnt altso fylgi javningarjavningin so ikki lønarhækkanini um so er verður tað so broytt við hesum uppskotinum altso tryggjar hetta uppskotið at prístalsjavningin altíð fer at fylgja lønarhækkan so eg fari at spyrja landstýriskvinna og eg veit ikki um t pvavisti nok iki t svara her nú ta atað er kanska eitt sindurtekniskt men men men hon kansn ikki fáa eina spurningin í nevndini men altso mín spurningur er merkir hetta at tað ongantíð verður soleiðisr at almannaveitingarnir fara at hækka minni enn tað sum lønirnar hækka um hetta verður samtykt í mun til vist hettað ikki eður samtykt altso er hetta her ein broyting sum undir øllum umstøðum fer at verða ein fyrimun til tey sum móttaka almannaveitingar tað er mín spurningur í sambandvið her annars havi e ikki nógv at leggja afturat tí takk fyri jatakk
næsta fáa orðið er hervør pálsdóttir ger so væl takk fyri
fólkuna ja vit viðgera eitt løgt at søk uppskot um at broyta løgtingslógina um javningar prosent til almannarveitingar endamálið er at javningin skal fylgja lønagongdini á almanna arbeiðsmarknaðinum saman við gongdini í prísdønum so sum løgtingslógina í dag er orðað so kann tað í ávís førum koma fyri at tað ikki er veruliga lønarhækkingin sum verður brúkt í framskrivingarháttinum og tað er ikki tilætlanin ella ætlanin verandi lóg hon tekur ikki hædd fyri at tað ikki er altíð at lønarhækkingin kemur áðrenn fyrsta oktobur og at tær lønahakkingar koma aftan á fyrsta oktobur kunnu ávirka javningarprocentið niðureftir so tað snýr seg um at javningarprocentið ikki verður lægri enn miðal av faktisku lønar og príshakkingum hetta er eitt duttskul sum vit taka undir við vit taka undir við at mann javnar pensjónir og mann javnar almeinarveitingar tað var eisini ein partur av pensjónsnýrisskipanini sum undanfarna samgonga samtykti og tá varð avgjørt at mann skuldi byrja javna fyrsta januar í ár legði fjør og tað bleiv so neyðug ár og tað bleiv so útsett til fyrsta komandi fyrsta januar vit fara í nevndini at biðja um at fáa eitt yvirlit yvir hvussu javningin kemur at ávirka veitingarnar krónum og oyrum so mann kann fáa eitt sindur betri yvirlit yvir tað og tað meini eg at tað er at vit hava væl vilt til at fáa men eg havi líka væl hug til at taka kanska nakrar mann skal onttíð taka tann keðiliga hattin uppá mann hevur vitað síðan í eitt ár at javningin skuldi fremjast at mann skal byrja at javna av almannarveitingar og nú kemur mann aftan á líkjutíð og skal skunda eitt uppskot ígjøgnum sum ikki hevur verið til hoyringartað ger ofta at nevndararbeiðið má vera long ella verið longri tí at tað fyrireikingararbeiðið í landsstýri er ikki gjørt og tað liggur tá ein størri ábyrgd á nevndini tá haldi eg eitt sindur óheppi og eg haldi at nú er tað ikki beinleiðis til landsstýriskvinnuna at míni mítt suft kemur fer til men tili meira til at vit ferðatna ferð fáa uppskot í tingi sum ikki hava verið hoyringar og tað haldi eg er ikki nøktandi fyri fólkum neyðhaldi eg tað er harmiligt tað ger eisini tað truplari hjá tingfólki av viðgera málið tá mann ikki hevur neyðugu hoyringsskrivnu til hvat ið partarnir halda um uppskot men men vit fara at viðgera hetta uppskotið væl og og vit hava eisini skuldrað tað viðgera frá tíðarfræstum so so tað fer at fáa títt valvild frá okkum sum tað krevdu vit taka undir við uppskotum takk fyri ja takk her var ein viðmerking
anika olsen ger so væl ja takk fyri
ja orsøkin til at hetta málið ikki hevur verið til hoyringar tað eru nokk so vanlig praksiskt tá ið tað eru lóggáva sum hongur uppat fíggjarlógini tíl fylgilógirnar sum eru til fíggjarlógina og tað er ikki fyrstu ferð tað er hent soleiðis er tað á hvørjum ári at allar lóggávurnar sum hoyra til fíggjarlógina ikki eru til til hoyringar og tað er ikki nakað óvanligt í tí í hesum føri so hett er ganska vanlig prosess kann mann siga og hetta her málið er tann mest einkladd málið yvirhøvur visti mann skal tosa um lógaruppskot í hetta her er eitt javningarprosent so hetta skuldi ikki verið tann stóri trupulleikin í at fáa tað viðgjørt tað er skjótt og bátt ja takk hervur polsdóttir
tað gjørt so væltakk fyri frá fólkum nærri
tað var kanska eitt nokk so generelt hjartasuft at tað kemur meira enn so fyri at lógar upsot koma til í løgtingið uttan verið til hoyring og tað haldi eg ikki eg eri nøktandi men tað er hóast altð ein mánaði síðani vit viðgjørdu høvdu fyrstu viðgerð av fíggjarlógini og tað vór eingin fylgilóg lógaruppskot komið við tá so tá vit viðgjørdu fíggjarlógina var tað uttan fylgilógaruppskot sum er komin aftaná og nú havi eg ikki veri her leingi men taðer lati mær fortalt at tað er heldur ikki vanligt at fylgiógaruppskotini ikki koma við tá ið fíggjarlógin veðurlagd fram so tað haldi eg eisini ver harmiligt takk fyri ja takknæsta
tur at røða er biljustinussen ger so vælja
takk fyri frú forkvinna ja sum tað stendur í her so er endamálið um javningarprosent til almannaveitingar at javningin av almannaveitingum skal fylgja lønargongdini á almenna arbeiðsmarknaðinum saman við gongdini í prísstøðinum soleiðis sum løgtingslógin er orðað kann tað í ávísum førum koma fyri at ta ikki er veruliga lønarhækkingin sum verður brúkt í framskriva háttinum tað er ikki tilætlað og eg haldi at tað er gott at vit eru komin her til at vit hava eina felags støðu til almannaveitingar og at tær ikki missa virði so hvørt sum lønirnar hækka á almenna arbeiðsmarknaðinum tí tað er tað er ikki tey sum liva av almannaveitingum sum eru best fyri í samfelagnum og tí er tað heilt upplagt at at teirrara lønarhækking eisini skal vera í tráð við restina v arbeiðsmarknaðinum tí tann sum fær eina almannaveiting tað er grundini tað sum hann livir av ella hon livir av og og tí er tað neyðugt at tað verður javnað á hædd við vanligu lønargongdina á arbeiðsmarknaðinum og ja sum onkur nevndi beint nú so er hatta eini rímiliga einføld broyting tað snýr seg í stuttum bara um at alt hækkar í prísi spakuliga og líðandi og og at almenna veitingar skulu fylgja við tað er sjálvandi eitt sindur spell ati at tað hevur staðið í stað í í eina tíð men at men at mann fær hetta her gjørt soleiðis tað haldi er skilagott og eg haldi ikki tað er so nógv annað mann kann siga um hett her tí hetta ereitt mál sum samgongan er samd um at vit skulu spakka upp og tað tað gera vit takk fyri frú forkvina ja takk næsta røða
tá er elsbet merketis gunnleiðisstaktør landsstýrkvinna so væl ja takk fyri harra formaður
ja hetta er eitt øgiliga stutt mál og tað sum tað snýr seg um tað er uttan at fara inn í teknikkin tað snýr seg um at javningin skal vera komin upp á pláss til komandi ár ofta fáa ella fólkapensjonistar tað fáa pensjónina í desembur fyri januar so tað er hetta siga akkurát sum er hetta hastar at fáa hetta málið ígjøgnum og eg havi eisini vit hava samtykt eisini at vit skulu víkja frá øllum tíðarfreistum sæð í ljósunum av at øll hava viljan til at hetta skal koma upp á pláss nú hava okkara kæru fólkapensjonista millum annað glett seg til at javnin ikki verur til veruleika og ivist onga løtu í at hetta er ikki bara samgongan hetta er øll alt løgtingið tekur undir við hesum her so eg fari bara at takka fyri góða viðgerð takk fyrijatakk
har vóru nakrar viðmerkingar annika olsen fyrst ger so væl ja takk fyri
ja eg haldi at tað er gleðligt at okur viðgera hetta lógaruppskotið sum er komið frá frá landsstýriskvinnuni tí hetta her snýr seg um at geva okkara pensjonistum og teimum sum fáa aðra almannaveiting faktisk eina lønarhækkan so tey hava faktiskt ikki fingið lønarhækkan sum øll onnur á arbeiðsmarknaðinum hava fingið síðan tvey túsund og fjúrtan og ja sum onkur var inni á alt er ein raðfesting og tí er tað øgiliga gleðiligt at landsstýrið hevur raðfest hetta økið tí hetta kostar allíkavæl nakrar milliónir landstýrskvinnan kann kanska siga heilt prisist hvussu nógvar milliónir hetta kostar men eg kann ímynda mær at her er í hvørnfall upp ímóti eini eini fimtan fimtan tjúgu milliónum so nógvir pengar vismann skuldi innú spart hetta so tað er ein gleðilig raðfesting at at okur fáa javningina upp á plássja takk landsstýrið
kvinnan ger so væl ja takk fyri harra formaður
eg meini athendan raðfestingin nú var eykun samelsen sjálvur uppi og nevndin emliga at tað blívur ofta tiln raðfestingr ta burdi yvirhøvuroyski veriraðfestinga atað burdi verið tað mest natúrliga sum til at javningin hon hon hon verður tað hon skal vera men hetta kostar altso tveyogtjúgu koma fýra milliónir krónur har á leið og eg ætlaði ja so kundi eg kanska í tí høpinum kanska eisini fortalt at tá ið nú hendan her javningin er framd í verki so fær eini fólkapensjonistur sum ikki hevur nakað annað uttan fólkapensjónina og samhaldsfasta at fáa útgoldið tólv túsund sjey hundrað og hálvtrýss krónur um mánaðin komandi ár og ein giftir ellivu túsund og hundrað harleið tað vil siga góðar tveyogtjúgu túsund krónur par so tað er ikki haldi eg sjálv harra formaður tað er ikki so galið takk fyri ja takk
helgi abramsen eina viðmerking
frú forkvina øh nú spurdi eg landsstýriskvinna ein spurning og tað var et sindur tk tella teknikkur í heni so so hornur umskylti sum ikki kann svara her og nú so tað er altí í ordan men eg veit ikkium hon kanska kann svara viðsuvist hn hevur svarað her nú kann hetta uppskotið merkja at javningin verður soleiðisar at pensjonistar fara at fáa minni orsakað av av hesa lógarbroytingini enn teir annars høvdu fingið viðu ikki bleiv broytt takk fyrija takk landsstýriskvinnan
ger so væl
eg haldi mann skal vava øgiliga góðan vilja fyri at síggja nakað dapurt við hesi javningini eg haldi at hetta her er virkliga ein vegur fram og hetta er tað sum vit øll í løgtingin standa samanum meni sjálvandi eg kundi eg kann gott fara ati kanna hatta rættiliga nógv nærri tekniskt áðrenn eg komi í trivnaðarnevndina men hesin spurningurin ongantíð ein vansi fyri borgarin so so hetta er eg vil siga harra for mar rættiliga góð løtu at standa her takk fyri takk fyri men eg hevði ynskt at
sum onkuntíð varð kallað frúufólkvinna takk fyri annars alt alt í lagi ja so var hetta málið her vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so var hetta málið liðugt viðgjørt og málið tað verður beint í trivnaðarnevndina vit fara undir punkt seks á skránni og tað er fyrsta viðgerð av løgtingsbálinum var áttaogtjúgu tvey túsund og einogtjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um áseting av skatti sólsetur ásetingin verður strikað og eg skal biðja um framsøgufólk har er fyri fólkaflokkin rógvi egils toft fy haggi mær bara nakar fyri sambandstokkin men fyri tjóðveldið pálla reyna túgvu og fyri framsøgru svang og fyri miðflokkin billius thinesen og tað er rógvi egilstoft sum fær orð ger so væl
takk fyri frú forkvinna til viðgerðar er uppskot frá landstýrsmonninum í fíggjarmálum uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtingslóg um áseting av skatti tað er soleiðis at fyrsta januar tvey túsund og nítjan hækkaði skattafrádrátturin fyri húsalaði úr hálvtrýss túsund til hundrað túsund eftir galdandi lóggávu fær hesin skattafrádráttur úr gildi tann einogtretinda desembur í ár við hesum uppskoti verður skattafrádrátturin á hundrað túsun krónur verandi høvuðsendamáli við uppskotinum er at økja um útboðið av bústøðum til langtíðarleiðin sum vit øll vita so er stórt trýst á bústaðarmarknaðin í løtuni hetta kemst av at haheur verið stór fólkavøkstur síðstu tíðina samstundis sum ferðavinnan er nógv vaksin seinastu árini hetta her við sær at nógvir borgarar sum eru á leiðumarknaðinum liva í ótryggum á einum ótryggum bústaðarmarknaði vandin hjá borgarunum er at leiðumálið kann blíva uppsagt við hesum uppskotinum ger mann at tað verður meira áhugavert hjá teimum sum eiga hús ella eiga búeindir at leiga út tta í langdíarleiði í uppskotinum verður víst á atta skattafrádrátturin nei ja skattafrádrátturin bleiv hækkaður upp til hundrað túsun krónur varð ætlanin at eftirmeta skipanina eftir nøkrum árum seinastu árini hava verið nógv merkt av korona hetta hevur sjálvandi ávirkað ferðafólkatalið nógv tí er ringt at meta um hvussu stóran ávirkan ávirka hetta uppskotið hevur havt men víst verður á at mett verður at ta hevur positiva ávirkan í ummælinum vísir føroya arbeiðsgevarafelag á at hetta uppskot kann hava ávirkan á vinnuliga útlaiging í føroyum tí tað privatu fáa fyrimun við hesum skattafrádrátti víst verður eisini á at í løtuni er hetta ikki ein avbjóðing tí eftirspurningurin eftir búsin er so stórur men tað er vandi fyri at í framtíðini er hetta ein vansi persónliga meti eg at taðer rímiliga strangar reglur fyri um tú skalt leiga út eftir bruttuskipanini fyrst og fremst er tað ikki møguligt at keypa nógv hús inn undir seg og fáa hundrað túsund krónur í frádrátti fyri hvørja búeind tú fært bara frádrátt fyri eina búeind harafturat skalt tú brúka hesr skipan bruttuskipanina í trý ár um tú skalt kunna fáa hendan skattafrádrátt tavil siga at man kan ikki bara skifta ímillum hvørja skipan mann gevur gevur leiðinntøkuna upp eftirð hetta tryggjar at til dømis at tú ikki kann leiga út til ferðafólk um summarið og so til føroyingar bara um vetrið saman undirigir r eita eitt gott huppskot og eg rokni við færi breiða semju málið verður viðgjørt í fígjarnevndini har tað nokk skal fáa eina góða viðgerð takk fyri frú forkvinna ein viðmerkin
king frá ruttvang ger so væl takk fyri nei
skal lova røðaranum at tað fer ikki nøkur breið semja um hetta málið tað kann gott vera at hetta ljóðar óskyldigt men allir hoyringspartarnir hava mæla staðiliga frá at avtaka sólseturs ásetingina tvørtur ímóti haldi eg vit skulu forleingja hetta hesa lógina nøkur ár afturat men ikki soleiðis av vit setanum í gildu forelda ser skattaskipanir skulu hava ein endadato ella verða teir aldrin avteknar aftur takk fyri ja takk rógvi elistoft ger so

at víst verður á at tað ikki skal halda fram í allar ævir men hoyrispartarin eisini men eri samdur í at hatta skal forleingjast tá tú fór leingi nakað so kanst tú til einoghøra tí vist tú sært at tað er privatu skeikla kappingina við tað vinnuliga so kanst tú hyggja eftir skipanini aftur tá og broyta skipanina men í løtuni e at eg dugi ikki at síggja at tað er nakar vansir fyri at tey privatu koma át kappast við tí vinnuliga takk fyri ja
næstur at røða er pálla reynadúgvu ger so væl ja takk fyri forkin
kija tað varkristina hfoss landstýriskvinna sum upprunaliga távarðandi landssýriskvinnan sum upprunaliga legði hetta uppskotið fram og tað er tað ati at hækka skattafrádráttin fyri leiðu avprivatum bústøðum upp í hundrað túsund krónur um árið fyri nøkrum árum síðan og tað var sum eitt beinleiðis úrslit av einari eg vet i um kn kan siga eina kreppsøðu men hvussur einari støðu har summi tørvurin á at bústøðum var ómetaliga stórur og mann sá tað ati tað almenna tilboðið ella útboðið ikki kláraði at nøkta tørvin so royndi mann at finna upp á loysnir fyri at fáa tey sum áttu tøk hølir kjallaríbúðr so framvegis at gera tað meira aftraktivt hjá teimum at leiga ein part av húsunum hjá sær út og í tí ljósunum skal hetta har uppskotið síggjast at hetta er faktiskt eitt ein um ikki ein neyðstøða so er hvussu er ein øgiliga trong støða hjá hjá nógvum at tey ikki fingu tak yvir høvdið og tí valdi mann at at at royna at skapa eina sindur kreativa loysn fyri at útviðja fleiri bústaðarfermetrar til til tey sum høvdu tørv á á fáa tak yvir høvdi og at her er so ein gularótsskipan kann mann siga har sumi har summ teir borgarar sum hava møguleika fyri tí fáa sett í stand og legði út ein part av teirra av teirra bygningsmassa um so m at siga og so fáa eini ein ein skattafrádrátt sum er heilt upp í hundrað túsund krónur um árið og tað var hálvtrýss túsund krónur um árið árið

eitt eitt kammansiga eitt eitt átak sum hann valdi at gera og eisini valdi at hava tað tíðarámarkað fyri at vita hvussu tað nú einafer geks fiði at fáa

ið tað snýr seg um at at fáa fleiri íbúðir og hús til tær borgarar sum stóðu bíðistøður til tað spurningurin um um um tað er rætt at at avtaka endadatuð fyri lóggávuni ella sólsetis ásetingina sum tað verður nevnt tað er ein eg haldi tað er ein viðkomandi spurningur tí tað er øgiliga oftani vit síggja tað ati at tað sum er ætlað sum tíðaravmarkaðu átøk í landspolitisku skipanini tað hevur lyndi til at blíva varandi átøk í hvussur hjá hjá summum og og spurningurin er um um tað er gott fyri tað samlaðu skipanina so tí eri eg í ein ávísan mun er samdur við við rutt vang við hennara viðmerking um eg ikki eri kanska so avgjørdur sum sum hon var at vit eiga at hyggja eftir hesari ásetingini at vita um hon er góð og gagnslig fyri sethúsamarknaðin upp á sigt tí tað kann heldur ikki vera soleiðis ati at tað sum ver ætlað sum tað sum er ætlað sum eini ein hjálp upp á eina tronga støðu á bústaðarmarknaðin blívur til eitt eitt mynstur sumi sum summi og kanska summi múgvandi fólk fara at at brúka í onkursvegna í í eini roynd at at ríka seg ogpápikosting av tey sum ikki klára at fáa sær taka yvir høvdið og soleiðis um setisar prísirnir eru í dag so er tað nokk ein nokk so stórur vandi fyri at tað fer at henda tí at tað er ikki hvørjum bað skori at at fáa sær tak yvir høvdi tá ið setusarprísirnir eru sum í dag fýra og fimm milliónir krónur ta vita vit at tað eru nokk so nógv sum sum ikki slappa framat marknaðinum og skulu tey so í allar ævir vera markaðir til at búgva til leiðu hjá onkrum sum hevur ráð til at hava bæði hús nummar tveyog trýog fýra eisini so so hetta er nokk ikki so einfalti sum sum uppskotið leggur upp til frá landsstýrismannisis síðu at mann bara ger hetta her til eina varandi varandi loysn eg haldi eisini at tað er meira tiltalandi at vit hyggja eftir marknaðinum smhann er siga at vetsk kvalt lat okkum royna at meta eini eini tvey trý fýra ár fram í tíðina og so síggja hvussu sær støðan útá tí tí tað kann ikki vera endamálið hjá okum at at gera fólk onkursvegna geva fólki ta kenslu av at tey eru trælabundin til eina bústaðarstøðu restina av lívinum vit mugu syrgja fyri at tey allarflestu hava kensluna av at tey seta føtur undir egið borð ella ella hava egið tak yvir yvir høvdinum tað má vera tað má vera grundleggjandi kenslan hjá fólki sum yvirhøvur ynskja tað so men tað kanska leiður eitt sindur til samlaða spurningin um um bústaðarpolitikk í føroyum øh eg haldi at tað er nokk so nógg sum bendir á
fræðir í salinum orsaka røðaran fyri atgeva røðarunum meira ja meira frið so haldi eg at fundir mugu haldast uttanfyrivisimann hevur brúk fyri tí takk fyrihalda fram ja takk fyri forkvinnan eg haldi eisini at vit eiga at at viðgera hendan spurningin í eitt sindur størri og breiðari samanheikin tvit vita tað at tað sum er høvuðsavbjóðingin í løtuni kanska í føroyska samfelagnum er tað at vit hava ein eini stóran og góðan fólkavøkstur og tilflyting sumsetir størri krøv til at fáa útviðað fleiri bústaðir enn enn mann kann siga marknaðurin hevur klárað tey síðstu tvey trý fýra fimm árini so hetta er kanska ein ein ein partur av loysnini at gera tað tíðaravmarkað nøkur ár fram afturat men hinvegin eiga vit at leggja nógv størri dent á ati at fáa svarað teimum stóru spurningunum hvussu fáa vit útviða okkara borgarum møguleikar fyri at seta bygv fyri ein rímiligan pengar eg sá akkurát í morgun haldi eg á onkrum útlendskum portali at tilfarsprísirnir serliga viði vóru trý og eitt hálvt faldari tey síðstu fimm árini og og tað sama varð eisini galdandi fyri annað byggitilfar kanska ikki í so stóran mun men í rættiliga stóran mun eisini og tað kemur at ávirka bústaðarprísirnar er um orgara leiðir so so vit hava veruliga brúk fyri at at finna teirgóðu og gløggu bollarnar sum sum klára at at skrúva saman bústaðarloysnir sum bæði eru eru haldførar longdini búskaparliga men sum eisini eru liviligar fyri fyri okkara ungu familjur tí tí tað er ikki í lagi altso ein ein grund fortreyt fyri at kenna seg sum fræls fólk er eisini at tú er frælsur í gerandisdegnum at tú ert frælsir í mun til mun til tað lívið sum tú annars skal skapa tær og vit vita tað í føroyum er er veður og vindurhevur stóra ávirkan á stóran part av árinum og tí hava vit eisini brúk fyri at hava góðar karmar innandura føroysku húsini eru kanska í miðal størri enn enn enn aðrastaðni ímiðal men tað er eisini tí at vit hava so ónatúrliga nógvar tímar innandura um um veturin so vit hava vit hava okara fyrivarni ið hesum her sjálvt um flokkurn sum eg umboði eru eru er faddur at hesum her uppskotinum so er tað við við tí fyri eyga ella vit sóu tað í tí ljósunum av at at mann var í einum nærmast kreppustøðu í mun til at útveðja bústaðir og eg sigi ikki at tann kreppustøðan er er av enn men men púrasta at at loyva hesari skipinat vera galdandi í allar ævir tað er tað havi eg mítt fyrivarni við so og sum sagtforkvinnan so so sakni eg veruliga ati at vit brúka meira orku upp á at útvegja bústaðar og húsaloysnir summi sum gera atgongdina hjá okara yngru borgarum lættari til at fáa sær virðiligttak yvir høvdi tað ati uppala eitt ættarlið sum setir seg í botnleysar skuld har sum tey kanska eru bundin til at arbeiða alt ov nógv í eitt alt ov stórt alt ov stóran part av teirra liviskeiði tað er ikki gott vt vit eiga at brúka meira orku upp á at granskaogum menna okum fram til til bústaðarloysnir sum sum gera tilveruna liviliga hjá hjá tí unga ættarliðunum bæði fíggjarliga men sanniliga eisini í í mun tilliviumstøður inni í teirra teirra ima so so forkvinnan eg fari ikki at leggja s nógv ann afturat meg siga tað at vit sum heild síggja gagnið áv hesum uppskotunum men hava eisini rættiliga stórt fyrivarni við at gera tað til eina varandi skipan takk fyri ja takk her vóru onkrar viðmerkingar jóhannus joensen ger so væltakk fyri frú forkvina
ja eg hlduí et er ein skilagóðr skipan sum er sum støðan nir í tað nógvir tó um bústaðir eru kring allar føroyar hóast fólk mangla bústað ví ólurkommat ella bert spyrja poll ogreynutykum um um tann skipanin hesim henda skipani við undraðtísskrónum skattafródróttið hevur gjørt at ms fleiri bústaðir á sandoynni er leigaðir út enn tey vóru árið veit han nakað um tað tey kundi hugsast at tað er ná veit ikki ja takk alla regina
tyu ger so væl ja takk johannus joensen e
eg má siga akkurát mær ati tá eg meðan eg royni at spola filmin ígjøgnum høvdið á mær við leiðumarknaðin í sandoynni so ivist eg um tað hevur gjørt ta tað stóru broytingina í einum staði sum sandoynni men tað kann vera at tað fasta sambandið sum er á veg at at tað skapar aðrar møguleikar n enn tað hevur gjørt men eg eg ivist vet um tað hevur tað heilt stóra ávirkan á eg rokni við at tað kundi kanska landstýrismaðurin upplýsta eisini eg rokni við at at at ávirkani á hesin her økinum eru størst í í høvuðsteðarkommununi at mann hevur gjørt mest fyri at at atgagnnýtt skipanina her umleiðir eg eri sovoði samdur vð hon í tí at at skipanin kann hava sín sína góða ávirkan í eitt tíðaravmarkað skeið men sum við so nógvum øðrum tíðaravmarkaðum skipanum sum koma inn hermen so haldi g at tað er týdningarmikið eisini at at mann brúkar tær í tí endamáli sum tær skulu brúkast og ikki sum neyvenduvíst sum eina varandi skipan takk fyri ja takk so er tað teir
boyrdur jor niclasen eina viðmerking ger so væl ja takk fyri forkvinna
eg haldi tað sum røðarin førdi fram var sera skilagott og hann legvði stóran dent á heti her bústaðarmøguleikar virðiligar bústaðarmøguleikar fyri sámligan prís støðan a landinum er tann at tað vísir seg at ein tað er trupult at fáa fígging til bústaðir uttan fyri høvuðsstaðarøki og tað er eingin loyna at bankarnir hava ein leiklut í tí spælinum sum eg so kann siga tí kundi hugsað mær at spurt røðaran hvat meinar hann um leiklutin hjá peningastovnunum í samband við manglandi oftani tvørrandi fígging av sethúsunum og íbúðum við meira uttan fyri høvuðsstaðarøkið jatakk
pollareynatúgvu ger so væl ja takk fyri
tordur niclasen eg hevði ein spurning til távarandi landstýrismann í ið ið varðaða av økinum helgi abramsen fyri einum fimm seks málaum síðan og tá var boðini at samgongan ætlaði sær ikki at gera nakað við ta støðuna at bankarnir hava eina eina øðrvísi útlantsprofil til tiltil setvuusa bygging úti á bygd enn í mistjeðarøkinum tað var eitt sindur skuffaður av ma at siga tí at tí at trupulleikin er hann er hann er aktuellur oghann er rættiliga stórur og hetta er hetta er galdandi eisini fyri fólk sum bæði hava tryggar inntøkur fastar inntøkur men men av tí at bankarnir meta onkursvegna at vágin er størri so so so fáa hesi fólkini ikki ikki ikki lánamøguleika og tað má siga tað er ikki tað er ikki virðiligt fyri ein banka sum sum vit sum politisku skipanir hava bjargað ikki bara einaferð men fleiri ferðir so eg hevði absolutt væntað at bankarnir høvdu meira í samfelagssinni sjálvandi skuldu teir regað sínum banka a fíggjarligum grundarlagi men men hetta snýr seg um vanlig fólk sum betala hvørjum sítt takk fyrijatakk næst røða er
tvang ger so væl takk fyri frá
forkvinna hetta málið snýr seg um at strika eina sólseturáseting sum merkir at mannja ella hetta snýr seg um um tann skatta ella ta brottu skatta skipanina sum undanfarna samgonga setti í verk har sum tú kansn langtíðar leiða upp til hundrað túsund krónur skattafrítt tað var ein skipan sum fyribils hevur virknað til og við einogtretivutu tólvta í ár og tað krevur sjálvandi at mann ger nakað við tað vissi mann ætlar at skipanin skal hava virknað framhaldandi og tað ætlar landsstýrismaðurin og tí taki eg undir við men landsstýrismaðurin ætlar at vit nú skulu broyta lógina soleiðis at hon kemur at hava virknað í allar æðir vissi ikki onkur aktivt tekur hana av aftur og tí eri eg stertímótir eg haldi at í staðin skulu fáa hesa lógina at virka nøkur ár afturat og so taka tað aftur upp til viðgerðar tað var nemliga soleiðis at tá ið málið upprunaliga kom í løgtingi tá ið kristina háfoss legði tað fram tá varð tað eisini lagt fram sum ein varandi skipan og tá broytti vita nevmliga í fíggjarnevndini til at hava eina sólsetursáseting sum merkir at løgtingið má fyri halda seg til hesa lógina aftur vissi hon framhaldandi skal virka og tað gjørdu vit út frá tí sannføring at hendan lógin er sett í gildi í mun til tann serstaka stóra bústaðartørvin vit hava í løtuni og vónandi fáa vit hvussu e lutvíst loyst hendan stóra bústaðartørvin soleiðis at hann ikki nógv ár fram í tíðina veru so ekstremur sum hann er nú vissu vit hyggja aftur í tíðina so skulu vit ikki meira enn eini tíggju ár aftur í tíðina so stóðu stórir íbúðarbygningar tómir har sum ikki var áhugi at keypa og tað hevur verið eyðmerkt h okkum í føroyum at at tíðirnar svinga nokk so ógvusligt og tí er tað slettki óhugsandi at vit aftur komu í eina støðu har sum vit ikki hava brúk fyri hesari lógini og hat tað er ein serskatta skipan og eg haldi altíð at tað er eitt gott at løgtingið tekur sovornar serskattaskipanir upp við jøvnum millumbilum soleiðis at mann tryggjar sær at lógin livir upp til sítt endamál eg kundi nevnt fleiri dømir um serskattaskipanir sum ikki verða avtiknar tí at eingin tímir at vera tann ópopulerið politikarin sum tekur nakrar skattað fyri megmunir frá nøkrum borgarum og tí haldi eg avgjørt at vit skulu halda okkum til ta meginregluna at ata lógin skal virka nøkur ár á gangin og so taka vit tað upp hava vit brúk fyri hesari lógini framhaldandi ella hava vit ikki tað tað er eisini tað sum hoyringspartarnir í ella tey tey sum koma við hoyringssvari siga tað er lutvíst arbeiðsgevararfelagi og lutvíst kommunufelagi er eisini ein privat persónur sum kemurí einum hoysvari og hann vísir eisini á nøkur viðurskiftir til dømis at at vinnulívið kann vera við sviður so upp á tann mátan at hendan lógin er ikki galdandi fyri útlagið til vinnulívið tðhevur heldt ikki verið endamálið men mann kann ímynda sær at upp á sigt kann ein sovorðin lóg koma at skeikla marknaðin í tí løtu at at tað ikki er so stórur tørvur sum tað er nú á leiði bústøðu so fáa vit eisini útgreina nøkur viðurskiftir í viðmerkingunum sum eg haldi er fínt millum annað tað at hetta er bara galdandi eina ferð per persón tað er ikki soleiðis at tú kant keypa tær hús upp og so leiga út skattafrítt fyri hundrað túsund per hús óðansæð hvussu nógv hús toð leiðar út so er markið hundrað túsund krónur p á sama máta vist ta eru fleiri eigarar um eini hús so er tín partur lutfallið altso tú eigur eini hálv hús saman við onkrum øðrum so er tín partur maks hálvtrýss túsund krónur

eg havi hug at koma inn á eisini nøkur onnur ting sum kommunufelagið eftirlýsir kommunufelagið vísir á at mann hevur brúk fyri fleiri átøkum millum annað hetta her við hesum her góða tænastugjaldunum sum kommunufelagið ynskir at fáa sett í verk sum vit í framsókn hava sagt at vit púrasta taka undir við tað er nemliga soleiðis at vissu tú eigur eini hús í eini kommuna har sum tú ikki hevur bústað so er tað so er tað íbúgvarnir í tí kommununi sum rinda fyri at tú fært vatn loac el tilbúgving tú fært ókeypis meðan íbúgvarnar á staðnum rinda ígjøgnum kommunuskattin tað haldi eg er sera órímiligt og tí haldi eg at kommunur eiga at fáa heimild at taka tænastugjald frá teimum borgarum sum ikki rinda í kommunuskatta rinda skatt í kommunuskattin í kommunukassanm orsaka og eisini er tað soleiðis at visti mann eigur eini hús í eina kommunu sum mann ikki hevur bústað og tú leigar tey húsini út til turistar so er tað kommunan har sum tú hevur bústað sum fær ágóðan av tí skatti sum tú betalir av tí leiðuinntøkuni hóast kommunan har sum húsini standa ber kostnaðin av vatni renevatión tilbúgving el og so víðari eg haldi veruliga ikki at tað er rímiligt og serliga tí atð oftani eru smærri kommunur sum hava lutfalsliga nógv hús í bygdini sum íbúgviníbúgvar í øðrum kommunum eiga so er ta eitt annað nokk so brandfarligt evni sum kommunufelagið tekur upp og tað er hetta við bústaðarskyldi og eg má siga at at bústaðarskylda upp á verandi hús tað eri eg sterkt stórt ímóti eg haldi at eiindómsrætturin er ella ognarrætturin er nokk so grundleggjandi hann skal ansa væl eftir og tí haldi eg ikki tað er rímiligt at mann frá landsins myndugleikum leggur bústaðarskyldu á eina á ein bústað sum mann hevur ognað sær við øðrum treytum uttan bústaðarskyldu men eg skilji sera væl kommunur og tað verður sagt beinleiðis í hoyringsskrivinum frá kommunufelagnum at kommunur ættra sær við at stykkja út tí tað eru bangin fyri at hesi húsini enda sum summarhús hjá fólki sum als ikki búgva í kommununi og tí haldi eg at mann eigur at taka upp at tá ið ein kommuna ger nýggjar tá er tað jú ein fyrsta ferð ognari sum kemur til vissu viðkomandi tá veit eg keypi hetta grundstykki við nei við bústaðarskyldi so haldi eg tað er ein onnur støða og eg haldi at tað er tað er ein skipan sum kundi skunda undir at kommunur stykkja meira út í tí vissu um at tær íløgur mann ger í at tað ikki endar sum summarhúsøkir hjá fólki sum slepkjaa bústað í kommununi hetta eru nøkur lutfalsliga simpul ting vit kundu gjørt sum heilt sikkurt hvør í sínum lagi høvdu

bústaðartrotið er eitt av teimum størstu avbjóðingunum vit hava í løtuni eg haldi tað er ein skandala at felagið bústaðir faktiskt hevur ligið óvirkið síðani hetta landsstýrið kom til og eg eri sera spent og hopið virkuliga tað skal vera mín áheitan at bústaðir fer til verka beinanvegin tí tað hava vit brúk fyri í løtuni takk fyri frú forkvinna
vóru onkrar viðmerkingar fyrst annika olsen ger so væl ja takk fyri frú forkvinna ja
hetta var til viðmerkingina um bústaðarskyldu tað er soleiðis at sjálvt um kommunurnar stykkja út eitt nýtti grundstykkiøki har mann ásetir bústaðarskyldu so er tað faktiskt ikki nokk tað má gerast í lóggávu her í løgtinginum har mann samtykkir bústaðarskyldu tí at um so er at viðkomandi sela síni hús aftur tú fer bara at regulera tað í fyrsta liði tú fer ikki regulera tað í øðrum og triðja liði to nakað ið cervitutur og annað at gera so tað er neyðugt atat koyra eina lóggávu ígjøgnum tingið kommunurnar kunnu ikki einsamallar áseta bústaðarsildi soleiðis forevvørur tað ber ikki tilja takk ruttvang gersovæ
ja tað er púra rætt
sum annika ose vísir á og og tað er eisini tí eg taki tað upp her at eg haldi at hetta at vit her á føroya løgtingi áttu at umhugsað um vit ikki skuldu loyvt kommunuum at ásett bústaðarskyldu men tá havi øgøgiliga sterkar meiningar um at mann bara ger tað fyri nýggjar útstykkingar at mann ikki áleggur ognun ústaðarskyldi sum fólk hava ognað sær frammanundan við øðrvísi treytum tað haldi eg er øgiliga viktigt í tí sambandi at gera vart við takk fyri ja takk billjustinussen eina

nája tað var eitt sindur ørkymlandi at hoyra ein flokk sum sigur seg vera borgarligan og hugsa og hugsa liberalt vera til høgru tosa so heitt um ognarskatt tí at tað er tað tað er at tú skalt ikki kunna fáa tær eina ogn uttan so er at tú betalir ein ávísan skatt fyri at hava tað ognina annars haldi eg at tað er soiðis í dag at tá ið tú útviðar tær eina ogn so betalir tú íbindingarggjald og alt tað sum hongur í einum grundstykki við einari eingangsupphædd og tað eru ikki so nógvar útreiðir sum ein kommuna hevur aftaná tað av einari ogn sjálvt um eingin býr har til dømis í irf skiljalagnum tømir ikki skrellispanna hjá fólki har sum eingin býr og eg veit ikki hvat annað tað kundi verið sum rottvang hugsar um ja takk rottvang ger so væl
takk fyri nei tað var nemlig
ikki skatt eg tosaði um tað er tað sum tey betala á staðnum sum búgva tey betala nemliga útreiðslurnar fyri tey sum ikki búgva á staðnum og tað er tað sum eg haldi er so ótrúliga órímiligt eg haldi ikki at mann skalt betala visti tú eigur til dømis tvey hús í somu kommunu eg snakki ikki um at tú skalt betala nakað tænastugjald har sum tú betalir kommunuskatt tað er í teimum førunum tá ið tú fært nakrar kommunalar tænastur frá eini kommunu har sum tú ikki betalir kommunuskatt har haldi eg at tað hevði verið nógv meiri rættvíst visi mann betaldi eitt tænastugjald tað er rætt sum biljustinussen vísir á at mann betalir fyri erf posarnir tú betalir meira á tey sum búgva á staðnum tað er jú eitt fín loysn og tað er nemliga líknandi loys eg eftirlýsi viðvíkjandi hinum kommunalu tænastunum so hetta er ikki ognarskattur hetta er nemiliga gjald tá ið tú brindar skatt so rindar tú fyri nakað tú ikki fær tá tað er eitt tænastugjald so er tað tí at tú fært nakað fyri ta gjaldið taðer munurin á skattiog gjaldi
takk næst at røða næstur at røða er bill justinussen ger so væl ja takk fyri frú forkvølda
øatta er so eini eitt uppskot um at halda fram við tí skipanini sum er galdandi og at tað ber til at leiga eina íbúð út í sum sum tú hevur í tínum egna kjallara ella hvar hon so er á tínari egnu ogn og at tú afturfyri kanst leiga út fyri upp til hundrað túsund krónur skattafrítt og tað sum omanfyri fimmogtjúgu prosent skatt endamálið hevur frá byrjan verið at bøta um bústaðarneyðina og tað var eisini orsøkin til at vit í miðflokkinum tóku undir við hesum frá byrjan av eg haldi atað fyrsta uppskotið sum kom í løgtingið um hettar hevði eina upphædd á hundrað og hálvtrýss túsund krónur men tann upphæddin bleiv so minkað í tí tásitandi fíggjarnevndini niður til hundrað túsund krónur og mann kann altíð kjakast um hvør upphædd er ein hóskandi upphædd men eg haldi attað

er altíð dýrt at vera tann sum skal gjalda fyri leiðu og høvdu vit havt eina hægri upphædd so kann mann eisini møguliga rokna við at leiðuprísirnir høvdu verið tað hægri men tað at mann setir eina bremsu á sum eitur fimmogtjúgu prosent skatt aftan á hundrað túsund tað kanska ger tað at atfólk vilja ikki fara upp um tað og so er spurningurinhundrað túsun krónur eru eisini nógv at skula gjalda fyri at búgva til leiðu serliga eru tað jú fólk sum búgva til leiðu sum eru ávegis onkrustaðni og í í nógvum førum er tað ung fólk sum royna at koma víðari og kanska droyma um at fáa føtur undir egið borð og tað er ikki lætt at leiða fyri nógvar pengar tá ið mann samstundis skal seta til síðus fyri at kunna fáa sær eginpening til at fáa egnan bústað so hetta eri sjálvandi fyrimunur og vansari við einum sovorðnari skipan men samanumtikið trúgvi eg at úrslitið av hesari skipanini er at tað verða fleiri leigurbústaðir tøkir og tað í sær sjálvum at útboðið økist tað er við til at regulera prísin tann rætta vegin sæð frá leiðarans altso tann sum skal leiðga frá útleiðaranum sæð frá teirra sjónarmiði so er tað gott at útboðið økist tí tað ger at kappingin um leiðararnar verður størri og tað er ein markað marknaðarmeganisma sum fungerar rímiliga væl tað er jú stóri trupulleikin á okkara bústaðarmarknaði í dag tað er at tað verður bygt for lítið og tí er eftirspurningurin støðugt størri enn útboðið og tað ger at prísirnir fara til himmals og tað rakar øll tey stakkast menniskjuni sum skulu hava okkurt at búgva í

verður skotið upp at mann ikki skal hava nakra áseting um nær hendan skipanin fer úr gildi øtað er tað er kanska skilagott at mann ikki hevur nakra sólsetursáseting tí at tað kann eisini gera at fólk kanska hugsað meiri í langdsikta skal eg tíma at fara at innrætta íbúðina í kjallaranum visti at tað er ein skipan sum fer úr gildi um trý ár ella okkurt tað hugsa fólk kanska men um hetta verður ein varandi skipan so kann tað eisini hugsast at fólk hugsa vit fara at innrætta okkum eina íbúð í kjallaranum og tað kann eisini vera at fólk sum byggja nýtt hugsa vit byggja í grundini tvær íbúð okkara húsum eina uppiá og einanir undir og onnur eta at leiga út og eg veit at tað eru nøkur sum hugsa í teimum banunum og fyri at mann kanska ordiliga skal seta ferð á tað so er tað gott at hetta er ein varandi skipan og tá fáa eisini tey sum hava brúk fyri at ein stað at búgva í kkoma tey kanska fáa meiri o meiri nýggjar og góðar bústaðir at búgva í so hvørt sum fólk velja at byggja upp á tann mátan at tey byggja í grundini ikki bara til sín sjálva men eisini til eina familju sum kann búgva har afturat teimum so eg haldi at hetta uppskotið vendir rætt og hetta er gott fyri kappingarstøðuna hjá teimum sum hava brúk fyri at finna ein bústað og tað er serliga við við teirrari eygum at eg havi hug at síggja hetta uppskotið tí at vit eiga at gera alt fyri at tað skal vera møguligt at økja um útboðið á leiðurbústaðum og bústaðum generelt og hetta er so eitt av teimum átøkunum takk fyri frú forkvina ja takk har var ein viðmerking frá annikua
olsen ger so væl ja nei tað var bara
leggja afturat tí sum billjustinussen er inni á at hetta her uppskotið kemur jú at bøta um um støðurnar hjá teimum sum leiga út og teimum sum skulu leiga tí tað sum okur høvdu sæð áðrenn tað var at nógv fór eg yvir at bara leiga út til erbmbi tað sum var øgiliga skjótt og og gav nógvar pengar her og nú visti er at fólk skulu tíma at fáast við langtíðarútleiðan so má tað eisini onkursvegna liggja í einari tryggari legu og tað at mann leggur hetta her uppskotið nú inn í eina varandi skipan ati skaddafrádráttin frá húsalagi á hundrað túsund krónur at tað verður varandi tað er eingin ivi um at tað kemur at bøta um viðurskiftina hjá báðum pørtum bæði tí sum leiðar út og tí sum kemur at leiðaja takk billjustinus
ja takk fyri frú forsknar ja eg haldi at tað er
tað er júst tað tí kappingin er sum anika olsen vísir á tað er jú at attað vóru øgiliga nógv sum valdu heldur er bmb tí tað er kanska meira takksamt tað er altso tað er sjálvandi ein avbjóðing at hava langtíðar leiðarar í á í sínum egna bústaði mann skal innrætta seg eftir tí og mann hevur ikki upp á sama máta eina ein privatan bústað sum visti mann býr einsamallur í á sínari ogn sum tað at onnur eisini búgva inni á og tí skal tað eisini vera rímiliga altso lukrativt at at leiga út so so mikið at at mann fær fleiri til at taka undir við tí takk fyrija takknæstur v

ná ja eg skan gera skjótt av nú havi egbara fimm minuttir her eg var singi forseinur at melda til hetta málið snýr seg um at mann faktisk avtekur ásetingina um ati tað fer í gildi at kunna fáa skattalætta fyri at leiga íbúðir út tann skattalættin sum í dag er er hundrað túsun krómur per ár og tað vil so merkja tað aftur frameftir at framyvir uttan nakrar datuáseting um at tað verður tikin av aftur aftur so er tað møguligt hjá fólki at kunna leiga eina víbú út í sínum íbúðn ell húsum upp til hundrað túsund krónur skadda sítt um árið sjálvur haldi eg tað t hetta er veriðviðført tað at mann hevur fingið fólk av leiga út yvivri stórur áhugu fyri at leiga kanska betri íbúðr út serligan eg vil eg siga í meginøkinum sum hevur havt stóran tørv á at fáa íbúðir seinastu nógu árini og okur vita tað eisini at tað er sera stórur tørvur framhaldandi á at fáa íbúði í meginøkinum man meinar tað liggja um eina tvey túsund og tvey túsund og tvey hundrað fólk sum tørva at fáa íbúðr í í meginøkinum serliga og tí haldi eg at her er eitt gott it gott trekk at mann frameftir enn í hvussuer letur hetta vera møguleika hjá fólki til at kunna fáa fatur í eina íbúð eina góðari íbúð við at mann gevur hendan lættan tað hevur verið iviðmerkingar frá millum annað vinnuhúsinum tag at mann betur er forkert at at at leiga at leiga íbúðini út at tað er ein vinna ja tað er sjávandi partvíst rætt men hinvegin so er tað sum verður leigað út av privatum eitn sera sera lítil partur av av av hesum marknaðinum sum er leiðurmarknaður og faktisk hevur tann tann vinnuligi parturin av at leiga út hes síðstu nógvu árini slettiski verið til staðar altso ta hevur verið tíðhevur verið tosað um at feløg og virkislig byggja íbúð og letil og hús til leiði men ikki ikki fyrr en búsøturi faktiskt fór í gongd við sína sínipolitska málsettin sum varð leiga bústaðar út kring landi og byggja hevur tann marknaðurin ment seg og blivin munandi betri og tað haldi er gott og eg vóni eisini at tað frameftir kemur at at at vísa seg at tað kemur at gagna í nógv størri mun eisini tann loysnin sum okur hava seteft korti við at kunna byggja íbúíbúð til leiði til til ymiskar samfelagsbólkar tað varðu sagt í hesum uppskotum at avleiðingin av at mann ikki letur hetta her verða skattað er tað at mann mann metir sirka tað ati innterna hjá landinum at in til húsalagi vóru umleið tríggjar komma fimm milliónir krónur í tveytúund g nítjan og ein komma fimm miliónir vóru te tey tjúgu tjúgu tað er nógv orsakað av at kovote hevur verið um mann ikki leiði út kanska til bbmbi og annað sum verður skattað annars verður sagt eisini tað at tað eri nú komin betri hagtøl í sambandi við hetta her øki tað bleiv eftirlýst millum annað av onkrum av feløgunum sum hava havt viðmerkingar at mann saknaði at fáa betri hagtøl og tað sum eg skilji á viðmerkingunum frá fíggjamálanum er komið í rættiliga soleiðis soma nú fær man betri hagtøl til kommunufelagi sum fæst bað um tað alt eg alt so haldi eg tað at tað er gott at mann hevurvalt at avtaka hesa her sólvseturs ásetingina og okur fara hvussuur frá sambansflássi síðu av at geva hesum málinum eina góða viðgerð í fíggjarnevndini har tað verður beint takk fyri frá forkvinna asel
willemson johannesen ger so vælja takk fyri frú forkvina
viviggeran er eitt uppskot frá landstýrismanni í fíggjarmálanum jørguni niclasen tað er í sambandi við ati at avtaka eina tíðarfreist ella tíðaravmarking í møguleikanum at leiga út til til bústað altso langtíðarleiði skattafrítt ell ikki skattafrítt men skattafrítt upp til hundrað túsund krónur og so fimmogtjúgu prosent skatt eftirfylgjandi tað er soleiðis at hendan skipanin kom í gildi fyrsta januar tvey túsund og átjan undir undanfarni samgongu og tá var mann í einari støðu ati tað var stórt bústaðartrot í samfelagnum sum tað framvegis her tíverri og at tað vísti seg at rættiliga nógv fólk valdu at leiga út til bmb altso leiga út til kanska fyrst og fremst útlendsk ferðafólk heldur enn at leiga út til føroyingar at búgva í altso langtíðarleiði og tað var ein avbjóðing sum manvildi loysa og uppskotið tá var so ókey vvit gera tað meira eggjandi hjá føroyskum húsarhaldum at leiga út til langtíðarleiðið og til føroyingar at búgva í heldur enn a leiða stutttíðarleiði til útlendsk ferðafólk so var tað rætt at gera tað uppskotið varð so gjørt soleiðis ati at sum sagt at øll kundu leiga út upp til hundrað túsund krónur um árið uttan rinda skatt og so fimmogtjúgu prosent skatt eftirfylgjandi og fíggjarnevndin gjørdi so av at halda minnst mær samfíggjarnevnd at hetta skuldi hava tíðaavmarkað fram til einogtretivunda desembur tvey túsund og einogtjúgu tavsja tað fer úr gildi um smáar tveir mánaðar vit kunnu staðfesta at ætlanin við uppskotinum hevur kanska at eydnast út frá tí sum landssýrismaðurin sigur tí í tvey túsund og nítjan vóru tað fleiri sum leigaðu út til langtíðarleiðir og tað sama í tvey túsund og tjúgu tað haldi eg mn kan taka fyrivarnið ví tvey túsund og tjúgu tí at vit vita nokk øll tað at tvey túsunog tjúgu var serligt ár har tað vóru rættiliga fá ferðafólk í føroyum orka korona og tí er tað kann tað árenn nokk iksi hordi brúkast tá mann skal gera upp um tað hevur eydnaðst vælð ella ikki men sjálvandi er tað gott at tað hevur víst seg at tað eru fleiri sum fáa leiðubústað í føroyum og fyri nógv so leiga út øhtað kann vera ein pensjonistahjún ella ella onnur fólk so er tað en týdningarmikil inntøka at mann kann leiga kjallaran út og fáa eitt sindur av av inntøkum tann vegin egog tað er uttan iva stóran týdning fyi nógv húsarhald ist msn so hyggur eftir eftir mátanum annars lógin skriva saman uppá so verður hevur mann hoyrt onkuntíð at tað kann lgja u spekulatión í tí tavil siga t mnn kan keypa upp fleiri ognir og leiga út og fáa skattafrádráttin harpeint tað er ikki soleiðis mann fær upá hendan skattafrádráttin eina ferðr hundrað túsund krónur tað vil siga um skuldi tú havt fimm íbúðir og leiga út so kanst ú ikki fáa hundrað túsund krónur per íbúð tað ber ikki til so m tann mátan er tað ikki til tey sum sum kan brúka orðið spegulera ella eru vinnuliga í hesum sambandinum at tey kundu fáa henda frádráttin øhikki fleiri ferð men visu an ygu eftir hoyringsskrivunum so eru trý hoyringsskriv komið inn og øll mæla til ella mæla frá at avtaka tíðaravmarkingina men mæla til at leingja hana og tað er nakað sum vit kanska fara kanska fara at mæla til tá málið kmi ætlar í aðru viðgerð at hava eina broytt broytingaruppskot har mann leingis tað við trimum árum til dømis tað fyri at taka tað av hmen tað fóra at síggja hvat hendir í og hvat verður upplýst undir nevndarviðgerðini tí eitt argument so uttan iva heldur sum mann hoyrir tað er tað ati tá tað er so lugkrativt at leiga út so kann tað hava við sær at prísirnir á búð nei á á húsum fara upp tí at sumi rokna tað inn í at mann kann leiga út har vil t fáa eina inntøku so kann man fá hægri lán í bankunum og tað kann eisini vera at summi fólk sum eiga hús at tey fara at keypa hús ikki lat búgva í men teð leiga út øtí at tað er lukrativt at leiga út tí at mann rindar lutfasliga líkið skattin tað kann so gera tað at onnur sum standa mangla hús at búgva í at tað ikki klárar at fáa eina hús o keypa eina hús tí fólk sum hava pengar keypa hús nummar tvey til útleiðan so tað tað er tað er hvussu ein vansi og at argument sum uttan iva heldur tí kundi hvrur gott t hugsað á okkum eina osu greina nágreiniliga eftirmeting av hvussu hetta virkar bæði upp á tað endamálið at fleiri leiga út og kann tað hava við sær ella hevur tað við sær at tað trýstir seta sær prísirnar upp men tað fáa vit nokk at viðgjørt undir nevndarviðgerðini og vit fara at geva tað eina góða nevndarviðgerð og vit fara at taka undir við at vit leingja ta í øllum føroyum men umásletkiki skul hava nakað tíðaravmarkiur inni tað tað eru eitt indur ivasom um og tað fara vit møguliat koma við einum boytingar upsskoti til aðru viðgerð takk fyri frú forkvina takk fyri ein
viðmerking frá johannesi joensen ger so væl takk fyri forkvinna
ja eg eri samdur við aksel johannesen burtursær frá at eg haldi tað kann vera vandi í at vistmann hevur forstutta stutt áramál tí at tað kann henda tað at fólk verða tveitt út úr teirra íbúðin ella at leiðarin slet ikivilja leiga út tí tað fór stutt áramál at tað loysir ikki so tað mál ver eitt áramál sum er rímiliga langt í mun til at mann tímir aleiga út so fimm ár ella meira tað tað hugsi eg hevði verið skilabetu takk fyritakk fyri aksel johannesen ger sovæl
ja eg
g er við johannes joensen at tað má vitt ávíst áramál og eisini til tey sum kanska innrætta níbuog tað vilja vita hvussu eru viðurskiftinir ávíst tíðarskeiði fram í tí áðrenn tey taka tað avgerðina men men á hinari síðuni so hevði mann hoyrt argumentir úti í samfelagnum sum mann ikki heilt kundu gigja burtur við at tað kanska er røtt at tá tað er lukrativt at leiga út skattamelt siga at tað kann gera tað er fleiri fólk sum keypa hús oikkileyp búgva í men tó leigi út og tað trýstist so tey sum standa manglin bústað at havur trupulteit keimna at keypa ein bústað sum ynska at keypa ein bústð tí prísurin fer upp og tað í fleiri sum bjóða tað e tað er so ein vansø men endamálið nú hava vit sjálvur tá ið tá ið vit sótu í samgongu komið við hesum uppskotinum tað er júst tað at eggja fólki til at leiga út til til føroyingar búgva í heldur at leiga út til útlendsk ferðafólk og tað sær hvussu út um mann tekur tølini tvey túun og nítjan at tað hevur verið tænt til endamál tí taka hant undir við at leingi á freistini í øllum føroyum men um tað skal heilt avtaka freiskina tað var nevndaviðgerðin vísa frs takk fyri
tann næsti at fáa orðið verður landsstýrismaðurin jørgen niclasen ger so væl
nokk so nógv ár tað verður sagt her á fleiri at tað var undanfarna samgonga sum setti hesa lógina í gildi tað er tað ikki hetta her verið í gildi rættiliga leingi og eg haldi meg minnast rætt vit skulu heilta aftur til apcsamgonguna tá tað bleiv sett í gildi at upp til hálvtrýss túsund kan mann leiga útfyri tað sum fer upp um rindamas sur fimmogtjúgu prosent skattiav tað sum so undanfarna samgonga gjørdi tað var at hækka tað og seta sólsetur bara á hækkingina og tað vil siga at attað verðr í gildi allíkavæl visti mann setir eá sólsetur á so betíðir tað bara so fer tað frá hundrað túsund og niðura niður aftur til hálvtrýss túsund altso lógin er ikki ein sólsetur lóg so et taka inki komup á pláss og tá skeyt landsstýrið upp upp til eg meini ta vórar hundrað og hálvtrýss túsund krónur ein samd fíggjarnevnd segði tá at vissu ið mann ger tað so verður skipanin í ferð við til at koyra prísirnar upp og tí broytti mann tað her løgtinginum til at vera hundrað túsund og eg trúgvi at at akselv johannesen tosaði um at hetta kanska kann vera við til at hækka prísir eg trúgvi at tú kanst eisini argumentera við at hetta er er við til at lækka prísirnar tí tá tað fer upp um hundrað túsund so verður skattur rindaður a tí so kanska tað tíma tey ikki so væl at fáast við eg havi so valt tað fylt tí teirri samdu ø fíggjarnevndini og seta marki til hundrað túsund krónur og at taka sólsetur vekk men hetta er ikki ein sólsetur lóg tað er spurningurin um tað skal vea hundrað túsund ella tað fer niður aftir og hálvtrýss túsund og so meini eg jamen ynskir mann so at gera nakað jamen so er tað upphæddin at mann fer at arbeiða við tí nú stendur hundrað túsund krónur í lógini og tað svara jú til at fastfrysta og við at fastfrysta so vil hetta her lækka so hvørt sum dýrtíðin etur tað inn so tað var eitt við við javning var til viðgerðar fyrr í dag tað er ikki við esum hat tað verður verandi hundrað túsund krónur so eg fari staðilig at mæla til at mann samtykkir hesa lógina tí lógin er ikki ein sólsetur lóg lógin er ein varandi lóg tað er einki ivast í at bústaðartørvurin er stórur og eg eri ikki iva um at hann eisini fer at vera stórur og eg eri ikki iva um at hendan lógin er ógvuliga umráðandi fyri at fáa eitt størri útboð tá ið lógin í sínari tíð kom tá vóru nógv sum ikki vildu leiga út tí tá skuldu tey standa á skúlarætt við einum roknisskapi yvir fyri taks og hvat veit eg og og fáa uppgerðir hvat tað tímdi ta ikki at fáast við leigaðust teksi út hendan skipanin sum deilja einføld her sleppur tú ikki draga nakrar útreiðslur frá tú skalt bara koyra tal inn hvussu nógva ve legga útfyri og so er tað liðugt

og tað at at fólk ela veruliga kunnu føla tey fáa nakrað av pengum burturúr at leið út so leiga tey ú tí tað er sum sagt ikki bara bara leið út altso um mann sjálvur býr í ovarhátini sum ein dømi bleiv nevnt so at leiga kjallaríbuðina út tað er ikki bara bara tað er sindur av stríða av tí tað kann vera larmur tað kann vera

øhog hendan lógin er eisini við til at mann langtíðarútleiðar tí r bmbi tað er komið og er bmbi fer bara at vaksa altso tað er væl eingi her enni um sum ikki heldur at turisma fer at vaksa og vissi í hendan skipanin til dømis bleiv tikið tikin av so eri eg ikki ivað so eri eg ikki iva um at tey allarflestu sum høvdu nakað leigað út høvdu leigað út til rbmb tí har eru meira pengar hendan skipanin er heilt sikkurt við til at tað eru nógv sum leiga út til langtíðarleiðið til føroyskar familjur og føroyskar einstaklingar

vit vit hava vantandi hagtøl økinum tað tað mugu vit nokk ásanna vit síggja tá tað kemur til tann fíggjarliga partin at inntøkurnar vóru tríggjar komma fimm milliónir í tvey túsund og nítjan og so vóru tæir ein komma fimm millión í tvey túsund og tjúgu men tað skal nokk eisini síggjast í ljósunum av at at skatturin er minkaður ella bátsfrádrátturin er hækkaður

hvussu stóraávirkatað hevur havt tað er ilt at siga men eg síggi hvussu so er í teirri bygd eg búgvi í og í bygdum sum onnur búgvi runt um kring í føroyum at tað stendur stórsað einki tømt longur tað verður stórsa altlagið út og mann leggur eisini merki til at tað er tann stóri parturin sum verður leigaður út til langtíðarútlegu tann minni parturin sum fer til ebmb men korona kann haðu havt ávirkan á tað tað skal eg ikki siga tað vur nakar kritikkir tá ið mann samanber tað við tað vinnuliga og tað sum bara er í tí vinnuliga tað er at í tí vinnuliga hevur tú ein rokniskap og tú kanst draga allar útreiðslur frá tú kanst enntá draga avskrivingar inn í rokniskapin og so kemur eitt nættupptal út í hinum endan sum án so skal skattast tað øhog eg dugi ikki at síggja at hendan lógin er ein hóttan ímóti tí tí hóast vit gera hetta so er meira inntøkur í vinnuligu leiðingini vist tú hyggur eftir bmbútiing har er munandi meira vinningur men sjálvandi tá roknskapurin verður gjørdur upp so hevur viðkomandi meira eftir við bmb hetta uppskotið bara roynir at lkan fá tað ger tað nú eitt sindur lættari g ikki ikki bara rokna u at fáa efti orðini afturat ger taðeitt sindur lættari og langtíðarútleiga so eg eri ikki bangin fyri hesum her og eg meini hetta eigur at verða varandi og grundin til at siga tað tað er bústaðartrotið kemur at vera og tað er viktigt hjá okkum at fáa tað so logrativt at leiga út til føroyskar familjur at tey gera tað og tað at hetta skattauppskotið eri egikki iva um at tað heldur eisini prísinum tað vsja leiðuprísinum niðri so eg haldi at tað tænir fleiri endamálum fyri fyri okkara fólk
tann fyrsta frá kclwilemsin johanesen ger so væl frú forkvina tað er sjálvandi rætt sum jørgun nickasen
sigur at hann hevði eina skipan áðrenn fyrsta januar tvey tsun og átjan tann broytininin hendi tá tá mann hækkaði úr hálvtrýss túsund uppi í hundrað túsund áðenn kanher tað skatt eg eri samdur við jørgun niclasen tað eingin ivi um at hendan skipanin sum eisini upprunaliga var málið við tí at hon hækkar um útboðið ella økið um útboðið á leiðubústøðum eisini samdur jøgun niclasen í tí at kanska misskilti hann meg at tað er við til a halda leiðini niðri tað ivist onógra løtu í tað sum eg meinti við og tað er t at man hoyrir út í samfelagnum tað er at sethúsarprísirni kunnu fara upp tí at tað verr jørst meira eggjandi at leiga út ver at kanska fleiri sum fara at keypa hús kanska til at leiga út o ikki tay búgva í búgva í tað vil sigat eftirspurningurin veksur um at keypa hús tað er avtrakment men leiðan heldur loyðina niðri og kanska enn tað lækkar leiðina og øk kemur úpbáí á langtíðari leiði tað ivist nókra løtu í at hetta uppskotið ger jørguniclasen ger suvæ

fyri hasum men um sum sagt altso í lógini eg má jú fyribyrst at tú kanst altso bara fáa hetta eina ferð altso tað vil siga vista eru fólk sum ætla a spekulera í húsinum so nytta seg at keypa sær fýra hús tí tú fært statvek bara hundrað túsund krónur hvat tað kemur at hækka prísin á einum húsum at tú kanst fáa hundrað túsund krónur um árið skattafrítt tað ivist eg í tí tí teir prísir sum vit hava í dag og mann skal hugsa um at fáa eina inntøku uppá hundraðtúsun krónur at betala tær við teir fara neyvan at hakka so men eg dugi gott at síggja tað kann henda men tað er tá vit eru her og verða klár at at broyta vist tað skuldi verið neyðugt heg síggi ikki vandan í hvussu so er ikki nújóhannes joensen
ger so væl frú forkvina ja eg eri púrastn
samdu jørgun niclasen í tí at síðst eisini vestur vágum at at tað er nógv tað er nógv sum verður langtíðarleiða nú og tá ið so ferðavinnan fer aftur at vaksa so vænti at kappingin verður aftur hør tá er tað øgiliga viktigt at mann heldur esæ skipanina viðlíka og at hon verður varandi r eg skal siga hvussu er nógv ár framtíðina og kanska varandi eg hali htta hatta er ein fín skipan sum eggja fólki til eit langtíðarleiða og tð er tað viktigasta tey tómu húsini at tey eisini verða búsett tí at tað tað er so nógv tónhús sum standu í øllum bógbum tað vita vit fyri at fáa teg at leiga ta húsini út eisinitakk fyri at landsstýrismaðurin

og setti gildið í sínari tíð tá varð hon galdandi fyri all útleiðing tað ikki eisini fyri airbnb men so broytti mann tað seinni til tað er bara vistur langt tá ið er útleiðing at mann kann fáa hendan skattafría hesa skattafría upphædna meðan er tað airbnb so skal tað gerast upp skattliga allan vegin ígjøgnum so eg haldi at hetta er ein góð skipan og hon eigur at verða varandi tað skal altíð vera lograft tivt at leiða okkara ognir út og serliga gott er tað við at okkara ognir kunnu brúkast av ungum familjum sum starstar familjulívið
ja takk fyri frá forkvøldinum
nei ja fyri at taka øum endan av tí sum landsstýrismaðurin var inni á so skulukur fegnast um at fólk veruligani tíma at leiga út og at brúka nógv orku upp á tað og tað at mann ger tað liviligt hjá teimum atella lukrativt hjá teimum at at leiga út tað hald g útst at fegnast um tí tað er ein stórur bústaðara mangul í løtuni so hetta uppskotið er ómetaligani gott mín spurningur gongur uppá hetð he við tænastugjaldinum lat okkum siga at tað er ein persónur sum eigur tvey hús og hann skal leggjast eitt tænastugjald á tað eina húsið sum hann leigar út soleiðis sum kommunufelagið og aðrir politikarar eisini inni her gjarna vilja hava hvussu sær landsstýrismaðurin upp á ta støðuna kemur leiðan at vera dýrari ella bíligari fyri tann sum leiðar ta húsið sum fær tænastugjaldið takk fyri jørgun niclasen gersuv

hjá ognin gerst dýrari so plagar leiðurprísirnar at fara upp tað plagar at vera logikkur tað hendir ikki altíð men tað er dað logikkurin í tí eg má bara siga at tænastugjald er á ognarskattur tað er ognarskattur sum millum annað fr gjørt sær til tasmannfyri nú h og tí tá tað kemur til eit húsið sum stendur har so betalir mann eitt íbindingargjald tavil seg at kunna fyri at fáa vatn inn og fyri at kunna fáa vatn út tað skal mann betala eitt íbindingargjald nú er mann betalt fyri tað aftaná tað er sum so ikki nakað viðlíkahald vatnið rennur inn og vatni rennur út aftur tá tað kemur til irf ja so fyri tað fyrsta so betala vit til irf eftir bústaðarkommununi og vildu ikki betalt fyri tað seinna og mær vitandi verða skreldiposar slekki tiknir av sokallaðum summarhúsum so hvar hesar veldigu útreiðslurnar eru tað veit eg ikki men eg dugi hvussur at síggja at her ætlan mann at snøkja ognarskaftin
takk fyri so var tað ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum málinum og tað merkir so at løgtingsmann nummar áttaogtjúgu einogtjúgu sum snýr seg um hetta við sólsetis áseting at strika hana í løgtingslógum broyting í løgtingslóg um skatting av skatti tað verður beint í fíggjarnevndum vit fara síðani víðari til fyrstu viðgerð av løktingsmál nummar níggjuogtjúgu sum er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um skatting av kapitalvinningi løgtingslóg um landskatt og kommunuskatt og løgtingslóg um stuðul til rentuútreiðslur av lánum og hetta seinast er nágreining av galdandi reglum um negativa rentu eg skal biðja um framsøgufólk og tað verði fyri fókaflokkin rógvi egilstoft fyri javnaðarflokkin aksel willhemson johannesen fyri sambandsflokkin erhard joensen fyri tjóðveldi páll o reynatúgvu og fyri framsókn ruttvang og fyrstur at røða verður rógvi egilstoft ger so væl takk frú for
kvinna til viðgerðar er uppskot frá landstýrsmanninum í fíggjarmálum uppskot til løgtinslóg um broytingar í løgtingslóg um skatting av kapitalvinningi løgtingslóg um landskatt og kommunuskatt og løgtinslóg um stuðul til rentuútreiðslur av lágnum við hesum uppskoti verður staðfest og nágreinað at um vinnurekandi hava pening standandi á bankakondu og fáa negativa rentu sum nokk allarflestu fáa akkurát nú so kann hendan rentan dragast frá eins og onnur vanlig renta av ella negativ renta av skuld hetta er bert galdandi fyri vinnurekandi tað var ikki møguligt hjá privatpersónum at gera tað sama altso tað var ikki møguligt hjá privatpersónum at draða negativar rentu frá einsu stendur í viðmerkinum til uppskotið hevur hetta uppskot yvirskipað við sær at negativar rentur verða gjørdar verða viðgjørdar eins og aðrar rentur bara við øvutum fortekni uppskotið hevur verið til hoyringar og hoyringssvarð er komið frá felagnum føroyski grannskoðarar og vinnuhúsinum tikið verður undir við uppskátinum ja hetta málið verður beint í fíggjarnevndina til viðgerðar takk fyri frú forkvinna ja
hetta næsti at røða verður aksel willumsson johannesen vegna javnaðarflokkin ger so væl ja takk fyri frú
orkvinna til viggerar er eitt uppskot frá landstýrsmann í fíggjamálanum hjørgun niclasen tað er um nakrar nágreiningar av kapitalvinnuskattalógini som snúgva seg um sum snúgva seg um negativa rentu sum bankarnir tíverri hava innført bæði í føroyum og rundan um okkum og tað sum hetta uppskotið í stuttum sigur tað er at ált fyr a gera tað heilt klárt nær negativ renta kann trekkjast frá eit skatti so verður sagt ati tá tað kemur til vinnufyritøkur sum lata rokniskapin so kunnu tær trekkja negativu renturnar frá í mun til tær positivu renturnar tær hava tað vil siga ati á tann hátt so verður ein partur av tein negativu rentunum sum bankarnir nú taka senddær víðari til alla allar føroyingar a siga so umvegis tað at mankan seka hta frá í skatti hjá vinnufyritøkum og so tá tað kemur til privatpersónar so er tað sama ikki galdandi av onkrari orsøk tí vit vita tað at privatpersónar vistu ter hava ittrentu avkast skuldu pitala rentu skatt av tí men tá man ikki trekkja eina negativa rentu frá tí avkastunum av onkrari orsøk tað kann næstmas greina greiða nærri frá hví tað er man ger mun harpeint øh men generelt so er so er fatanin hjá javnaðarflokkinum mann skuldi soleið so bannað negativa rentu eg veit tar væl at tað er ikkiso einfalt tí at tað verður gjørt aðrastaðnis e heimi men vit síggja tað eg haldi at tað er rímiligani greiðábending um at so er at tey fólkini sum eiga nógvar pengar at tá tey fáa negativar rentu og tað slettst ikki fyri at verja tey so eiga nakrar pengar men tað sum tey gera tá tey fáa negativa rentu tað staðin fyri at pengarnir standa í bankunum at tey fara út at keypa fasta ogn tí tað loysir seg nógv betr invisterað pengarnar fasta ogn heldur enni enn ati hav pengarnir standandir í bankanum til eina negativa rentu sum so hevur við sær at sethúsaprísurin í føroyum veksur við metstórari ferð og tað ger tað óalmindiliga trupult hjá vanligum fólki hjá ikki minst ungum familjum at kunna keypa sær eina fasta ogn tí at tað er so nógv sum oyðapengar og vilja brúka pengarnar heldur upp á eina standa inní í bank inn í en banka at keypa eina fasta ogn til at leiga út annaðhvørt til føroyingar ella til útlendsk ferðafólk hso tað er ein óheppin gongd summ summ ísjálvum sær kanska ikki er er tað mest mest keðiliga sjálvt tað er altíð óheppið at fólk skulu betala negativar rentu á pengar ni standandiinni í bankunum men at tað kann skeikla og veruliga skeikla og alt bendrast at ger tað at tað skeiklar sethúsá marknaðin um prísin at sethús á marknaðin sum ger tað at ungar familjur hava trupult við at seta búgv í føroyum takk fyri frú forkvina ja ein viðmerking frá
tvang ger so væl takk fyri ja negativa rætta gevur okum
kom med allar møguligar avbjóðingar og tað besta hevði verið hvussu marknaðurin bara lagaði seg við einari meira normalari rentu aftur men eg hugsi at tá ið aksel v johannesen sigur at tað skuldi verið forboðið hjá bankunum av tikið negativu rentu so skuldi onkur annar bera kostnaðin av tí sjálvandi bankarnir hava eitt vist avlop so tað kundi borið eitt sindur men pá eitt slagnum týskpunkt so skuldi onkur annar av bankakundunum borið kostnaðin av nakað tey var rentur í staðin fyri tey múgvandi sum eiga nógvar pengar í bankanum altso hvørt skuldi tað verið og gevur tað meining takk fyri takk akstovari

sá at onkur skal bera hestir rokningina bara ikki eigarin av banganum sum ma hyggur eftir til dømis tíðindaskrivs koma út frá bankunum bara bakt nord-khaldu í seinastu vikun yvirskotið verður munandi størri her er tvey túsund og einogtjúgum en pprunaliga metti bankt norðr tek rindar sjey hundrað milliónir út í eykstór tenereru vinningi yvir trý ár hvussu nógv gevur nakantóð at rentan í inntøkum hjbankunum er otti rættiliga lítið í mun til hat yvirskotið er og hvussu nógvdartala úti í vinningi høvdurteira í staðin fyri sagt okkan við pøki ikki tala sjey hunda millióni rút i ekstor vern ein vinniskin vt tala lýsindi í minni so hevur mann ikki erur neyðugt at tikið ova negativa rentin inn takk fyri tann næsta røð
tað er har joensen framsøgur maður fyri sambandsflokkin ger so væl
ja til viðgerðar eru uppskot frá fíggjarmálaráðharranum um at fáa líkasum nágreina hetta her við við tí negativu rentuni sum sum hvar hevur verið ein eit eitt ivamál um kann tað trekgjast frá í roknskapinum ella kanndaikki hatta r hetta er galdandi fyri vinnufyritøkur og nú verður tað so nágreinað at tað skal kunna trekkjast frá sum ein rentuútreiðsla sjálvt um tað ber heitið rentið inntøka tað er tað er ein veruleiki í dag at at rentan er negativ og hvørttunn kemur at vera tað í nógv ár fram tað er væl tað sum amerikanarar kalla fyri amiljan dámar dolja dollar hveskin men e eg sá eittinteinteressant yvirlit frá bincainglend hvar teir hava skrásett rentustøði tavil siga rentustøði sum bankar og ingland hevur hevur longt út til og teir hava skrásetingar líka aftur til trettanhundraðtali tað vil siga at teir hava teir hava eitt eitt yvirlit yvir hvussu rentan hevur bvekað seg tey síðstu sjey hundrað árini og tá mann tað áhugaverda er í hesum her tað er at vist mann trekkir eina trendlinju eftir hvussu bankaogvingland hevur hevur hvat fyri renta í bankaogingland hevur skrásett tey síðstu sjey hundrað árini so so gongurin stútt niðureftir frá einum støði sum sumstartaði uppi á umleið sjey sjey til níggju prosentum hvar tað so nú er komið niður á nærmast null tað sigur mær hvussur tað at okur skula ikki taka fyri givið at tað at okur hava negativar rentu í dag kemur at broytast við sjokur hyggja fimm tíggju ár fram tað er i tað tað er eingin sum sigur at tað verður veruleikin tað kann gott verða at okur báðir koma at hava verandi rentustøði sum er nú sera lágt men tað kann eisini vera at tað kemur at kvinka nakað niðureftir og um so verður at at henda her rentan verður verður altso at rentu støðið verður negativt og at tað verður tað sum okur kunnu kalla fyri tann tað vanliga rentustøðið framyvir so mugu okur til at umhugsa hvussu okur skulu skipa tað eisini hjá vanligum privathjá privatum húsarhaldum tí tað eru jú ikki bara vinnufyritøkur sum hava pening standandi á bók tað er sanniliga eisini privatpersónur so hetta uppskotið leggur so upp til at tað verða vinnufyritøkunar í fyrstu skifti sum fáa eina ágóða av tí negativa rentuni men kemur hon at forseta kemur hon at halda áfram so verður okur eisini noydd til at fara og hyggja eftir hvussu verður tað við hvussu behandlukkurdag hjá vanligum lønmóttakarum sum eisini hava nakað standandi á kontu eg haldi at tað eri tað er eingin sjálv fylgja í at vanligir lønmóttakarar skulu hava tað sum normalum í framtíðini at skula betala negativar rentu og ikki fáa fáa nakranfrádráttað rætt tenda at hesi her útreiðsluni sum sum tey hava takk fyri frú forkvinna takk ein viðmerking frá pállir
heina tykkum ger so væl ja takk fyri
áhugaverd hugleiðing ger har tú eitsin tá ið hann fór aftur til eg haldi ár ikki var tað trettan hundrað ella har á leið við rentugongdini men eg eri samdíðin ú tí altso vit hava veriðí veri skeptisk í tjóðveldisvisi í heso negantíð á rentuni yvirhøvura loyv henni men altso hvør er tann djúpra fylosofiin at mann ger hendan munin á vinnulívinum og tí privataborgarinum tá tað kemur at loyva negativar rentu sum frádrát ht hvat er hvat er høvuðsargumentið hjá samgonguni at gera hendan á mun millum borgara og vinnu takk fyri
frú forkvinna og takk fyri pollareynativu
tað liggur væl eingin ideologi aftanfyri aftanfyri akkurát hetta her uttan tað at at í í førum hvar tú hevur ein reellan roknskap so er ein renti útreiðsla líka so skal hon vera frádtrekt sprettað um tað er ein um hon stendur á einum innlánskonto ella tað er upp á eitt útlán hinvegin sum eg sigi tað víð tað renti trendurin líka aftur er frá trettanhundraðtalinum til dagin í dag hann gongur støtt niðureftir og hann er komin næstan niður á null og tað er einki sum sigur tað at hann ikki kemur at enten halda sær sær har sum hann er í dag ella at lækka ennum meir og tá verða okur noydd til at taka tað í betrakning at tað er altso ein rættiliga stórur partur av tí sum er innistandandi í føroysku bankunum sum er á kontu hjá føroyska lønmóttakarum takk fyri
verður tann næsti at røða polla reynatúgvu framsøgumaður fyri tjóðveldi ger so væl
takk fyri frú forkvinna heg freistist til at siga um hetta her uppskotið skilji ikki ordiliga spurningin men svarið nei tí í veruleikanum er tað er esi hesi hugtøkini málini um hesa negativa rentuna tey eru ikki tey eru ikki o løtt at skilja og og kanska er hetta her hetta her eitt av teimum uppskotnum sum er orsøk til ati at vit sum politisku skipanir skulu viðgera leiklutnum hjá bankunum í í størri mun enn eg gera tað sær út til ati er hvussi hjá bankanum leiðslunum altso eg haldi tað sær út til ati at tað er ikki samsvarið millum tær góðu intensjónir sum politiska skipanin hevur havt við at lofta og bjarga teimum føroysku bankunum og tí afturljóði sum kemur aftur frá bankuni nú tá ið tá ið tíðirnar kanska eru heldur flógvarar tað sær út til at bankaleiðslurnar hava rættiliga lætt við at gloyma tað væl vild tað gudd vild sum hevur verið í fólkinum tá ið bankarnir hava havt svárastu tíðir og at bankaleiðslurnar ikki minnast so frægt aftur at at at mann eisini hugsar um hvussu gera vit atgongdina hjá tí vanliga borgarunum so góða sum gjørligt í mun til tað at fáa lán og hvørjar treytir tey kunnu seta til til tann vanliga borgaran tí mann skal ikki vera serliga leingi í hesari skipanini her beint so rennur tú teg í onkra bankakreppu amtil hesa ella hasa og tá vita við hvør áneyðin er hjá bankaleistinum t fyrsta ruta tað er niðan at biðja um neyðhjálp av hesum og hasum slagnum soleiðis at samfelagið als ikki ikki fer á knóranum og eg sakni tað samfelagssinnið frá bankunum sum heild at mann at mann at mann skrúva bankarnar saman eftir fólkinum heldur enn bara skrúva bankarnar saman eftir nøkrum nøkrum íleggjarum sum hava eitt ávíst krav um avkast av hvørjum partabrævi vit mugu fáa eina meira fólksliga dimensjón inn í bankarnar har sum bankarnar kenna seg sum tann tann longda armin hjá hjá fólkinum sum sum ein ein grundvøl sum fólki kann kenna sum sín egna tí tað er einki ivast í soleiðisr sum støðan er nú so er tað øgiliga nógv sum bendir á tað øvuta altso í veruleikanum halda tykist sum bankaleiðslurnar royna at flyta seg burtur frá fólkinum sjálvt sjálvtøkur ætlar tær at taka frá fólkinum tann vanliga kundaavgreiðslan hon hon er stórt sæð ikki gjørligt longur og sum onkur segði ogso so royna teir at at plasera høvuðssæti so langt burtur frá frá vanligum fólki at mann helst ikki kann koma í samband við við bankarnar so eg haldi t tað er tørvur á frá politiskari síðu at at hyggja eftir hesim viðurskifti eg veit eftir viðbregin viðurskifti og sjálvandi skulu vit lata marknaðar marknaðarviðurskiftini fáa fáa a liva sítt lív men soleiðis sum tað eur verið teð seinnu árini so er øgiliga nógv sum bendir á at taðer bankarnir sum definera lívið í føroyum og ikki á politiska skipanin og tað haldi eg ikki er í tað er politiska skipanin sum eru vald til at at soella so at definera lívið hjá teimum flestu føroyum bankaleiðslirnar ikki valdar til tað bankaleistirnir verða skiftar út við jønumellumbili og bankar fara hesin jøvnumellubili vit kunnu ikki hava bankarnar sum fyrimynd fyri hvussu vit skula skipa samfelagið vit hava heilt onnur atlit at taka í samfelagnum enn bara tað sum bankarnir ynskja sær tað mugu vit hava fyri eyga sum politiskskipan og í mun til akkurát hesi viðurskiftini við teimum negativu rentunum har hava vit verið skeptisk allan vegin ígjøgnum tað kann gott vera at tað er pá sítt pláss við hesari nágreiðingini sum sum landsstýrismaðurin kemur við eg má siga tað at eg hevði ímyndað mær at landsstýrismaðurin hann plagar annars at vera nokk so dugnaligur at at at at forklára tingin e væl og einfalt altso hetta eg kenni ikki ordiliga jørgun niclasen aftur aftur í hesum her orðingun eppart tí eg haldi ta að tætað kundi saktans vera eg veit ikki hussu oftan eg prøvaði at lesa lesa uppskot gjøgnum eghaldi eg var a ein seks sjey ferð ígjøgnum og eg eg hevði statvekk trupulleikar við líkasum at at at tað eg haldi tað vst jørgin niclasen alftuð penniná leiðina lat meg siga tað soleiðis so rokni sum g tað hevði verið heldur heldur greiðari skrivaði enn hettar her vit skulu visu tað bara snýr seg um at fáa nágreinað nøkur viðurskiftir sum løgtingið frammanundan hevur samtykt so skulu vit sjálvandi hyggja við við vælvild eftir tí men eg haldi at hesin spurningurin síggjast ví eitt sindur størri ljósi har vit eisini hugsa um hugsa um hvønn leiklut bankarnir skulu hava í mun til føroyska borgaran og í mun til politisku skipanina tí soleis sum tað sær út í løtuni so virkar tað sum vit hava slept endanum sum politiskskipanin og sagt í bankarnar stýri tit takk
dal ger so væl
hvønhn eru so sára samdur við pálleranatygv við hansara viðgera hesu málið og eisini at svarið hjá vani í nei til efta her og tað sum er tað sum eg eri mest bilsin av tað er at vit so glaðbeint góðtaka útmeldingar um at tak nú bara bankt nordik sum landað eir ein triðing av tey óvar ikki sum at umboða landsstýris ítínevndini og sagt nakað sum helst rindar sjey hundrað milliónir út sjey hundrað milliónir út í vinnusbýtið til nakrar íleggjarinlanshalta fær so ein part men meginpartin er tað eg vil kenna nakar danskar á sjey hundrað milliónir krónur altso tað svara til hálvfjerðs hávfýrs milliardi krónur høvdu verið indar úti av ein donsku banka eg trygist ikkinakar góðtikita og tað góðtaka vit glaðbeint meðan vit sjálvandi av røttum hava øst okkum upp um byggigølir á glasi har tað bleva sjeynarilliónir men heta er sama upphædd og vit siga einki so vit mugu gera nakrar álvarstírur bankarnar og eg trúgvi lekki upp á tað her marknaðarhosið tað er ikki marknaðir kreftr it galda nøkur bankum sum típatlernatøkur sigu hvørja fer at ganga galið so skal fólkibetalina og gongur tað væl sú skal fólkið einki fáa i so væl
ja takk fyri
gøgnheita ja tað er akkurát tá tey at hatta er skeiva lutfaldið sum er at at tá ið tað gongur illa so er tað so er tað palleba sum fær rokningina og tá ið tað gongur væl so er tað nøkur fá útvald sum skuldi fáa ágóðan og tað er ikki altso e visti mann hyggur hyggur yvir eit eitt sindur longri tíðarskeið so er tað ikki eitn rýmilin býti tað kann ikki hava meiningin at at summi klára at at okra seg upp í í í tey sjey feitu árini meðan tey sjey rakaárini eru tað tann vanligu borgarum sum stríðist ot strevast sum skal sum skal rinda gildið tað er ikki ein ein nøgtar vit mugu hava ein meir seviliseraða tilgongd hellar er har sum vit fáa bankarnar at uppføra sum meira meira sambandsfast illa meira sum ein partur av samfelagnim teir eru ikki ein ein ein ein verð fyri seg sjálvan bankarnir eru ikki annað enn tað sum er fólki í føroyum tað er tað tað er tað sum eigur at vera kjølfesti undir hvørjum manka í føroyum takk fyri
joensen ger so væl takk fyri frú forkvinna
ja ønú nú nú haldi eg at at ein partur av av tí vinnusbýti sum bant nordeg nú hevur valt at gjalda út stava frá einum vinningi av av við tað at teir hava selt sín sín ssett seg út í danmark so men men fyri at koma aftur til efta her við við rentuni altso eg haldi at okur hava lagt so stórar so stóra ábyrgd á bankarnar nú í dag er tað soleiðis at um so er at ein banki fer at knóranum so eru reglarnar so strammar at so skal hann faktiskt kunna starta uppaftur dagin eftir við sínum egnu pengum so nógv hava okur lagt á teir hetta her hetta er ikki sum tað var fyri bara tjúgu árum síðani at samsýniuvís viss an bankin tá fór takk pollareynatygvu ger so væl
takk fyri
øhhatta er sjvandi ein útlegging av málunum men eg haldi ikki tað er so einfaldt matraar tí í veruleikanum er tað soleiðis at øll tey krøv sum eru áløgd bankunum nú tað er krøv sum politiska skipanin hevur noyst at lagt á teir fyri at halda tær í einum spennindtroyggju fyri at verja teir móti sær sjálvum tað veruleika teirra teirra ólevnaðu við pengunum hjá okum sum hevur hevur skapt ein tørv til at spenna teir inni ella buradeir inni upp á ein nógv størri mun ella verri mun er enn teir hava teirra ábyrgdarloysi hevur skapt eitt ein ein ein ein ein størri rakstrarkostnaður fyri tann føroyska borgaran og og fyri føroyska samfelagið sum heild tað er soleiðis eg síggi tað og eg dugi ikki at síggja a at mann kann síggjastupp á nakran annan máta takk fyriog síðani er tað jóhannes
so joansen ger so væl takk fyri formaður la fríí fortkuna
ta skul ta vera púra samdur polla reynatigu vit hava snakkað um bankarnar so øiliga oftani her et lvi røðar palli eh eg hugsi at eg skilji ikki ordiligat bankarnir ikki vilja hava eitt betri yndmikið millum fólkið enn teir hava ter vita ater hava eitt øgiliga ringt vánaligt innmik og tað at ikki at taka hædd fyri borgaranum og taka hædd fyri borgararnar runt á alt landið tað ger tað at hann fær bankarnum fáa verri vera yynmik men borgarin ongarsína a fara so eg flapi bara spyrja pollareynatiku um um um bankastjóran r ikki t hugsa at er tann skeiva gongdin tí tað far ongantíð at blíva frægari vist tey ikki taka atlit til kundan takk fyri llareynatygvu ger suvæ
takk fyri øh
ja tað er altso støðan er nokk sum soleiðis sum hon er allastaðni har sum tú hevur munnið pól skipanir tá ið tú er so tryggur í at at kundin ongastaðni klárar at renna so kann tú loyva tær uppføra pentamátið sum til øvundis at tú tekur sjálvtøkuna vekkur vágið til skopun ella strondum til hvat skal vera so hesa borgaran hann hevur ikki ein gongd møguleika fyri at fáa fatur í sínum egnum pengum og skal hann fáa fatur í sínum egnum pengum so skal hann betala fyri at fáa fatur í sínum egnum pengum altso tað er tað er tað er heilt gjørdis árvøld lítlandi samfelag mann hevði ikki trúð at mann stuldi komið so langt so langt út at mann kann hava so lítlan virðing fyri annans mans ogn sum tær veruleikanum snýr seg um hetta eru pengarnir hjá hjá tær og mær sum teir sita og forvalta og teir uppferðast sum teir eiga tað sjálvi hetta líkist snøgt sagt púrasta ongum takk fyri
ertan næsta røða ruttvangframsøgukvinna fyri framsóknger so væl
takk fyri tað er gott vit hava bankarnir sum kunnu verða syndabukkar tái vita einki annað hava eg fari ikki at forsvara bankarnar yvirhøvur ikki eg eg eg má bara altso fyri tað fyrsta so snýr hetta málið seg um nágreining av negativari dentu hetta er nokk so tekniskt mál eg havi ikki so ordliga nógv at siga um tað í sær sjálvum og eg gleði meg til at vit í nevndini fáa hetta her nágreinað eg eg giti eg fari at taka undir við hesum uppskotinum men hetta er øgiliga tekniskt og og og eg havi sum so ikki nógv at siga um tað tá tað kemur til negativan rentu so haldi egtaðer ein stórur trupulleiki altso tað tað at rentan er negativ ger at allir møguligir partar av marknaðinum uppføra seg heilt øðrvísi og tað skeiklar nøkur alvorlig ting sum er ein kempikempiavbjóðing millum annað tað at fólk sum hava tørv á plaserað pengar keypa bústaðir upp í einari tíð har sum vit hava stóran stóran tørv á bústøðum til bústaðir altso til at vera bústaðir hjá fólki og ikki til speklatiónsobjekt eg fari ikki at forsvara bankarnar í mun til teirra kempiútgjald av vinningsbýti hugsi eg serliga um um bank nordikk men eg má siga at tann mátin viðhvørt tað verður tosað um bankarnar her inni er altso eg eg hugsi um tá ið vit hava tá ið vit hava lógar ásetingar til bankarnar til viðgerðar her tá er salurin sum regul tómir tað er eingin sum interessera seg fyri tí eg haldi eitt gott dømi er hvussu ofta mann hevur hoyrt tingmenn her standa uppi á tingsins røðara palli og skeldað um krøvini sum bankarnir hava í sambandi við hvítvask millum annað hetta her við at mann skal forklára hvalt mann skal brúka reiðan pening til visu tað fer upp um eitt vist tað sum viðkomandi tingmenn ikki ein gongd hava gjørt sær greitt er at tað er reglur sum føroya løgting hevur samtykt og álagt bankunum at virka eftir men tað verður behendiliga gloymt tá ið mann hevur bhó fyri eina ella aðrari sak og hevur bhó fyri at brúka bankarnir sum ja eg havi hug at at at siga sind a bukk men men ikki tí eg haldi slettkiki at bankarnir eru óskyldigir eg haldi bankarnir hava vánalig stýring av bankum hevur havt sera stóra fylgjur fyri okkara samfelag men eg tað virkar viðhvørt sum um at av tí at mann hevur nakrar syrgiligar bankalagnir í søguni so kann mann líkasum brúka bankarnir sum tann evia sendabukkin óansæð hvat tað snýr seg um bankarnir eru tann mest reguleraða vinnan í europa nú á døgum flestu serfrøðingar í bankajurða eru púra samdur um at bankalóggávan er so umfatandi at eingin gjøgnumskoðaran og tað er tann stóri vandin at vit regulera og regulera og regulera og onkur sigur her at tað er fyri at regulera bankarnar ímóti sær sjálvum og tað skal eg sletki afturvísa at tað tað er neyðugt meni bankarnir røkja eina grundleggjandi uppgávu sum vit hava brúk fyri tað mugu vit helst ikki gloyma ja nú havi eg slettiki fyrireikað meg til akkurát hatta her málið eg helt bara at tað vóru so øgiliga ógvuslig orð brúkti í mun til hetta málið sum einki hevði við evni at gera eg havi ikki s nógv at leggja afturat takk fyri
javæl so er tað siri steenbergsmennin viðmerking gjørt so væl takk fyri harra formaður eg hevði
evet ikkihvar handa verjurøðan kom frá poppaði upp tað kann gott vera at løgtingið hevur samtykt nøkur ting sum regulerað bankarnar øiliga stramt og tað er ikki tað haldi eg sum hevur verið tann størsta frostratiónin tí at tað sum allir tíðinar verður sagt tá ið mann snakkar um bankarnar um um hesi gjøldini til dømis at tað er at eg fór trupult at tænasti at mann følir ta ikki so tænastusinnað og tá verur tað allartíðina sagt at mann má taka hin gjøldina um at meg bjálva bankan og tí hongur tað ikki saman tá man samstundis tekur fleiri hundrað milliónir út og so stóru vinningsbýtini tað er tann problematikkurin haldi sum ger at fólk missa eitt sindur trúnna á hvat er sum gongur fyri segtakk ruttvang ger sovæl
takk fyri nei eg vil siga akkurát
og at haldi har útgjaldið av vinnuspýti hjá banknordisk haldi eg vera øgiliga ógvusligt og hangur øgiliga illa saman við tí sum sagt verður um bjálving og haldi heldur ikki at leiðslan í banknordisk í nóg stóran mun hevur dugað at forklára føroya fólki akkurát tann partin tað har er fyri sovið nokk so samdur takk fyri
sen ger so væl ja takk fyri a
treingin ivi um at negativa rentan hon skeiklar nógv ymisk ting ú í føroyska samfelagnum men líka fram at pástanda at bankarnar føra felatropiskt virksemheit tað haldi eg ikki at mann upp á nakran máta kann siga og so slett ikki út frá teimum tingunum sum okur síggja nú við at bankaautomatur og annað verða niðurløgd og tað eru nógv nógv longri frá borgarunum í dag endað nakrantíð hevur verið tí haldi eg að r ølangleðiligt at landsstýrismaðurin leggur hetta uppskotið fyri tingið at vinnan um ikki annað kann draga teg negativu rent nar frá í teirra sum rentu útreiðslur í teirra teirra virksemi tað er ein bati hjá vinnuni um ikki annað at teir ikki sleppa eftir eftir vinnulívun á handan mátanruttvang
so væl takk fyri ja hatta
og tað sá ein annar vinkul eg havi ikki akkurát sæð soleiðis upp á tað hetta var fyri at at verja vinnuna ímóti bankunum men hetta hevur vit víkjandi reiðum peningi tað er fyri okkum í framsóknum er sera sera sera grundleggjandi og tað haldi eg nakað sum vit skulu halda øgiliga fast í at vit tryggja borgarunum atgongd til reiðan pening at mann so skal rinda eitt tænastugjald fyri tað tað er so tað tað er men at mann hevur atgongd til reiðan pening er ein sera sera grundleggjandi tænasta sum vit mugu tryggja borgarum takk fyri takk fyri erhard johansen
væl takk fyri frú forkúnna
grundin til haldi eg at mann regulera bankarnar nú so kraftiga er nemliga fyri at verja teir ímóti sín sjálvum vissu okur tóku tíðarskeiði í usa frá nítjan hundrað og níggjuogtjúgu tá ið skrælli kom fram til nítjan hundrað og fýrs tá ið reykan kom til tá var eingin bankagøla í usa tað var einki bankaskræll men bankaskrællið kom sum ein avleiðing av dreguleringini sum fór ígjøgnum nítjan hundrað og fýrs og endaði við tí stóra skrællinum í tvey túsund og átta og tað er grundin til at okur nú regulera so kraftiga sum okur gera so tað er í veruleikanum at regulera bankarnar ímóti seg sjálvum tað er ein veruleiki
ja pendoli fer
fer aftur og fram eg eri sannførd um at vit nærkast einum punkti viðvíkjandi bankalóggávu í dag har sum vit eru noydd til at fara a deregulera tí reguleringin av bankasektorunum er so umfatandi at eingin gjøgnumoða og tað er farligt at hava eitt lógarverk sum eingin gjøgnumskoðar takk fyri takk fyri
tann næsti røða verður landsstýrismaðurin jørgen niclasenger so væl
frú forkvinna ja hetta er ikki eitt av teimum stóru málunum hetta er ein nágreining av galdandi reglum um negativa rentu tað var soleiðis at vit vóru í løgtinginum eg legði itt uppskot fram í vár um at negativ renta var ein útreiðsla eisini í skattaroknskapinum hjá fyritøkum men síðani tað tað uppskotið var samtykt so er kanska reistur ein ein sindur av einum iva hevur mann nú broytt allar paragraffirnar sum sum tað skal hoyrir heima í og tað er tað sum hendan her hetta her lógaruppskotið vil nágreina eg haldi tð at pollareynatigvur sum segði tað at attað var eitt sindur torskilt teksturin og eg haldi eg havi brúkt tað onkurtí fyrr altso at hetta er hvussu sær ikki skrivað pedagogið tað er so púra sikkurt so hevði mann forstaðið tað men men men tað er ógvuliga torskilt men tað er øgiliga simpult allíkavæl altso hevur ein fyritøka eina negativa rentu so er tað ein útreiðsla men av einetlari orsøk hevur taks sagt at so má tað ikki koma í roknskapin sum sum eina útreiðsla og og tað gevur onga meining tí at at tað sum veruliga hendir vissi í tulkingin hjá taks skal halda fram taðvsiga vissi ið vit ikki fáa samtykt hetta her tað er eg kann tekka eitt dømi lat meg siga ein fyritøka hevur eina millión í yvirskoti tað vísir roknisskapurin hjá teimum hog so skuldu teir sjálvandi rinda skatt av eina millión men nú kemur taks inn og sigur hó tú hevur bókað nakrar negativar rentur sum útreiðslur ja táið útreiðslurnar vórðu tagdar frá so var handa milliónin eftir nei nei nei sigur taks hatta skal takast út soleiðisnar at yvirskotið hjá hesari fyritøkuni ikki var eina millión men eina komma eina og tað betíðir so tað at vinnufyritøkan við hasari tálkingini ikki bara skal rinda negativar rentu men skal eisini betala skatt av negvatíðar rentu tygur soleiðisnar í at vinnuroknskapur hongur saman tað seg ikki gott nokk við at at mann skal rinda negativa rentu men eisini oman á tað betala skatt eisini við hesum uppskotunum so kemur ein vinnufyritøka ikki at rinda skatt á negativar rentu á sama hátt sum vit privatpersónar heldur ikki rinda skatt av negativar rentu so tá tað komai spurningur er um hví mann gjørdi mun á so er hetta nettupp fyri at líkastilla tavisia hvørki privatpersónar ella vinnufyritøkur skulu rinda skatt av negativari rentu øll tann diskussiónin sum hevu verið her um um bankavirksemið vinstramongdi hevur líkasum fingið sær bankavirksemið sum pykreknappi og tað riggar seg fínt men sum tíð verður sagt her vit hava øll verið við til at lagt inormatreytir á bankarnar og vit hava kravt inormabjálvingar og tað sigur seg sjálvt at tá ið í so stórur kapitalur av tí samlaða verður bundin so er minni av teirra kapitali at arbeiða og harvið er inntøkugrundarlagið smælri so hvørt sum vit hava kravt hægri og hægri bjálving njen so er minni partur av teirra kapitali sum sleppur at arbeiða so vit hava sjálv skyldina og at fara at regulera bankar so trúgvi eg so gongur tað galið er verið nevnt í millum vinningsbýtini altso tær sjey hundrað milliónirnar sum verða goldnar út nú tey næstu tvey trý árini tað ekstrordinera tað hangur beinleiðis saman við søluni av virkseminum í danmark tær hundrað milliónirnar sum blivu govnar út fyri nøkrum árum síðan hekk beinleiðis saman við søluni av tryggingarvirkseminum í íslandi so tað er altso virksemi í danmark og virksemi í í íslandi sum hevur útloyst hesi vinningsbýti annars má eg siga at at eg dugi illa at skilja negativa rentu pengar er vanliga nakað sum mann mann lænir og lænir mann so plagar mann at skula betala okkurt afturfyri ella í besta føri eg ikki betala afturfyri men visti mann fer at lána pengar ja so fær mann pengar afturfyri altso vitlandskassin tók eitt lán í fjør og tað var negativu renta landið fekk pengar afturfyri at lána virkar øgiliga løgið men skal eg velja tær positivu síðurnar í tí so er negativ renta bara galdandi fyri fólk sum eiga hampuligar uppaftur altso nú mann tosað um um vanliga føroyingin bankarnir hava nakrar hundrað túsund mann kann hava innstandandi uttannegativa rentu og hevur mann so kontíðir íg báðum so so skal mann vera hampiliga væl fyri áðrenmann kemur upp á hasa negativu rentuna men negativa rentan hevur eisini ein annan vyrkning og tað er tað at tá ið ið ið innlantsrentan fer niður so fer útlantsrentan eisini so sum støðið er nú so ger negativ renta tað at teir føroysku sethúsaeigararnir sleppa bíligar og tað er fyrisoviðt gott og hvør betalir jú tað er tey sum eru væl fyri so onkursvegna so er negativa rentan ikki so galið og slett ikki fyri tey sum skylda pengar tað er otta tey sum hava tað tynskt men hattara diskusión um negativar rentu tað er hetta uppskotið ikki hetta er at bara nágreina lógarbroytingina sum bleiv gjørd í vár at negativ renta skal teljast við í roknskapið hjá vinnulívi sum ein útreiðsla summum í veruleikanum er
polla reynatúgvu ein viðmerking ger so væl ja takk fyri forkvinna eg haldi at landsstýrismaðu
maðurin kom hampiliga væl frá nágreiningini í ein í einum málsligum búna sum gera fólkkanska skiltu tað betri nn enn enn tað sum uppskotið sjálvt segð úp til tá ið landstýrsmaðurin sigur at at vit onnur eg veit ikumhan kallar at binstravongurin var var úti eftir bankunum ella bankaleistini so haldi eg iki er rætt so eg haldi tað sum vit royna at fáa tað er at áa eit samljóð millum millum tey krøvini sum bankarnir hava til politisku skipanina tá ið tað gongur illa og tey krøvini sum vit sum politiskskipanin hava til bankarnar tá ið tað gongur væl har má vera har man vera eitt samljós soleiðis sat man at mann at mann viðferð hvønn annan á nøkulunda á sama hátt um mann er í einum ringum sjógvi ella einu góðum sjógvi og tá ið vinnigsbýti p á sjey hundrað milliónir kann verða slongt út soleðis útan víðari so er tað væl ikki bara vinnusbýti sum partaeigararnir hava skapt tað eru tey sum brúka bankarnar sum hava skapt tað vinnusbýti og ikki bara tey sum takkjørguniclasen

haso tað tað tað í vinningsbýtuni tað er altso nakað sum eg skapt á teimum donsku danska partunum av av bankanum og tá er tað væl danir sum hava goldið og tá tað kemur til tryggingina tar vinningsbýtið so var tað í íslandi at teir pengarnir vórðu skaptir h nei eg haldi tað skal vera ein ein balansa ímillum hvat avlopið er og hvat fer vinningsbýtið og tað fer altso tann minni parturin út til vinningshvítu til eiðararnar krøvini til pálstring eru tey størstu og og og tað verður altso gjørt fyri at verja bankarnar ímóti sær sjálvum tað er er tí hasi krøvini eru sett soleiðis at at vanligi føroyingurin ikki skal inn at bjargaðu men annars so bjargaðu vit bankum í fyrstu hálvfemsunum teir pengarnir úr landið finguð alt væl og virðiliga aftur og tá ið bankagraskið var í tvey túsund og tíggju tað hekk landskassin ikki uppák
fyri so eru tað ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum málunum og løgtingsmáli nummar níggjuogtjúgu verður beint fíggjarnevndini vit fara víðari til fyrstu viðgerð av løgtingsmáli nummar tveyogtretivu tjúgu einogtjúgu og tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í ymsum løgtingslógum í sambandi við umskipan av føroya kæristovni parantes avtøka av kærnevndini í almanna og familju og heilsumálum skattuavgjaldskærnevndini og kærnevndini hjá a og anna og hatta og annað fevnir nokk um eini ja eg haldi tíggju ellivu kærnevnd tilsamans eg skal biðja um framsøgufólkæ fyri fólkaflokkin verður tað annika olsen fyri javnaðarflokkin ingilin didriksen strøm fyri sambandsflokkin helgi abrahamsen og fyri tjóðveldið sigur í steðnum berg fyrsta røða verður annika olsen ger so væl takk fyri frá forkvinna
ja endamálið við hesum uppskotunum tað er ati nú verður føroya kærustovnur gjørdir til ein sjálvstøðan og óheftan myndugleika og tað merkir so at allar tær kærnevndirnar sum okur hava í dag tær eru ellivu í tali sum hava havt førya kæristovnu sum skrivstovu teð verða yvir eitt tíðarskeið avtiknar eitt tíðarskeið pá tvey ár og tar kærnevndirnar tær eru kærnevndum í almannafamilju og heilsumálum kærnevndá kærnevndum í skatta og avgjaldst kærðum kærnevndin hjá stutna kærnevndunum lendismálum vinnukærnevndum barsisskipan ella kærnevndum um barsisskipan kærnevndum um als sjokuratiska sjúklingakærnevndum skuldarumskipanarnevndum og høvuðsbarnaverndum og tvingsis kærnevndum sambært grein fimtan í hesi lóggávuni um føroya kæristovn so er tað í fyrsta umfari talan um tríggjar kærnevndir sum verða tiknar av og verða fluttar tilfari á kærstovn tann fyrsta januar tvey túsund og tveyogtjúgu og tað er kærnevndin í almanna heilsumálum skattað og avgjarskærnevndum og kærnevndum hjá studna hesar kærinevndirnar verður tað víst til í eina ørgryni av lóggávu og tí verða tær noyddar til at verða konsekvensbroyttar eg haldi at tað vóru ein tveyogfjøruti lógur í tali sum vísa til hesar hesar her kærnevndirnar so tær tær verðu mann noyddur til at broyta í í lóggávu har endamálið við hesum uppskoti tað er so at flyta hesar heimildirnar sum hava verið um kærur at flyta tað til føroya kærstovn sum kemur athúsa hesum kærnevndum og hetta er egentliga ein bara ein konsekvens broyting av teirra avgerðr um at fara í kæristovnir skuldu vera sjálvstøður kærumyndugleiki og ein óheftur kærmyndugleiki so eg havi ikki so ræðliga nógv at leggja afturat hesum uppskoti frú forkvinna annin tað at hetta her er meir ella minni ein konsekvens broyting av tí at mann má avtaka allar tær tilvísingar sum eru í hesum tveyogfjøruti lóggávunu sum vísa til ta e tríggjar kærnevndirnar sum verða lagdar til føroya kæristovn fyrsta januar takk fyrija
tak fyri tann næsta at røða verður ingilín didricsen strøm ger so væl takk fyri frúforkun
a ja vit viðgera at teir eru sokallaðast savningarlógaruppskot haldi eg gott mann kann kalla tað har sum mann ger broytingar í almannamál heilsumál og fíggjarmál og mun til kæru av avgerðini sum verða tiknar eftir teimum lógunum sum mann mann broytir uppskotið tað hoyrir saman við hesum uppskotinum um at skipa føroya kæristovn í lóg har sum mann avtekur allar tær einstøku átta kærnevndirnar og tær tríggju tær tríggju avgerðarnevndirnar og leggur alt saman í hendanir kæristovnin føroya kæristovn umframt tað so verður ein nevnd flutt tað er hendan er fjølmiðlanevndin vit kunnu kalla tað sjálvt sjálvt skipanina avføra kæristovni fyri eina miðsavning ella eina sentralisering av nógvum nevndum soleiðsnar at ein stovnur í framtíðini skal viðgera og taka avgerð í kærumálinum avgerðirnar teir eru grundaðar á fyrisitingarrættin og tí so metir mann at løgfrøðin er ein øgiliga berandi partur av viðgerðini tó soðis eisini at serfrøðin er fast luttakandi í viðgerðini og í avgerðinum innan fyri nøkur øki eins og til tað eisini ber til at kalla serfrøði inn í øllum førum hendan ja mann kann kanska kalla tað ein fylgilógarbroyting hon er í høvuðsheitinum tann sama í øllum førunum tað vil siga at mann broytir ella ásetur í at tveyogfjøruti lógin á leið at tað ber til at kæra eina avgerð sum er tikin við støði í lógini innan fýra vikur til føroya kæristovn umframt at mann strikar ásetingar har tað ikki er neyðugt at hava ásetingar longur tí at tað nú verður lagt um til føroya kæristovn um mann broytir orðið kæri nevndir til føroya kæristovn so at tað er eitt øgiliga beinleiðis beinleiðis lóðuppskot sum skal skal gera tað soleiðis at føroyar kæristovnir kann virka og vera partur av tey ymsu økjunum innanfyri heilsumál fíggjarmál og almannamál og eg kann siga bara í heila tikið so hevur okkara størsta ivamál um lógina um kæristovnin verði um serfrøðin innan tey ymsu økini verður umboðað í viðgerðini og avgerðunum tá ið mann nú leggur upp til at í høvuðsheitum so er tað løgfrøðislig viðgerð og avgerð sum verður tikin men vit síggja so at eitt nú í høvuðsbarnaverndarnevndini fer kæristovnin altíð saman við serkønum at taka avgerðir eitt nú barnaserkønað og sálarfrøðingar og hetta hesi hava eisini avgerðarrætt tað sama ger seg eisini galdandi tá ið tað umrøður kærir um arbeiðsloysi stuðul har er partan í arbeiðsmarknaðinum eisini altíð við í viðgerðini av kærinum tað málið um føroya kæristovn tað liggur enn í rættarnevndini og væntandi so kemur tað út og verður álitið undirskrivað fyrsta dagin og vit viðgera so tað uppskotið við aðru viðgerð vónandi við einum broytingaruppskoti frá minnilutanum sum snýr seg um hesa serferðina og hvussu vit kunnu fáa hana betri tryggjaða í lógaruppskotinum og eisini eitt brótingaruppskot í mun til hvat hvussu mann fer víðari við eini eini avgerð um eina kæru tá ið avgerðin er tikin um mann kann fara víðari til føroyarrætt við tí kæruni ella tí avgerðini eg havi ikki meira at leggja afturat akkurát í hesum uppskotinum sum sum fyrr liggur so eg tátti fyri ja takk
fyrstur at røða verður helgi abramsen ger so vælja
harra formaður tað er ikki so øgiliga nógv at siga um hetta málið og tó og tó hetta er vikuvíkur tveyogfjøruti ymiskum lógum so mann kann útfrá tí siga ata at hetta er øgiliga umfatandi men men hetta er ein teknisk broyting og og tað er sjálvandi talan um hesar fylgibroytingarnar samband við at fóroya kærustovnur verður umskipaður tað var soleiðisnar at mann hevði møguleika at kæra ymiskar fyrisitingarligar avgerðir til nógvar ymiskar stovnar ella nevndir og so nítjandraog átaoghálvfems so tók mann avgerð um at savna tað saman í tað sum bleiv kallað føroya kærustovnur tað vil siga at tað er ein t var ein faktiskein ein eini ein stovnur sum samskipaði tað sum ymiskar kæru nevndir gjørdu fyrireikaðu kæru viðgerðirnar og so framvegis og nú hevur mann so tikið tikið eitt stig víðari og til er líkasum at fáa tað skipað sum ein kærustovn taðvil siga atnú skal mán ikki hava einstakar nevndir men nú skal tað vera ein stovnur sum sum virkar sum kæru myndugleiki í tíðini so er tað komið fleiri og fleiri nevndir afturat í hesum her og ug nú eru tær nokk ellivu tali ella tað er átta kærunevndir og so eru eisini so hevur kærustovnurin eisini virkað sum skrivstova hjá einum trimum og so er eisini fjølmiððljanevndin ella kærinevndin sum sum mann ja faktiskt heldur ikki ordiliga at hoyra heima í í í hesum feðskapinum og tí skal man nokk hava tað burturúr aftur øh og tað liggur so ett lógaruppskot í tinginum um at skipanin her kæristovnin og sjálvandi so hvørt sum sum kæri myndugleikin fluttur til henna nýggja stovnin so má mann avtaka tær nevndirnar sum í dag viðgera hetta her og tað er tað sum hetta uppskotið snýr seg um og hetta hevur so við sær at ellivu kærunevndir og aðrar nevndir sum føroya kæristovnur í dag er skrivstovan hjá verða tiknar av yvir á tíðarskeiðuppá tvey ár og at ein kærinevnd og at ein kærunevnd altso fjølmillanevndin verður flutt til annað stað tí hon ikki verður hildin at passar so væl inni í í arbeiðsuppgávuna hjá nýggja kæristovnum heimildinar hjá nevndunum skulu s skulu so hvørt sum nevndin verður sum nevndirnar verða tiknar av flytast til kæristovnin tað merkir at kæristovnurin frameftur skal viðgerða og taka avgerðir í kærumálunum sum teir sum teir átta kærinevndirnar hava og at kærstovnurin eisini skal taka avgerðir í teimum málunum sum tær tríggjar avgerðarnevndirnar sum hinar kallast hava í dag so hetta her snýr seg í stuttum um at ein ja tað er ein fylgilag til tað at vit stovna en kæristovn tað er stutt um tað takk fyri ja takk so er tað næst
nstar at røða tað var siri stemberg fyri tjóðveldi ger so væl
takk fyri harra formaður nú er tað mesta sagt um hetta málið meni alt hetta her botnar í at fyri tveimum árum síðan ela kanska tri monn út við tá var ein sorn temadigur ella ráðstevna hildin uppi í norðurlandahúsinum tí at kæristovnurin fylgdi tjúgu ár og tá metti mann at mann var komin til at t fór viðmót har mann akkurso skuldi finna út av hvussu kærstovnrin skuldi síggja út í framtíðini og aftaná tað hevur mann so sett ein arbeiðsbólk niður at gera eitt upplegg til hvussu kærstovnurin kann síggja út og tað uppskotið liggur í løtuni í rættarnevndini og hevur fingið fyrstu viðgerð her og kemur nokk út aftur fyrsta dagin og tað gongur út upp á at mann ger eina broyting í kæristovnunum nær man skipar tað sum eini ein stovn fyri seg og mann avtekur nevndinar og mann leggur heimildirnar inn til stovnin at at fyrisita og at tað verður so samansett við løgfrøðingum sum taka avgerðir hvørjum einstøkum máli og sum má valt tríggjar nevndir burturúr sum skulu hava serfrøði knýtta at sær høvuðsbarnaverndin var so ein og osoguratiska sjúklingarkærnevnd til dømis og so hevur mann lagt eina ætlan yvir tey næstu árini hvussu mann flytur tær kærinevndirnar sum eru inn í stigin inn til kæristovnan og her er so tað fyrsta stigið har mann flytur tríggjar nevndir inn í kæristovnan og tað er so kærnevndin í almannaheilsumálum og skalta avgjavkærnevndum og kærnevndinim hjá studna og tað ljóðar so øgiliga einfalt men visti mann hyggur eftir akkurát hvat virkisøkið er hjá teimum ymisku nevndunum so etað øgiliga breitt kærnevndin hjá sturna er kanska tann smalasta av hesun her tað er so mest við lestrarstuðul hevur bara við lestrarstuðul at gera men visti ann yggur eftir skattaavgjaldsnevndini so tað øgiliga nógv ting sum verða viðgjørd í einar sovornari kærunevnd tað kann vera alt sum hevur við landsskatt og kommunuskatt at gera alt sum hevur pult húsarhald og eftirløn og loyvisgjøld og alivinna og skatting av sølu av veiðurættindum og hvørtá síðum tað eru nokk so nógv stór mál sum hava við skatt og avgjøld at gera sum enda har og kærnevndin í almannagheilsumálnum eru faktiskt eisini ein rættiliga stór nevnd hon er kanska ein av teimum størsti ella breiðastu allar kærur um sjúkrahúsverkið og um heilsutrygd um ættleiðing tí familjumálinum hoyra eisini til har um pensjónur og viðbøtur í sambandi við tað um dagpengar um barnavernd htar eikt kemtistórst øki bara tað um heimaríktu eldrartænastu um almannatrygdar tænastur um familjumál um arv um foreldramyndugleika og um hjúnalag so her er øgiliga øgiliga breiðar og stórar og tungar avgerðir sum verða tiknar í hesum her nevndunum so at tað ljóðar so einfalt men eg haldi faktisk at virkisøkið er øgiliga breitt hog frammanundan hevur mann so tilnevnt hesar nevndirnar tann nýggja broytingin verir so at tær fella burtur og at tað verður kærstovnur sjálvur sum fer ati taka avgerð í hesum her málinum og eg gangi út frá at tað ikki nógvir dagar so kemur álitið úr rættarnevndini um broytingina í kæristovnunum og tað eisini nokk som týr upp á at tað nokk verður ein semja um tað tó so fara okur at prøva at gera eitt ella herkur í ferðvið at gera broytingaruppskot sum skal leggja upp til at mann hevur serfrøði í knýtta at nevnduna nettupp tí at hesi her málini er so breið og tað snýr seg um rættartrygdina hjá borgarunum og at tað kann vera eitt vandamál í at tað verður øgliga seuntraliserað á nøkrum øgiliga fáum persónum har jurðaðum kanska og tað fyrisitingarliga kanska fyllir øgiliga nógv í mun til ta fakspesifikka sum kann vera til dømis innan fyri sjúkrusverkið innan fyri barnavernd ella hvat tað skal vera so elnars havi eg ikki nók at siga um hetta her hetta er bara eitt ein fylgilóg í sambandi við broytingina so samtykkirhina lógina som má man samtykkið hesa tí ter hanga saman tá átti kanska at t fylgst at tá i tað komið niðan tað er so tað men hetta grang ikki út frá øll fóra at vera samdum takk fyri jatakk hr
men viðmerking annika olsen ger so væl takk fyri ja tað er rætt sum
mh siristenberg sigur ati tað tykist øgiliga einfalt men hetta er øgiliga gjøgnumgrýpandi at bara fyra at taka alt tað familjurættaliga økið tí er tað øgiligani umráðandi at tað er tann neyðug fakliga tað neyða fakliga vitanim sum eisini fylgir við og at mann styrkir um ta fakligheitina til hesa her føroya kærastan sum kemur at at viðgera hesi málini framyvir tí hetta er ikki hissin og mál sjálvandi eru tey tey meira viðbrekni málini um foreldramyndugleika og ætleiðing og so víðari alt tað sum hevur við tað familjurættaliga økið men eisini sovorðt sum skatta og og avgjaðskærinevndini tey málini sum honi tykið sær av sum millum annað eisini býráðini kring landið hava verið við til at velja fólk í altso tað er tað er viktigt at at tað eru tey neyðugu tann neyðu ekspertisan sumsum kemur at vara av og taka avgerð í hesum málinum ja takk sirst
ein berger so væl takk fyri frá forkvinna ja eg búði á sandvíks
pakgil i anika olsen tað var eitt sindur tað eg royndi at siga at hetta er kanska meira gjøgnumgrýpandi enn mann gevur sær far um og tað at mann sum borgari hevur møguleika at kæra eina avgerð tað er eitt øgiliga grundleggjandi prinsipp kanman siga í í allari rættari trygd og tað er øgiliga viktigt at halda fast í tí og tað er avgerðir sum verða tiknar har muga sjálvandi grundast á bæði ta juridiska men eisini í nøkrum av hasum her førunum á nakað eisini fakligt tí at hesi málini nøkur av teimum eru hvørfall øgiliga øgiliga spesifikk og tí hevði eg hildið at tann besta grundin at taka avgerð á var vist tú hevði bæði tunga jurða men eisini tunga sserfrøði innan fyri hesi her økini so tað er bara at vóna at at stovnurin erður styrktur við tí takk fyri ja takksovar

takk frú forkvinna nú haldi eg at framsøgufólkini hava lýst málið rættiliga væl og eg kann kanska bara líka taka aftur í hvat heðtað snýr seg um føroya kæristovnur bleiv sjósettur fyri ja gott tjúgu árum síðan út frá einum tørvi at mann mann metti at kæruviðgerðir tóku alt ov drúgva tíð og kanska leggja tað í nógvum førum eitt sindur vekk frá landsstýrinum og tí stovinsettirmann kæristovnin við nøkrum undirnevndum og hann hevur so koyrt hesi árini og tað hevur riggað væl kans man siga orkan hjá stovninum hevur verið tilpassað leypandi soleiðis at kærimálini í tí stóra heilag hava gingið væl og rímiliga skjótt men sjálvandi mann kann altíð gera tingini betur og tað sum føroya kæristovuni so bleiv settur á eina uppgávu fyri fyri hvat mattað vera einum trý ár síðani nú tað var at lýsa stovnin hyggja eftir hvat kunnu vit gera fyri at gera tingini enn ov betur og tann frágreiðingin kom so fyri á einum hálvum øðrum ári síðan og uppskotið hjá teimum var púra greitt at mann heldur enn at hava allar sær undirnevndirnar hesær ellivu undirnevndirnar so valdi mann at siga hygg her nú eru vit ein stovnur sum er upparbeitt á einum ekspertisu ígjøgnum hesi her gott tjúgu árini og at vit nú eru búgvin til at inni á stovninum at taka tær flestu avgerðirnar men tó soleiðis har tað skal ein servitan til har mugu vit hava møguleikan at fara út eftirir servitan hetta merkir sambært stovninum sjálvur sjálvum at hann í framtíðini fer at gera ja skjótari av vera meira effektivur í sínari málsviðgerð og harvið eisini kunna geva svar skjótari up á tar kærurnar sum eru so hetta er ein forbetring av tí stovninum sum upprunaliga bleiv stovnsettir fyri nógvum árum síðani øh í hesum uppskotinum sum nú er mælir mann so til sum eisini er í tí upprunauppskotinum uumlegging ar føroá kæristovni at her eru tað tríggjar nevndir mann í fyrsta umfari mælir til frá fyrsta januar tjúgu tveyogtjúgu tað vil siga altso um gott ella um knapt tveir mánaðir at tá eru teir fyrstu tríggjar nevndirnar sum verða umskipaðar soleiðis at tær verða lagdar til stovnin sjálvan at avgreiða og tað er so ein einkaman siga byrjan til at umleggja stovnin og tá ið tvey ár er farin so skula allar nevndirnar verða lagdar beinleiðis inn til stovnrin at avgreiða og tað skuldi so altð enna líka gjørt tað effektivari og smidligari upp á allar mátar at arbeiða tann eina nevndin fjølmiðlanevndin hon verður ikki mælt til verður løgdframeftir inn hendan stovnin og tað er simpulten út frá tí at stovnurin metir ikki at virkið hjá fjølmyðlanevndini er egnað at liggja á hesum stovninum tí hesin stovnurin er kan man siga er baseraður upp á at her skulu avgerðir takast í kærumálum har tað er juraðin sum er til viðgerðar tað vil siga er hetta jurain sum er fylgd her ella har meðan fjølmiðlanevndin sambært stovninum sjálvum er kanska meira ein ein ein spurningur til hálningar hvat er rætt og hvat er skeivt miðlamessiga og stovnurin leggur eisini dent á at tað fjøllanevndin eigur kanska at vera meira útfarandi og vegleiðandi til hvat er góður fjølmyðla sigur og tað metir so føroa kærisstovnur ikki at er egna at liggja inni í hesum stovninum tí mæla tey staðiliga til at fjølmyðlanevndin verður flutt aðrastaðni enn er ikki støðatikin hvar tað skal vera hvar hvar fjølnevndin liggur best men í øllum førum krevur tað at hon hevur onkursvegna eina fyrisiting aftan fyri seg um hon ikki stór so í øllum førum soleiðis at tann málsviðgerðin sum skal ganga fyri seg fer fram eftir teimum reglunum sum eru galdandi fyri vanliga málsviðgerð í almenna goyranum so hetta saman við tí høvuðsuppskotinum sum er so er hetta lagt fyri løgtingið nú eisini soleiðis at tað sum er ætlanin við høvuðsuppskotinum um umleggingar føroy á kæristovuni sum liggur í nevndini til viðgerðar nú at tað saman við hesum ger at pá fyrsta januar tjúgu tveyogtjúgu verða altso tríggjar nevndir sum koma at virka eftir nýggju lógini sum vónandi verður samtykt og saman við hesum uppskotinum takk frú forkvinaja takk so vórðu ikki
fleiri spæla bið um orðið orðaskiftið er endað og hatta málið verður beint í rættarnevndina og vit fara so undir fyrst punkt níggju á skránni fyrstu viðgerð av løgtingsmál nummar trýogtjúgu uppskot til løgtingslóg í broyting í løgtingslóg um trygdargrunn fiskivinnurnar heimeld at áseta reglur um talgiftsgilt samskifti og annað og eg fari at biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin beinir johannesen fyri javnaðarflokkin bjarni hammer og fyri tjóðveldi bjørt samuelsen og fyri miðflokkin bill justinussen fyrstur at røða er beinir johannesen ger so væl
ja hetta eru so broytingar ið løgslóg um trygdarunn fiskivinnurnar og tað sum mann biður um heimildið her tað er at mann setir í lógina í grein tólv a atlandstýrismaðurin kann áseta reglur um at upplýsingar skulu skrásetast og sendast trygdargrunnur o fiskivinnunar talgilt og kann áseta nærri reglur um talgilda samskiftið so at monn faktiskt ger sigur tað at alt samskifti tá tað kemur til tryggjargrunnin skalfara talgilt fram men mann kann eisini menhendan eisini gevar møguleikar fyri at geva undantøk visti er tað at fólk ikki hava teldu og annað og eg heta hevi gjørt við tí fyri eyga at lætta um umsitingarliga arbeiðstrýssið hjá vørn til dømis at skráseta altíð et her aftor at eg haldi tað er bara gott at mann ger broytingar sum hjálpar til ella lætt um umsitingarliga og at tað er eisini og at mann eisini ger møguleikan fyri at tey sum ikki hava atgongd til teldu og annað eisini kunnu framvegis up á sín máta atat senda umsóknir og hann inn eg haldi ikki at hetta málið annars hevur so øgiliga nógv annað at taka í so at ja eg havi ikki so nógva annar at siga til akkurát heta málið er takk fyri frú forkvuna ja takk næstur at røða er bjarn

frúfrú forkvinna beini johannesen hevur lýst sum so málið hvat tað snýr seg um men tað snýr seg um at talgilda samskifti í sambandi við trygdargrunninum tá ið mann er til fiskiskap og hvat mann kann hvat ein fiskidagur hevur givið í inntøku mann kann siga hvat hanner ikki hevður givið í trygdargrunninum etast soleiðis at minsta lønum í dag er ellivhundrað krónur fyri hvønn fiskidag altso hvønn dag tú erður úti otað teljir so frá tá tú fer út til tú kemur inn aftur og er so inntøkan undir ellivu hundrað krónur so verður tað betalt munin og tað verður mótroknað totalt hundrað prosent í tað sum tú fær fær seltan fiskin fyri hetta er eitt fínt uppskot hetta lættur sjávandi um hjá umsitingini men mannmán sjávandi ansað eftir at mann tað verður tikið hæddfyri tí enn at tað verður tmansa eftir at tað er øgiliga nógv sum eru í fiskivinnuni í dag sum eru komin væl upp í árið sum kanska ikki eru so innarliga í tí nýggja tøkniligu framborðinum sum eru í føroyum og øllum heiminum men eg haldi sum lógaruppskotið sær út so verð a tikið hædd fyri tí tað verður møguleiki at gera tað gamla mátan sum er við pappírið men tað er tað verður lagt upp til at tað skal helst gerast talskilt um man vil helst hava at tað erur flutt so nógv yvir ta talgilda simpultenn fyri at lætta um í umsitingini takk fyri frú forkvinna ja takk

ja takk fyri frú forkvina tað verður hvussu so ringt at brúka allar tíggju minuttirnarupp á hetta málið tað mil eg siga meni tað snýr seg sum undanfarni framsøgufólk hava sagt um ati lætta um trýstið í mun til umsitingarligt arbeiði við at áseta møguleika fyri kravið um talgilt samskifti og tað ber falst vísir tað at lógaruppskotið sum liggur á borðinum her ger tað at landsstýrismaðurn frá heimild at áseta reglur um talgild samgifti tað vil siga tað ati hann kann áleggja fysiskum persónum og joritiskum persónum at brúka talgil samskifti í sambandi við teir stovnar sum sum hann verðar av og í sambært trygdargrunnum og tað haldi eg er rímiliga skilagott sjálvandi kann tað vera ein ein vansi kanska fyri eldri útróðrarmenn sum kanska ikki hava sæð seg á sevellini teldu tøkni og brúka talgildar kts møguleikar men eg hali hetta er ein gong leið hvussu fyri ati at gera tingini einklæddi í lættari og virka virka betri fyri fyri hesar stovnarnar sum umsetasøkini her eisini at spara tað fyri at at at brúka orku upp á pá skrásetingar og a fáa tølini skriva inn upp á tann vanliga mátan so eg haldi tað at mann má siga tað at hetta er hetta er eitt øgiliga einkult uppskot og okur fara sjávandi at taka undir við tí í vinnunevndini og gevast eina góða viðgerð men tað er faktist at tað snýr seg um og eg havi fyr so ikki meira at leggja afturat tí sum undanfarni røðarar eisini hava sagt um um málið takk fyri frú forkvina ja takk so verður tað bjørsa
samuelsen ger so væl
takk fyri ja forkvinna nú veit ikk um eg fái eyka tíðni og hinir framsøgumennini gera so skjótt av nei sum framsóg menninir teir undanfarni hava sagt so er er hetta málið uttan tey stóru beinini hetta er skjótt avgreitt men eg haldi at tað eru øgiliga sjáldan at vit hava nakað mál sum snýr seg um trygdargrunnin og eg kundi gott hugsað mær at brúkt høvið nú er landsstýrismaðurin ikki her eg veit ikki um hann lurtar onkra aðrastaðni tí hetta var tað sum eg ætlaði at siga var til landsstýrismannin eg kundi got hugsað mær at vit tóku tað upp í einum størri høpi hetta við tey viðurskifti sum eru fyri okkara sjófólk og tá hugsi eg serliga um tann partin av flotanum har tað gongur so illa tað sá út til at ganga betra heimaflotanum eitt stutt skifti men tað er gongur ikki so væl aftur nú og hesin grunnurin trygdargrunnirin er jú sett á stovn fyri ati veita inntøkutrygd í teimum tíðarskeiðnum tá ið inntøkan frá fiskivinnuni svíkur og tað er so bæði minsta n minsta lønskipanin sum er fyri fiskimenn við fiskiskipum og so minsti forvinningurin sum er fyri útróðrarmenn og og tað er eri haldi eg tá mann hyggur eftir teimum útgjalduum sum eru ella teimum upphæddunum sum mann fær so eg haldi allan mann eigur at viðgera er tað líkasum á støði við tað sum krevst fyri at liva í dag er tað á støði viðtað sum til dømis svarar til arbeiðsloysskipanina og og hin spurningur er eisini hvat hugsar mann í einum longri høpi tá ið tað sær út til at hetta er verandi avbjóðingar kanska landsstýrismaðurin hevur nøkur boð upp á tað men ikki tí hetta akkurát hetta málið snýr seg bara sum undanfarni framsøk menn hava nevnt um at áseta mann skal kunna brúka at mann skal kunna brúka talgilt samskifti og tað er sjálvandi nakað sum er hein sjálvfylgir í dag so tað er ikkinógv beina í tíð men eg otí veit ikki um e um eg biði landsstýrismannin um for nógv tá ið nevni hetta her við um hann sær fyri sær at mann skal taka tað up til viðgerðar í tinginum um hesi viðurskiftini eru nøktandi nú er tað jú sjálvandi vinnan sjálv ella fiskimenn og reiðarar sumi gjald í henda grunnin við tað at ein partur av avreiðingini verður goldin í avreiðingarvirðinum verður goldið í henda grunnin sum so verður útgoldið aftur tá ið inntøkurnar eru lagrir enn ain vist og tað plagdi at vera eitt prosent haldi eg og eg sá nú at tað lækkaði til null komma seks prosent av avreiðingarvignum fyri allar

men sum ment so er endamálið jú at tryggja fiskiútróðrarmonnum inntøku í hesum her tíðarbilinum tá ið inntøkan frá fiskivinu svíkir og hvat ger mann so tá ið tað er í einum langtíðarhøpi altso vit vita at tey stóru reiðaríini hava keypt stóran part av heimaflotanum upp og eigail heilt ella lutvíst og vita eisini um okkurt reiðarí er fari at at gjalda eg haldi var tað tvey túsund krónur um mánaðin til hvønn av ja nei tvey túsund krónursum stuðul sum ískoyti afturat afturat hesari heri hesum útgjaldunum úr úr tryggingini ja um dagin ja segði um árið nei eg segði má ja um dagin og og tað er so kanska eisini ein avleiðing av at tað er jú blivið partur ein partur av heimaflotunum mn irblivin partur av teimum størri reiðarínum og hvar liggur ábyrgdini so í mun til at fáa at tryggja fiskimonnunum nakað at liga fyrr men mann má eisini hugsa upp á longri sigt hvat ger mann tá ið tað vísir seg at tað blívur við at vera avbjóðingar í mun til at hava nokk at fiska og ta vil siga at tað er ikki bara nøkur tíðarbil mann hevur brúk fyri hesum stuðlinum tað er meira sum ein parmanentsskipan í øllumførin kundi eg gott hugsað mær at landsstýrismaðurin er eg veit ikki hvussu hann ger tað men hann fann eitt høvi til at taka tað upp við løgtingið hvussu mann skal tryggja fiskimonnunum livibreyð og vit vita jú øll inni her at útróðrarflotun er minkaður øgiliga nógv tey síðstu árini og at tað er sjálvandi ikki ein varandi skipan at kunna liva av av minstavinningi men tað er eisini nokk so hør krøv fyri yvirhøvur at fáa minstaforvinning altso tú skalt hava havt eina ávísa inntøku g eisini per mann sum er knýtt at bátinum áðrenn tú koma inníhýsa skipanina so tað er ikki nakað man bara soeiðis far uttan víðari men hvør er tankin í longri høpi í mun til hesar boða skipanirnar sum skulu tryggja okkara sjálvfólki at hava eina rímiliga inntøku tað haldi eg løgtingið átti at tikið upp og og kjakast eitt sindur um hvat er langtíðarútlitini landsstýrismaðurin hevur fleiri ferði sagt at hetta við at býta seg til størri kvotur uttanlands at tað eri ikki tað lættasta og vit hoyra frárestina eisini nú ella eg hoyrdi nú ein dagin ati at útlitini fyri barrenshavið eisini eru ikki eru so góð so veit ikki um tað merkir at um tað er nakað samanhangur í hvat mann forvantar fyri fyri heiella fiskiskapinam heimaleiðin nú frameftir men eg havi so ikki hoyrt nakrar at siga at mann væntar at stovnarnir fara at taka seg skjótt og í stórum í nærmastu framtíð so tað er nakað við at fáa á skránna hvat skal er henda upphæddin til at liva fyrr landsstýrismaðurin hevur kanska meining um tað og hvat fær hann fyri sær í einum longri tíðarhnt men til uppskotið sjálvt aftur so er hetta sjóvandi nakað sum tjólið tekur undir við uppskotið at mann ger hetta samskifti talgilt og mann í heila tikið moderniserar eisini hesar skipanirnar takk
so er tað landsstýrismaðurin jacobvestegaardger so væl
takk fyri frú forkvinna trygdargrunnurin hevur um hvat tíggju ára baki áðrenn var tað ein játtan á fíggjarlógini sum bleiv brúkt til inntøkutrygd nú er tað ein skipan sum vinnan sjálv rindar til og tað verður soleiðis at tað er stýrið fyri trygdargrunnum sum er mannað av umboðim fyri vinnuna reiðar síðuna og manningasíðuna sumi tekur avgerð um hvussu skipanin skal hendan skipanin skal virka og hvussu útgjaldið skal vera úr grunniunum grunnurin hevur í dag haldi eg einar gott hundrað og fjøruti milliónir hundrað og nakrar g fjøruti milliónir so grunnurin er er rímiliga sterkur e minnist diskussiónirin varð tá i honn varð settur settur á stovn mann vildi hava eitt ávíst fæ frá kanman siga landinum í grunnum og tað bleiv so gjørt upp á tann mátan sum bleiv gjørt uppá tá onkur grunnur var sum fór inn í hefta her og meni har er pælað pengum í hvat er rímiligt og ikki rímiligti útgjaldið er øgiliga lágt vi isi eg skal siga tað eftir nútíðar satsi hinvegin so

skiftandi politiskar partar og trygdargrundin at tað er trygdargrunnirin seg sjálvur sum kemur við teimum broytingum sum mann metur skulu gerast í mun til útgjald og annað hitt ø sum bjørt samuelsen var inni á í mun til framtíðina so er sjálvandi ringt at spáða um framtíðina og tað er eisini ringt ati ila spurningurin um tað rætt at tú hevur eini eina stuðulsskipan inni sum skal tryggja framtíðina hesin grunnurin er øllum førum til at tryggja sum tað eitur eina minst løn soleiðis at tú altíð tá ið tú fer til skips fer eina fer eina minst løn og ikki girkerar einki at fáa tá ið tú so ert farin farin til skips við einum skipi spurningurin er hvat tað ní vogið skal vera og tað fari at lata upp til tann grunnin ati taka støðu til at tey sum sita í tí grunninum tað verður ola nógvar meiningar umhvussu mann fær skipað fiskiskapin á føroya grunninum sum í høvuðsheitinum er grundarlagið og hevur verið grundarlagið undir hesin partin av flotanum sum nú liggur tunkt í sjónum øh men eg haldi at mann seinastu árina er komin árini er komin nøkulunda til konsensis um at hava fingið eina umsitingarætlan ein umsitingarætlan sum vera høvuðsheitunum stýrd av av tí fiskifrøðiliga partinum teimum kanningum og tí tilráðing sum kemur harfrá hetta her við fiskastovnum hvussu teir uppføra seg viðtí tað er nokk so ringt at gera við okur hava roynt at gera ymiskar ymiskar bætar fiskitagarskipanir verða í ein skipan samansett ja fiskidøgum stongdum leiðum og býða uppbýtið millum veiður bólkar øer tað tann rætta skipanin tað hevur mann hildið higartil mann heldur eisini fart við at fiskidagar er tann rætta skipanin h okur hava roynt at hyggja upp á troløkir er tað rætt at lata troløkir upp brúka rist og tað er má so gjúrt og

undanfarin ár verði ein diskussión um at mann ikki átti havt ein ein grund sum mann kundi brúkt t leyst at tillaga flotan við í mun til fiskiorsku og annað tað var einaferð politikkurin hera mann uppkeypti veiðurættindir betaltu fyri tey fyri at minka um minka um trýstið strukturgrunn hevur onkur tosað um har mann kanska bbrúka pengarnr til kanska at strukturera vinnuna øðrvísini meni tað hevur lítil diskusstión lítil diskussión um tey tingini seinastu árini tað hevr meira verið um eina umsitingarætlan og at fylgja fiskifrøðini og eg pástandi at tað hevur mann í øgiliga stóran mun gjørt mann hevur ikki fiskað meira undir føroyum nógv eftir seinastu árini enn tilráðingin hevur verið men tað er púra rætt sum sagt verður ati stovnarnir geva øgiliga lítið av sær øgiliga lítið av sær fyri tíðina meni hetta eru ting sum svinga og tann sum hevur fiskivinnun at gera veit av at tað eru góða tíðir um verri tíðir og hevur eina vón um at tað fer at svinga tann betra vegin aftur okur royna altíð og tað haldi eg øll øll hava roynt tá ið tað snýr seg um snámillum fiskiveði samráðingar við onnur lond at fáa býtt so nógv um sum til ber av botnfiski við uppsjóvaður fisk seinastu árini tí okur hava havt lukfasliga nógv uppsjóvarfiski og minni til tann flotan sum hevur av bótnfiski so tað hevur altíð verið roynt og verið framhaldandi roynt so nógv sum an up á nakran máta kann men tað hevur verið missjón úrslit burtur úr tí ísland hevur staðið í stað hvá fiski í blývíkur tæy kvinkað rætta fingið nakað afturat men annars hevur tað annars hevur tað hilnast hilnast illa barrens havi plagdi at fylgja nøkulunda svimglingum í kotuásetingunum í í barrumshavinum og tað rokna okur við at tað ið nokk so stóran mun eisini fer a at gera fyri komandi ár meni eina meiri djúpptøkurnar viðgera av hvat mann ger við allan tann flotan húkaflotan sum sum kanska ikki hevur tað so gott nú hava okur ikki havt eg havi hildið at tað evur verið verið gott at okur hava nøkur stór feløg sum hava skip í ymiskum pørtum av fiskivinnuni soleiðis sum tað verður nevnt at mann har tað gongur gott úr einum parti av flotanum sum kann man javna út innanhýsis við fyritøkuni til til tar partarnar sum kanska liggja eitt sindur tyngri í sjónum so tað er so nakað sum eg eg komið seinastu árini men sum sagt útróðurin og heimaflotin haldi serliga parsølarflutni í løtuni liggur ótrúliga tungt í sjónum men tað er orsakað av at tað ikki bragdar við fiskiskapinum
nakrar viðmerkingar bjørt sámale sen ger so væl ja takk fyri sambært heima
sínim hjá grunnum so eru so eru minst tlat løgnum ellivu hundrað krónur per dag altso fyri sjónmenn við fiskiskipum og so minstu forvinningur fyri útróðrarbátar er nítjan túsund fimm hundrað og mánaðin sum so verður mótroknað av øðrum inntøknum men grundtil eg nevndi hasi tingini í røðuni tað var hetta her við um landsstýrismaðurin altso hevur hann fingið nøkur signalur frá grunninum um mann hyggur uppá tær mann arbeiða við tí landsstýrið velur so vítt ig minnist eitt umboð í í hetta stýrið og og partarnir í vinnunu fiskimenninir og og reiðarnir hini umboðini hevur landsstýrismaðurin verið í samskifti um hetta her eru nakrar ætlanir at broyta efta her og hevur mann nemliga nakra langtíðarætlan við júst í mun til tey viðurskiftini landsstýrismaðurin nev at at tað kann fara at vera nakað sum vara leingi sjálvt um mann sjávandi kann vóna at fiskiskapurin blívur betri fyri heimaflotan kja takk jakuvestgaard gersa

verri frá tí læra diskussión um útgjaldið tað er verið onkur fundur við grunnum meni sum útgangspunkt so hava okur ella fiskimállaráðið halda skiftandi landstyrismenn eisini tað tann politikka tí grunnurin sjálvur sum kemur við tennum broytingum sum skuli koma hvat ið útgjaldinum biðvíkur onnur viðurskiftir hava okur ikki diskuterað áv grunnum grunninm sjálvandi eru settur sambært lóggávu til atumsita minstu løn at vera trygdar grunnur og tað er tað sum tað er tað sum mann í høvuðsheitnim tekur s av so tá ið fólk venda seg til fiskimállaráðið og akkurát sum diskutera útgjaldið so vísa okur teimum sjálvandi til til grunnin og tey umboðini sum har er ja takk so er tað
jóhannes joensen ger so væl takk fyri frú forkvinna ja eg ætlaibara
spyrja landsýrsmanninum eisini veit tað at tað ið kappingin verður verður sjálvandi ójøvn tá ið summi fáa tvey túsund sum fá ølam hundrað krónum um dagin um kanska í vandini fyri at fólk fara sletti seg at sigla við parsolarnanm visti mann ikki visti mnn kki upstikar ta dagslønina sum teir teir fáa mun til aðrar ha so tann kappingin verður verður skeiklað so kanska færa man ikki fólk til skipini me eitt annað sum eg hugsaði tað var ellað at vita útlit fyri at fáa fleiri veiðurættindir aðrastaðni eg veit at vit mistu eitt sindur av svartkalva í eysturønlandi og har kom einki staðin fyri er nøkur útlit fyri at mann fær kanska onkur veiðirættindir onkur aðrastaðni aftur ella er fyri bólfiska flotanasí føroyum takk fyri ja takk jacobvestegaard

takk fyri frú forkvina útgjaldið úr grunninum er er rættiliga lágt tað tað haldi eg tað er og eg haldi ikki at nakað kann í longdini liva av hom sornum útgjaldi og slett ikki slett ikki tæ skip ella tay er reiðaríið sum apa skip sum tað var so vánaligt inntøkugrundarlag viðvíkjandi síná millum samráðingum so gjørdi gronguavtalu í fjør hvørki við bretland og es tað var se vísa seg um tað kemur í lag aftur til komandi ár men eg havi nevnt at mann kundi kompensera tey feløgini við øðrum kvotum og tað verður hugt upp á tað í løtuni okur vóna sjálvandi at okur fáa finna millum avtalu bæði við es og við brekland men treytin er sjálvandi at tað er nakað inniheild í tí og tað er nakað veruligt at fara eftir takk fyri ja takk so er tað bjarni hammer
ger so væl ja takk fyri fórgvuna okur
vta sum okur vita at støðan er ja hon nærmast vannlukkuligu í løtuni við botnfiska fiskiskapinum un ír føroyum í løtuni men nú hoyrist eisini at tað er trupult at fáa hendur á ella a fáa fiskað tann ta sildina sum er nú hon hoyrir frá fiskiførum á fiskimonnunum at sildin liggur nakar fáar fjórðingar inni innan fyri markið nógv avtíð í øllum førum í íslandi har sum tær sigust at vera rógvfiskiskapur er tað nakað sum landsstýrismaðurin fer gjørt nakað við til og hugt eftir at sleppa fiskiførðini ann um hasa hetta markið eftir tí tað veit eg nú at tað ikki ber til beint nú men millum annað liggja virkini altso hava virkini ongan fisk at virka tí tey fáa ikki hendra av sildini øllumførum í løtuni takk fyri frú forkvina ja takk so er tað jacob
vestegaard ger so væl takk
fyri forkvøldina eg veit ikki hvussu nógvan spurningurin hevði við trygdagrunum at gera men lat tað fara tað er soleiðis at íslendingar hava sett eitt mark fyri hvar ið føroysku skipi kunnu sleppa at fiska og páhaldur frá íslendingum er at tá mann fer um ta tað markið so er nógv íblanding av íslendskari skyld til lokala stovnin á fleiri ferðirnar tosað við íslendingar um at broyta tað markið og tað parkar áhaldandi at gera men tað letur ikki til at at tað verður tað verður broytt sum okugu okur bara tola og bíða til sildurin kemur út tí tað kemur hon fyrr ella seinni og so mugu okur so vána at sesongin varar tað tí at okur klára at fiska tað kvotakur hava at seta okur takk fyri ja takk so eru ikki fleiri
tær sum hava biðið um orðið o orðaskifti er enda og hetta málið verður beint í vinnunevndina og vit fara so undir punkt tíggju á skránni løgtingsmál nummar tretivu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um sjófeingi sjófeingislógin veiðuloyvi brúkskyldað leingja gildistíðina á rættindum flyta ófiskaðar kvotur til vinnuligar royndir og verkætlanir frá tvey túsund og gu einogtjúgu til tveyogtjúgu eigaravirki í føroyskum dagsbátum og tillagingar og fylgibroytingar hatta var teksturin og forkvinnan skal biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin beinir johannesen fyri javnaðarflokkin bjarni hammer fyri sambandsflokkin johan dahl fyri tjóðveldið høgni hoydal og fyri miðflokkin biljustinussen og fyrstur at røða verður beinir johannesenger so væl
takk fyri frú forkvinna ja eftir broytingar í lóginu m sjófeingi og í alt eru tað áttaogtjúgu broytingar og teir allarflestu av teimum eru orðingar ið verða broyttar ella strikaðar mell ágna tær sum verða broyttar strigarar tað er í har tað í lógini verður tosað um ting ið kanska vóru áður hava verið galdandi til dømis í tveytesogtjúgu sum ikki eru galdandi meir og tí ikki relevant í mun til lógina og tískil strikar mann tey og eisini verða orðingar broyttar við tí at frá ferstara januar verða fær veiðuloyvið aftur á stálið og tí verða eisini nakrarella gjørdar í lógini og tísk verða nógvar orðingar broyttar og annars so tað sum er kanska høvuðsbroytingarnar tað eru milum annað tað sum er nevnt nú við at veiðiloyvið fer aftur á stálið og eisini tæ tær reglurnar umbrúksskyldu ogtær skuldu eftir ætlan koma í gildi nú fyrsta janar tveyogtjúgu men har hevur mann so broytt tað til at tað fer koma í gildi í trýogtjúgu og haldi eg sjálvur at tað er skilagott mann kanska bíðar eitt sindur í eisini sum at lesur á tann hoyriskrivinum sum eri her at tað er kanska eitt sindur ógreitt fyri nógv at kvrát hvat fer ávirkan tað kann hava fyri vinnuna oeitt verður nevnt í hoyrinskinna tað er til dømis toskakvotaflems kapp men tað er eisini nógva nógv annað til dømiskongafiskvingarhavinum og lodnukvotan í íslendskum sjógvi sum bæði eru hava veriðkvotur sum kanska hava verið lágar o at saman avt sama kanska har tað ikki r verið forsvarligt kanska fíggjarliga fara at fara at fiska tær og tísjavandi haldi eg tað er gott at mann kanska bíða eitthar og eisini fær kvattska svarar á nógvum ivamálum sum er í akkurát um hetta her og og so er tað eisini tað at at veiðileivinir skulu leingjast einum ári taðer so sær at tað stendur í løguni tag at tey hava tey eru í gildi í tólv tólv ár veiðuløtini og tey skulu so leingjast hvørt ár ella tað skal støðug at takast til og tað skal leingjast ví einum ár hvørt ár tað skal so koma niðan tingi og tað er tað sum nú hent og so er tað eisini tað at at tað hva verið kvotur sum verða fluttar yvir um ár at mann gevir heim fyri tí at at kvotur sum eru ófiskaðar í einum ári kunnu verða fluttar yvir um ár og so er tann síðsta broytingin tann at deðsbátr var eldri og deyðsbátar teir kunnu fáa loyvi til at avreiða og og tað er serliga galdan fyri teir har tað eru kanska grunnar og áhugafeløg ið hava kanska keypt ein eldri deyðsbát sum kanska hevur eittávíst mentanarligt virði kanska fyri ella søguligt virði fyri kanska okkurt lokal umhvørvið og har er tað kanska tað at tað eru nøkur sum eru fólk sum hava stigið seg saman við ein grunn ella áhugafelag sum so keypir ein barn men av tíí lógini av tí at tað í lógini í dag stendur tað at tað er bert persónar og og feløg sum kunnu brúka tann møguleikan at avreiðas so so verður tað líkasum ikki møguligt hjá teimum í mun til hetta her og tað verður so broytt og tað haldi g isini r fínt tí at so kann mann eisini brúka tað kanska til raksturin av at atvarðveita hesar bátarnir men sum so so haldi eg at mitlum annaði hettaher við at mann kanska býðar við brúksskildin í eitt ár tað haldi eg skilagott baða so mann kann kortspaltíð fáa nógva hesum ivamálinum upp at venda haldi eg gott og ja eg haldi ikki so øliga nógv annað at siga og eg haldi at hetta málið kemur í vinnunevndina s haldi eisini tað øgiliga áhogyert at hoyra tí tað er serliga hett her við brúkskildini sum er uppi at endasaman vi hoyrinsskrivinum o haldi e tað er tað er gott at fingið kanska nógvinn í vinnunevndina so eisini hoyra tey um hvat tey akkurát hvat tey halda og hvussu mann skal fyria haldast til hetta her o soframveðis takk fyri frú formaja takk
faar ein viðmerking høgni hoydal ger so vælfrú forkin
k eg fari at spyrja beini johannessen sum nevndi at tað var gott at brúksskildan var útsett eitt ár meni eg fariat syrja um an sandvømær í at tað er ikkistørsta broytingin í hesum í uppskotinum tað sum stendur í hesum ppskotinum er at brúkskildan verður bara galdandi fyri heimaflotan í prinsippinum pluss kanska barnershavið sum eg hvði skilt tað meðan allir tann pelagisku flotan alt taðt størsta tilfeingi vi eiga í dag sum støðan er í løtuni har verður ikki brúkt illa galdandi har kunnu teir selja og keypa og flyta ímillum akkurát sum best ber til sum teir vilja og kann bann handsen greiða mær frá hvat rættvísi er tí hví hví verður tað gjørt hvussu kann tað ber grundast t at at pilagiska vinnan skal ikki gera tað men heimaflotan sum sum sum siglir í tungum sjógvi skal gera taðja takk beinir johan
honsen ger so væl altso at
alt tað iskal sleppa undra tað er kanska ikki heilt rætt tí at millum annað eru lotnfiskiskapir og kvítandi sild fevnd av brúkssildini men akkurát hví restin tað er so ein áhugaverdur spurningur sum mann kann eisini reisa í vinnunevndini akkurát hví meni hin vegin so so veit ikki orla hvussu í dag hvussu aktuelt tað er akkurát ímóti bruknsskyldu men tað kann altíð tað tað gongur oftani ja tað skiftir oliga oftani í fiskivinnuni som tað kann altíð vera tað at tað verður kanska kanska ja tað at tað verðurmangla i eitt orð her men me at mann fær brúk fyri tí kanska einaferð tá tað kemur til pilagiska men eg sum eg dugi at síggja tað í dag so er tað kanska ikki akkurát harpeint at tað er størsti part fyri brúkskildini tí at tað verður mesta brúkt men onkur partur ner er ípiý í pilagiska men tað haldi eisini t mann burdi í vinnunevndini eisini tikið upp at spurt mær hví annars ikki takk fyrija takk næstur at røða
er bjarni hammer ger so væl
og okur viðgera aftaná eitt uppskot úr fiskivinnuni við eini ørgrynni av lógarbroytingunum í lógini um sjálfeingi eg fór fokkust at hyggja at tá ið eg las uppskotið so brúkti eit líta sindra tíð at hyggja eftir hvat er hent síðani lógaruppskotið um sjófeingið bleiv samtykt beint áðrenn jóli tvey túsund og nítjan t teimum broytingunum sum eru hendar síðan og eg má siga eg fekk eitt íeitt lítið sjókk tí at tað er heilt heilt óvanliga nógvar broytingar gjørdar altsu eg haldi lesliga hetta her uppskotið hevur áttaogtjúgu broytingar nógvar eru neyðugar men eghaldi eg var yvir tvey hundrað broytingar longu upp á eit eitta hálvt ár

og tað sum er afturvendandi fyri hesar broytingar og faktiskt fyri alt alla lógina í sjálvfeingi sum bleiv samtykt faktiskt allar tær stóru nógvu broytingarnar sum kanska eru yvir tvey hundrað tað er hon at tað er faktiskt øgiligani og yvirorðnað er tað sera sera alvorligt tað sum faktiskt gongur fyri seg og tað sum er felags kanska tað sum er ræðandi og afturvendandi í staðfestaðfestingunim serliga í lógarbroytingunum sum henda nú og hava hent nú síðani lógin bleiv samtykt tað er nakrar heilt serligar orðingar sum tit kunna síggja mann kanska ikki leggur merki til taðteman lesrr lógaruppskotið men men tað eru nøkur sum leggja merki til tað og tað eru orðingar sum standa í lógini tú lesur lógina akkurát sum beinir johannesen lisi upp tay eru allir møguligar broytingar men so stendur landsstýrismaðurin ásetir landsstýrismannir og maðurin kann loyva landsstýrismaðurin kann taka avgerð um heimildað verður landsstýrismanninum at eitt ella annað

okur blíva hartaðar óalmindiliga nógv fyri akkurát her men tað her eru kilometrar framman fyri framman fyri tað sum hendi í undanfarnu samgonguni tað er tað at avgerðirnar blíva fluttar út úr fólkavalda løgtinginum til landsstýrismannin fiskivinnumálum ikki út í fiskimállaráðið men til landsstýrismannin í fiskivinnumálum at taka einsamallur avgerð faktiskt um alt eg trúgvi vist mann fer niður í smálítir ígjøgnum lógina gjøgnum tær broytingarnar sum eru so er tað kanska okkurt eftir sum ikki er flutt út men men tað er ein ørgrynna og aftur í hesum lógaruppskotinum bara í hesum lógaruppskotinum her landstýrismann kan áseta landsstýrismannin loyvir alftso afturat lógini heimildina verður landsstýrismanninin soleiðis at tað verður óneyðugt at koma í løgtingi við fiskivinnumálum

milliardarvirðir hjá øllum føroyingum minst et milliardarvirðir hjá øllum føroyingum tað er heilt skjótt tikið burtur í løgtinginum sjólvt viðgergu es lett ikki fiskivinumálið her tí at heimildirnar eru so nógvar nú bara tað at taka eina avgerð úti í fiskimonninm staðin fyri men sjálvandi tað eru nógvr onnur málai sum man kann viðgerðir uppi men øllum førum klokkurnar alarmklokkurnar eiga at blinka eitt lítið sindur hetta var eisini akkurátíð sami alarmklokkurnar sum okur ávara um ta lógaruppskotið bleiv samtykt men akkurát sum nú og akkurátsum tá so sita samgongulimir altso teir sum sita í løgtinginum landsyrsfólkini tey vita tey flestu tey sita og ippaøksl náh ókey tása tað er høvuðsvinnan í føroyum flutt úr løgtinginum altso úr fólkavalda løgtinginum út í fiskimálaráðið ja tað er hon og aftur nú er skiskt gjøgnum her lógarp hetta her broytingaruppskotið hvussu ofta tykur ikki síggja jú men løgtingið pjøðist ikki t avgera frameftir tá tatð eru fara gjøgnum tað kað

skjótt ta man siga at fiskivinnumálið í løgtinginum tað er nakað sum hann snakkaði um sum hann viðgjørdi fyri tíðina ein sákablátt

og okur vistu í øllum førum hví eisini tann fyrsta lógarupskotið bleiv og hurrað ígjøgnum tað bleiv sagt hundraðavísferð tað skuldi sjálvandi ígjøgnum árn í jól tvey túsund og nítjan upp á nakrar fáar vikur orsøkinin var einføld so at løgtingsfólk í samgonguni ikki finguð tíð at seta seg inn í eitt óalmindiliga stórt rúgvumikið mál og mann kann minnast til at alt tað stóra lógarupp tað stóra arbeiðið bleiv gjørt í undanfarnu samgongu og so bleiv tað sjávandi gjørdar nakrar stórar broytingar beinanvegin men nú síggingur yvir tvey hundrað broytingar yvir tvey hundrað broytingar upp á tvey upp á tvey eita hálvt ár ella eitt orsaka í eitt eittar hálvt ár

men tá tað er sagt so er til sjálvt hetta her uppskotið so hevur beinir verið inn beinir johannesen verið inni á nógvum og tað eru nakrar broytingar sum verða gjørdar tað er millum annað ati millum annað er tað serliga kanska brúksskyldan sum hevur fingið hevur fingið nógva viðgerð í hesum er lógaruppskotinum tað er nakað sum øllum førum hoyringssvarini býta merkið í tey tey harta ta kanska nógv so nógv tey halda atso eg hugsi um ta brúksskyldina sum er ta tretivu prosent brúksskyldina sum betíðir at vist tú ikki klárar at fiska tretivu prosent av teimum rættindum sum tú er fingið útlutað kanska tú klára fimtan so verður tað so fellað fimtan prosent aftur til landið til landstýrismanninum at gera av tað er fyrruímóti tað serliga tær mestu mestukritisku røddirna ella kritisku røddinar tey sum hoyringsskrivinum tey vísa á at tað er neyðugt sum í ár ati at fyribils at lata loyvini at selja loyvini kann man siga til til onnurtil onnur endamál til onnur skipa fiska og serliga verður flemmjiskapp víst tikið upp aftur fleiri ferðir nar har sum kvoturnar eru nokv so lítlar men so verður tað flutt yvir um ár vinnuliga royndir verkætlanir tað verður tað sum varð útlugt í tvey túsund sett av í tvey túsund og einogtjúgu verur flutt til tveyogtjúgu og faktiskt tað sum varð flutt í tvey túsund og tjúgu til einogtjúgu stendur her eftir eisini møguleiki at flyta tað yvir um tað verður kanska góð nøgd at fiska sum vónandi var fiska í tveyogtjúgu men tað er eisini nógv stuttligt atbýta tað hevur tikið at koma her í tilmannin er nú at vinnuligar royndir og verkætlanir blivu eitt annaðstað avgreiddar so ella so

ja og so er tað eitt annað endamál sum eisini verður víst á hetta her henda broytingaroppskotið skal binda upp fyri at tey brúksrættindini sum mann hevur fungið tey skulu gagnnýtast vistimann ikki vil hevur møguleikan at gagnnýta tað av einligara orsøk við tey at verða óbroytt í tvey ár so fella tey eisini aftur til landið rullandi loyvini í bokkifimm tey verða longd eitt ár og ja sum so haldi eg at tað er sum so tað er broytingarnir sum eru tí eru eisini aðrar men fyri at taka saman um fyri at taka samanum so er tað eingin ivi um tað at løgtingið verður bara meira og meira avhekt av fiskivinnumálum altso løgtingið sjálvt meðan málafyskimálaráðið sjálvt fer møguleikan at viðgera meiri og meiri tað hav okur eisini sett í seinastu tvey árini vinnunevndini at tað er ikki neyðugt at ella vísa ikki á øllum føringinhat samgongan hevur valt at tað er ikki neyðugt at viðgera høvuðsvinnuna í fólkavalda løgtinginum tí at heimildirnar liggja opinbart allarbest úti í fiskimállaráðnum
eia viðmerking ger so værraformaður ja eg ætlaði bara
til beðin hammara tá tað kemur til veiðirættin skulu tengjast at á stálinum eftir fiskifarinum so hevur mann einferð tosað nógv um um mann kundi samstarva um um at veiðirættin er soleiðisamantíð samskipað á kvotanarvestar og ovur smáar men tað verður ikki møguligt í hesum førinum hevur bjarnir ein nakra hugsan um taða

hjá hesi samgonguni at veiðirhendini veiðir loyvini og rættirnir skuldu aftur á stálið sum hann sigur undanfárin framgonga tók og flutti tað av stálinum so at tað fór til felagið so tey sjálvir kunnu taka avgerð um hvør skuldi brúka hvør skuldi brúka at hvussu tey valdu at gagnnýtisloyvini um tað var tvey skip ella ella trý ella hvussu tey samstarvast ella eitt skip fiskaði alt tað er so eisini men tað verður hildið fastur tí at eftir og snara øllum fyri at metast so skalja veiðirættindi á stáli aftur so tað er eitt ávits skip sum sum fiskarættindi fiskimannafelagi eru glað fyri tað tí tað tryggjar so manningini á tí einstaka skipinum øllum førinum at tey fáa sín part av at tey so fáa tann partin av lønini sum tey hava rætt til ikki kanska at reiða ríðir tekur og flytur hesi fiskireftirini yvir eitt annað skip kanska samla tey eini skipi og so er tað kanska partur av manningum sum ikki fáa lut í tí lánini lønini sum tær ynskja sær takk fyri at formaður
næsti røðari jóhandahlger so væl
undanfarni røðarar hava sagt

broytingar av greinin sum í stóran mun kanska ikki eru neyðug at hava meir millum annað greinir sum hava hingið saman við teimum rættini sum hava verið givin í nítjan hundraðogtjúgu sum síðani hava eru dóttin burtur tað vil siga at tey eru eru tíðligaði í einogtjúgu og so hevur mann valt at strika tær orðingarnar í lógini sum ver beinleiðis knýttar til ter rættindin sum hava verið flutt fram frá einum ári til næsta sum ar

stóran mun eftir her við hvat mann ger við brúksskildi millum annað tað hevuru øgiliga nógv skrivað og nevnt í hesum her uppskotinum um brúksskyldina tvær tvær tvær brúkskildir einogtrýss prosent reglan og hygtja tretuvprosent reglan og har hava verið nógvar viðmerkingar frá eini rúgvu av hoyringspartum bæði fiskivinnuráði og nótarskip felagið nótarskip reiðarafelagi og fyriá fiskimannafelag og aðrir hava allir sum ein fenalínskip eisini hava allir sum ein hildu tað at hesar reglurnar eru alt for forðandi og tarnandi fyri vinnuna serliga handa tretivuprosent reglan sum er komin í gildi sum ger tað ati menn kanska ikki veiða tey rættindini tað tað burdi ta burdu veitt og vistu tet ikki gera tað orsaka kanska av serliga um plendraetin tað kann vera tag atað er lænt at sigla og eftir fáum tonsum og og sum mann vurdur svingar til eftir hesi lógini her tí man ikki kann leggja saman við øðrum tí mann missir rættindini áræeftir husu mann ger a og ikki veit tað sjálvur mann knýtti tann á hísum fiskifari í hesi lógini her tað meta menn er sera óheppið tí haldi eg eisini tað at tað er skilagott at landssmaðurin eftireftirfylgjandi er komi til niðurstøðu at mann ikki setir ta reglurnar gildi fyri fyrsta januar tjúgu trýogtjúgu fyri at mann kann brúka tað árið sum er nú frameftir til at kunna viðgera tær reglurnar betri og vónandi eisini kunna fáa ella koma til niðurstøðuna ati hesar reglurnar verða gjørdar annanleiðis soleiðis at skip kunna gagnnýta rættindini upp á ein anan máta at gera tavil siga við seg a skipið vil lata siga tað tað er át hundrað tóns at tr miskap tað er kanska til tvey skip at fara eftir so má tað vera møguligt hjá teimum bátunum at gera avtalur við teir sum hava annars hálvtrýss tóns part til fimoghálvfjerðs tóns part at teir kunna fara á veiða har yviri og kanska býtu um meg eitt annar fiskastað til dømis í íslandi til eit annað far sum kanska kundi fari har um í tag ein tað verður nevnt eisini tað ati notarfloturin heldur ikki evur hevur verið tikin í potragding í samban við brúkskildu taðr fyrsvuð spartíst rætt men eg rokni við tí øgiliga sjálvda mann mann sær tað at veiðan hjá nótarskipunum ikki verður veidd hon verður allaroftast veidd men tá ta eg gt tá tað er sagt so haldi eg eisini tað at mann kundi saktans eisini latið tey skipini veri undir somu reglum sum restina ám flotanum tað skuldi ikki verið nakrar problemið í tí altso hví skal mann ikki hava allar undir somu skipan vist man í hør brúkkrav til flotan so tað halið e eisini v tingum mann egur at hygja uppá tá ið mann kemur til tann partin í samband við viðgerðina um brúkskilduna generelt eitt annað ting sum landstýrsmaður eisini vart við í sambandi við teirn einstøku greinarnum tað er tí at avlýsingin av veiðuloyvi verður umorða í mun til verandi lóggávu soleis at hon verður míni greiðari tí veiðiloyvi og er eitt slag av av góðkenningarum ávísum fiskifari sum eigar ein fer til at reka ein vinnjan fiskiskap undin føroysku flaggið verður sagt í

skipanin við veiðiloivunum varð eisini setti gildi frá fysta januar tjúgu tveyogtjúgu verður setti gildi frás siðan tí vensí túgunum teingu og við lógini um fyrisiting av sjánfeingi frá tvey túsund og átjan o nítjan so vórðu fiskifettini loyst frá tí ávísa fski farinumog tí kundi rættindi havasippini velja hvat fyrði fyskifer hann brútt eftir síni av fiska sínum rættindi við hetta varð so eisini broytt í galdandi sjánfeingislóg veiðirættini verða nú aftur knýtt av tí ávísa fiskifarinum og atn tillagingar tí var so gjørd til tað fram til fsta januvar tjúgu tveyogtjúgu og tað er so nú tað

øtað verður eisini nevnt her at mann kann flyta óbrýtti veiðirættindir yvir um ári asun taðhaldi eg skilagott at visti tú ikki veiðir klárar at veiða heftirættindim tú hevur í tjúgu einogtjúgu tildømis eftir tí teimum partingunusum sum tú hevur har ja so eigur ok kunna veiða tey rættindini árið eftir tað haldi eg faktiskt er ein skilagóð prioritering at gera eini ting sum eg eri eitt sindur íg iva um í samband hetta um hetta her uppskotið sum eg haldaokur eiga at viðgera nærmari tað er spurningurin um hetta her við at landstýrismaður skal fáa heimild til at kunna í samband við tær vinnuligu kvoturnar sum eru givnar har mann sigur eftir up til fimm ár tei et kunna t veiða og prógva sínar sína sínar dygd um um uum um um prosjektið í burðardygt at hann fæst innan fyri eina næstan óáseta tíð kann siga at nú verður loyvi eitt verandi loyvi

er eit skil í tí prosjektunum sum sum sum ferðsettindini og at tað er eitt burðardygt fíggjarliga burðardygt prosjekt eisini so eg eri eg hvussu skeptiskur um tann partin at mann vil tryggja seg tað at tað veruligan er eitt prosjekt sum ber seg upp á longri sygt ikki bara eitt ár á tvey ár

øtað verður sagt eg haldi t tað var bjarni hammer sum viðmerkja sigur at tahann helt tað vera spell a mann ikki meira kundu viðgera høvuðsvinnuna í løgtinginum eg má siga akkurát sum er eg haldi at tað er øgiliga óheppið at okur øll hesi her nógvu árini hava viðgjørt serliga ein part av vinnuni sum er fiskivinnan í í løgtinginum áðruumárunum ári tað er øgiliga gott haldi eg at mann kann koma fram til at eg vóni at kur kunna koma fram til tað at okur kunnu gera teir lógarkarmar sum sleppa til til hesa vinnuna so mikir góðar so mikið greiðar at fyrisita at tað ikki er neyðugt at koma í tingi altso í mastu ótíð við broytingum í reglunum um um um sjóðfeingi okur hava aðrar vinnur sum eru øgiliga væl virkandi við teimum givinum lógarkrimenodrava okur hava vinnufelagslógávun okara grannskoðararlóggávu okur hava tryggingarlóggávu og okur hava alulóggávu hetta er ikki feløg sum okur altso nemast í tí og ó tí hála niðan í løgtingi at viðgera hvørt tey eru eg skilur teimum ella ikki eg haldi faktist fiskivinnan er úti fyri eina øgiliga keðiligum tingi og tað er nemliga tað at okur sum sita í hesum hú á tingi konstans skulja gera okra ávirkan galdandi við okra fingramerkin á akkurát hvussu okur halda hannat inna skal vera og tað haldi eg eri faktiskt eri ein óskikkur fyri seg akkurát sum tað er og eg hopi at okur fara at koma í hesum politiska forumunum til ta niðurstøðu at okur eiga at fáa eina so mikið greiða lóggávu á hesum økinum við teimum ásenunum sum slag til at okur ikki noyðast at koma í tingi næstan í í hvønmum mánað vil eg siga og gera rættingar ella tillagingar tí at tað ikki passar kanska akkurát eftir teimum leisnum sum tann sitandi samgongan kevur er mín tað er mín vón eg haldi tað er ta tað tað haldi eg okur skylda vinnuni og ikki minst samfelagnum eisini tí tað tað draðar iski um tað at fáa optimera vinnuna fáast t mest burturúr til gagns fyri fyri fyri landið og fyri fólki sum her býr soleiðis at okur kunna fungera og liva og virka sum væl virkandi vælferðarsamfelag frameftir og tað betýðir tað at vinnan fyrst ogfremst má hava góðar karmar og greiða karmar og tryggar karmar í allar mátar og sjálvandi skal landið eisini hava sín part av tí ágávanum í form av tilfeinsgøldnum skattum sum annars trúgvi eg eri sjálvfylgjað og haldi eftir hondini í tinginum og runt um landinum hevur vant sið við at at at at at síggja eyguni at landið skal hava tilfeingisgjøld landið skal hava skattir fyri sølu a rættindnum og so tað er gott haldi eg man komin har til at mann sær tað at tað er eitt most okur kunna vera ósamd um kanska støddir og av av prosentum og og sovíðari men eg ivisti ikki tí at yvirtí so koma okur eisini her at kunna finna tanðn rætta leistin sum ger tað at bæði vinnan og politiska baklandi og samfelagi sum heild kemur at síggja tað at tingini koma virka rætt eg haldi ikki eg havi meira tilfeini hesum málinum her tað sum tað sum verður at viðgera nú í nevndini er sjálvandi tað ivamálið sum eru við brúksskildi og tað ivamál sum eru við og leingi á loyvum fór aftur afturfturat tað vivri lígva viðmerki eisini leingin áv loyvimat heta er við rullandi loyvum tað er ikkisunt fyrri nakran nú fari okur aftur at leingja loyvuni í eitt ár afturat í januar mánað og okur hava mælt til sambandsflokkinum at okur fara at at viðgera tann partin soleis at mann ferðføstloyvur sum er galdandi í eitt ávíst áramál og áðrenn tú áramálið er útgingið so fer mann sjálvandi inn og hyggur eftir um vikunam kann fáa loyvt og loyvi atkursu hn n gjørt við aluvinnuni og fer kanska tingini at fungera up á tann mátan annarleiðis en teð ger í tað at tað ikki veða rullandi loyvur takfyrihara
ar høgni hoydal fyrst tað er so væl hey har fær mær tað seinasta
bjóðaði áhugavert men annars vei heldur bilsun av røðuni hjá johandal tí tað jóðaði næsa sum ein ein pláta frá tum undanfarnu tjúgu árunum tryggar karmar og vinnan skal vita og so framvegis men eg fari at spyrja johandal í teirri fiskivinnulóggávur sumtit hava samtykt í hesam samgonguni og sum nú er broytt óteljandi ferðir heldur johandal veruliga at hann kann pástanda nakrar tryggar karmar og eg kann bara spyrja han um eitt dømi hvør er brúksskildan og møguleikin hjá einum línuskipi tá ið hetta her vista het her lógarlógarupskotið verður samtykt nær skulu tey gera upp brúksskyldina í mun til dømis eit pilagukskip ella eitt uppsjóvarskip ella í mun til at skipa í flemm ini kapp kanna kanhanngreiða mær frá tí frá lóggávuni so eg havi verið landstýrsmaðuri fiskimálunum eg skilji ikki lóggávuna hvør verður støðan hjá einum lýniskipi í komandi ár viðvíkjandi rúkkskildijóhandal
bja
takk fyri har formaður ja hún í hoydal skilti helgi flokuna tá hon sat við henni so hvísla giljanum nú men fyri at svara hansara spurningi eg eri sambúgin í hoydalagi og hevur brúkt
filni er ikki greitt nokk og tí haldi eg eisini eg gjørdi púra greitt í míni framsøgurøðu at at hetta er hver nakað sum okur eiga hygja uppá tí at eg eri samdur tí at tey tretivuprosentini sum eru ásett her serliga fty tretivu prosentini er ein ein ein óheppan áseting sum okur eiga at rividera og og fáa eina loysn upp á ongantíð for skjótt tað verður so komandi ári eftir hesum her uppskotum sum liggur á borðinum nú tryggar karmar eg haldi sjálvur tað at vinnan hevur rímliga tryggar karmar tú hevur tólv ára loyvir í dag sum tíðir tryggar karmar so er tað spurningurin um hvussu okur gera annars við viðurskiftunum um ein partur av vinnuni allir partar av vinnuni hava tað ikki gott hvussu geva mær teimum tryggar karmar eg veit ikk um tað tryggar karmar at geva skipunnimakrelloyður ffyri at býta um fyjøkkuyvirliva ta haldi eg ikki t tað er at at finna út av hvussu tey fáa tryggar karmar í formaður kunn at fáa nókvar ráððurir sjálvur takkfyraha formaður beinir johannesen takk fyreg haldi tað er øgiliga áhugvert
tað sum jóhandal kom inn á við hesum er at kanska onkur ilskasigna at vit ikki viðgera fikisivinnu nokk men tað gera v kanska í ríkislimma tað er í løgtinginum og í mun til aðrar vinnur og um mann tosar nógv um hettahe við støðugar karmar og trygdarkarmar og so framvegis men kanska tá tað kemur fiskivinna so er ta kanska tit kanska politiska skipanin fyr tað mesta óstøða tá tað kemur til fiskivinnuna altso mann veit kanska ikki um fimm ár hvat verður lógávan har ha meðan í øðrum vignum har hevur mann kanska rímiliga trygd við at mann veit hvat man hevur at fyrihalda seg tiltakk fyril
ja takk fyri at formaðurin ja
eg haldi het her við fiskivinnuni eftir hondini er næstan ptans sum fótbóltur altso mann heldur við einum liði og so koyri mann hetta og øll hesi her inni í hesum høga tingi halda tað at tað eru eru spekialistar í fiskivinnuni tað er fakta tíverri vil eg siga men hyggur tú eftir tí er nokk tí at øll duga at fiska øll duga at fara tvn en tráð við í fjørtum halda heldur taða nú hava okur skila uppá hvussu ósrn skal veiðast og hvussu an skal umsitast so víðari sovíðari svíðari hyggur eftir aðrari vinnuni granskararvinnuni kompilsera vinna trygingarvinnan kompelnseravinna til lógarverkið sum kemur tingini frá teimum vinnunum eg havi sjálv sitað og umsitur tær eg meini at taðvar eitt hálvur tími at viðgera fýra hundrað og hálvtrýss paragraffir í tvey túsund og níggju um tryggingarlóggávu og so var tað yvirstaði meðan mann brúkar eina viku upp á at viðgera abort ella ella ella ella tað saman við enri fiskivinulóggávur tað hangur sletiki saman og tí haldi eg tað at tit upp á tíðina at okur finna út av at fáa ordiliga góðar tryggar karmar fyri at vinna so hon fer í frið fyri politikaranum so problemið tað hon fr igi frið fyri politikarnum og tað er tað er altso at simpulthend iki í ordan takkfyri ha formaður billjustinusen eina

hon kom inn á tey tólv ára rullandi loyvini og nevndi nakað um at tað skuldi broytasteg veit væl tað var útgangsstøðið tá ið vit fóru í holt við at gera samgonguskjal tað var at vit skulu hava eina líknandi skipan sum høvdu alvinni meðan vit so fingu hesa her skipanina men hvat er tað so ið handal hugsar at skal gerast nú skulu loyvini sigast upp nú til at fara úr gildi um tólvar ella hvussu hugsar hann at tað skal gerast
ja takk fyri at hava mær
ja viteska vera púra ærligur tá ið eg fór hesa samgonguna her og siglár við mær tá var tað við tí fyri eyga at mann sigur at okur hava okur leingu loyvini frá teimum verandi áðrenni so vórði eg og góðu vinnuni tryggar karmar sum var tólv ár eitt tólv ár av loyvi betýddi tað at tú hevði tólv ár til at for renta títt kapitalaparat tólv ár tel at kunna tjæna pengar og so hevði tú eina niðurteljing frá teimum tólv árunum tólv ella um tíggju so víðari og tá ei tað so kom til kanska teir seda ella tað tað tíggjunda árið ja so fórt tú í holt við akkurt son við alivinnuni at reg forhandla tey rættinim tú er fingið og hvussu fert sígga út á næstu tólv árinu nú ger okur ein rullan skipan áðren árnm ár siga ja eitt ár afturat ja eitt ár afturat uttan at mann yvirhøvur ger nakað annað okur vilja hvussu í sambansflokkinum hava hesa her skipanina eftirhugda og tillagaga soleiðis at mann veruligan hevur eitt hálvara loyvi og ikki eitt ævut loyvi takfyri ha formaður ja

harra formaður vit nærkast nú aftur jólunum og tá kann mann kanska hugsa um ymsar uppgávur sum familjurnar hava ein er at baka piparkøkur og eg val ikki minna sangin úr dýrinum í valdbakkaskálunum tá tú piparkøkur bakar sakar einki um tú blakar altíð eina stóra grýtu fyrsta kilo av margarin so skal bráðna henda evja og taðn næsta vit nú krevja eru við sloyvini at vevja eitt heilt kilo av farin og umber meg harra formaður men eg haldi at fiskivinnulóggávan í føroyum við allari virðing kann við tí sum fara frami seinastu árini samanberast við at við hesa her barnasangin um at baka piparkøkur tí tað er ein saman blanding sum eingin veit høvd ella hala á og tað sum er hent er at so burtur úr hesum deigginum hesum piparkøku í deigginum er tað so givið upp í hendurnar á einum landsstýrismanni at forma sínar piparkøkur sum hann vil við ymiskum formunn og eftir ymiskum avtalum og eg vil siga at tað er ikki vakrar piparkøkur vit hava fingið burtur úr hesum her slett ikki tað erupiparkøkur sum bara ein ógvuligaógvliga lítil partur av fólkinum sleppur at smakka og tað eru piparkøkur har ið teir ymsu partarnir í vinnuni fáa heilt hvør sín lut og heilt ymiskt skap alt eftir hvussu tað hvussu lagið á samgongulandssýrismanninum er sum vit hava altso eftir eftir mínum tykki harra formaður støðu har tað valdar fullkomiligt annar ki í okkara høvuðsvinnu har tað bara eru politiskir handlar politiskar revakøkur kundi eg sagt sum eru avgerandi fyri hvussu í høvuðsvinnu okkara er og verður skipað og tað er eisini tað vit hava eit dømi um aftur her nú fram móti jólum tvey túsund og einogtjúgu at síðani henda samgongan yvir hálsu herðar og á miðjararnátt broytti ta undanfarnu lóggávuna so eru gjørdar sigur og skrivar altso lógaruppskot átta stórar broytingar tað stendur beinleiðis í uppskotunum her at nú verður aftur ein broyting gjørdi í hesir lógini og hhon kemur teir lóginir sum verða samtykt trýogtjúgunda desembur í vey túund og nítjan og so aftur broytt trettanda maiogtjúgu sjógnda juni níggjutjúgunda juni tjúgu átjanda desemburogtjúgu aftur átjanda desemburogtjúgu eina ferð afturat fimta mais í einogtjúgu afturogfimimta mais einogtjúgu aftur nú í í í síðstu einogtjúgu og tað svarar til bjarni hammer var inni av tí tað svarar til við við teimum talið av broytingum so er tað meir enn so er tað meira enn ein broyting annað hvønn annan hvønn dag vilt tú taka talið av broyting í lóggávuni annanhvønn dag síðena samgonogu til og ein lógarbroyting triðja hvønn mánað altso hvørt hvartal og tað ringasta her og so kann johandal gera geldurbr gøldurburturúr tað ringasta er at tað er nærum ógjørligt hjá nøkrum vanligum borgara heldur ikki hjá teimum sum hava sum hava drivið á fiskivinnunu og trýst á sjónum og á landi við fiskivinnunu at finna høvd etahala í tí sum er tí av tí endamálið við broytingunum hevur allan tíðna verið og jóhandal tosaðu um á politikaramállatja uppí endamálið hevur verið at mann ger eg veit ikkiman kan rópa tær syngolerar lóggávu harra formaður teg haldi eg fari at rópa tað tað tað er tað merki eitsindur øðrvísi me tí mann ger lóggáva sum skal sata á onkrum ávísum sum nú er ónøgdur ella sum samgongan er funni útav ella onkrum trýst hendan onkrum trýst hin og tí er eru eru eru broytingarnar gjørdar tær eru ongantíð gjørdar við einari hugsjón um hvussu fiskivinnu í føroyum verður skipað hvussu í fólk í hesum landinum kunnu bjóða seg javn bjóðis samat at vinna burtur úr landsis tilfeingi hvussu í rættindini hjá teimum sum virka í skipani í teimum ymsu bólkunum eru jøvn og rættvís líka í mun til tað sum eg líka tí at taka vit bara høvuðsbroytingin í hesum uppskotinum so snýr tað seg um nú at henda brúkskyldan og hvat er endamáliðvið henni ja tað er at tey sum fáa tilluta fiskirættindi eisini veruliga dríva vinnu og harvið gagnnýta tey fiskirættindi sum teimum er litið up í hendur og ikki bara selja tey víðari til ein annan ella liggja sofuni og selja ella flyta tey runt ú skipanini ella skeikla skipanina tað er tí brúksskyldan er komið eisini soleiðis at ein at at at at eitt felag ella persónur sum ikki er virkin í vinnuni í longri tíð so fella rættindi aftur landi tað er alt endamál við brúkvel hvat er so uppskotið her nú

hon skal vera strong fyri ávísar partar á flotanum fyri ávísar aktørar í skipanini sum virka undir sær lóggávunum og hvørji eru teir ja tað eru teir partar í flotanum sum hava havt tað allarringast og sum eru hava verið fyri vannbýti í hesum politiska sjónleiki sum farin fram vil eg siga tað har man hevur ligið býtt rættindir út eftir lvildarligum metingum hjá tilvildarligum landsstýrisfólki og tingfólki meðan tey sum einki hava fingið burturúr tey skulu hava elliga stangarbrúksskyldu hey hey hey hey nei nei nei tú kanst ikki lata fiskjudagar til ein annan tí tú hevur brúkt ikki nóg nógv í fjør til dømis líniflotan til dømis parsolarflotin teir størru útróðrarbátarnir nei nei tær skulu hava strangabrúksskyldu men fyri tað nýggja tilfeingi sum er útvega av tjóðini altso av landsins stjórn og løgtingi ikki bara makrel men eisini svartkjaft og sild í stórum stórum stórum nýggjum nøgdum og sum er býtt út eftir púra til vildarligum eftir mínum tykki púra korumperaðum atlitum tey skulu ikkihav brúkskylda nei nei nei nei tit kunnu gott tit hava fingið t hesar kvoturnar sum eginkvotur enn tá ið tólv ár sum skuldu vera rullandi og tit kunnu bara býta tær runt selda til handals elda til tin lata annað fiskafyri teg gera eitt annað í dag eitt triðja í morgin so skal e vera ja teimum atlitið er kanska tað rokni eg við atlitið er kanska at at sum hannhevur býtt makrelkotu út fyrst var tað sum felagskvotan nú skal eginkvotan hjá hjá parsolarum altsu hjá bólki tvey og øðrum bólkum sum ikki fáa fiska tað sjálva nú kunuteir selja tað víðari framvegis til aðrar men í stóran mun er ta somu reiðarí tí tey hava uppkeypt allan parfoflotan og tey hevi uppkeypt allan líni flotan sum mann eisini álegði landstýrismaðurin skuldi skuldi útidaila út til og hesin landrileikur skal halda fram framvegis vónandi fær onkur okkurt burtur úr tí onkr av teimum sum stríðast við hesum skipinum her hóast teir ikki fiska taðer tað er einasara grundgevingin fyri tí at manningin borið á skipinum kanska fingið ein part av tí sum so onnur skip hava fiskað fyri tær men hví hví er tað hví skal brúkskillan vera galdandi fyri tann flotan sum hevur stríðst í heimasjógvi síðani vit hevu fóru undir at reka fiskivinnu og fingu okkart egna fiskimark meðan tey sum hava fingið litið alt upp í hendir nú tað nýgja tilfeingið sum vórðu harraskapar tey ikki hava skapt tað tey skulduikki hva brúksskyldu kann nakar greiða mær frá hví hví hvussu ber tað til at føroya løgting kann samtykkja tað ella ætlar ella verið biðin um at samtykkja tað í tvey túsund og einogtjúgu altso bara eina grundgeving eg havi lisið alt uppskotið hever eingi grundgeving mett verður at soleiðis skal tað vera tað er tð er tað er haldgóða grundgevingar dag frá einum landsstýri at mann skriva eittuppskot samgongan metir ella onkur heldur ella best man vera altso hvar eru grundgevingarnar hví hví hví skal támolaviski fotuni iki av brúkkskildu og so sigur mann við línuskipini sum eg hava stórar trupulleikar tám iki kappið nú til fotarnir sum verður so lág at tey loysa ikki á øllum farinyv at fiska fimtan tons ja men ókey sum vit bíða við til næsta ár so vit útseta í sindur men framvegis skuldu tey hava brúkskyldina men ikki hini tað er tað sum stendur ís uppskotinum hitt við at sluppuungar annars fáa ikki skuldu endliga vera feløg eftir lógini tað er fínasta slag restin hetta er aftur ein fullkomil revakaka sum er komin í tí mann aftur og funn út ali at nú var onkurt gali nú var onkurt ónøgd nú má ta heldur gerast tí hetta ber ikki til og so framvegis og annars tað sum hendi nú fyrsta januar tað er tað vit átu at viðgjørt her í dag tað er tað at nú skulu veiði loyvini veiðurættindini yvir á ítøkilig skip aftur taðvil siga nú er ein stór avbjóðing hjá vinnuni nú skulu tey til leggja síni veiðurættindi yvir á ávís skip og vistu fleiri feiri astskip so verur tað bara umgjørt til eitt og so framvegis so framvegis so framvegis hetta hendir altso nú um hálmánan mánaði tað e ein stór avbjóðing hjá nógvum men altso ikki fyri tey sum fiska makrel og svarskjaft og og norðrasild men bara tey sm sum hava heyskítandi sild sum eitt lítil lítil lítil kvota og lodnuna kanska knappliga jahví hví hetta hendir fyrsta janua hetaer ein stór avbjóðing og hetta fer at elva til eina eina ein ótrúliga ótrúligta órættvísi og tað skal vera mín síðsti orð harra formaður at tann fiskivinnulóggávan sum hendan samgongan hevur verið framt er so dundrandi órættvís móti teimum sum virka í vinnuni móti tí fólkinum sum eigu hetta landið hesá tjóðinu henda sjógvin og tann fiskin sum vórðu harraskapar tað er so dundrandi órættvíst og tað er eingin grundgeving hetta er bara revakakur til vildarligar bakaðar til vildarligar formaðar eftir hvussu nú einaferð rákið er akkurát tann dagin í hesum harrans ári tvey túsund og einogtjúgu og tað fara vit at mótmæla ímóti vit gð vitætla heldur ikki at taka undir við at leingja rættindini eitt ár vit halda mann skal steðga tíð sum mann færa rudda upp aftur tí at ein fiskivinnan í føroyum er í løtuni surdur eftir eini kóparbók har eingin rættartrygd har er eingi grundarlag har einki prinsipp har eingin ætlan um a fáa meira burturúr tað er bara tann sterkasti ellasu kanska norrðuma at kompensera fyri tann minni sterka eina løtu sum ræður í hesum uppskoti og tað er ein skomm at leggja slík uppskot fram tað er ein stór stór skomm harra formaður takk fyri bjørtsa
molsen fær eina viðmerking takk fyri ja sum høgni hoy
hoytal vísti á so er hettar eg haldi eftir áttandi ferð at lógin verður broytt hendan nýggja lógin hjá samgonguni og hesi ferður tað so áttaogtjúgu broytingar afturat teimum hoteljanum sum hava verið og tað haldi eg vísir øgiliga væl at mann ikki ordiiliga er samdur um nakað sum helst og tú blivur tað kanska eitt sindur til vildar hvørjar broytingar koma hvørja ferð hetta er nokk ikki seinastu ferð heldur jakob vestegord kemur niðan á broyta hesa lógina men eg aflir ar spyrja høgna hoydal sosleingi it mann hoyra allan tíðn heta her slongt inn á bannanim frá samgonguni at at vit skulu hava somu treytir sum í alivinnum siga tey tí eg fær at spyrja høgna hoydal altso meina hugsar høgni hoydal tey meina við at nú skal fiskivinnan til at gjalda eitt ávíst gjald av av avreiðingini hugsa tey at nú skal fiskivinnan til at seta út keypast mált og og alasmáltið og so seta tað út sum mann setur út tað sama sum hann tekur inn ella hva hvat meinar tað við er hetta ikki bara eitt sovort sovord man brúka fyri at blaka út fyri at fáa tað ljóðat sum ummahøgnihoydal
jó harra formaður tað er
tað er var tað sum hevur stýrt ena stóram parti av teimum stóru avgerðuni sum verða tiknar eftir landinum tað er mann flytu fokus hon tosar bara nakað heilt annað enn tað sum málið snýr seg um tað sama tá ðmn fe at tosa um ja tað kan era sama sum alivinnu ja vatt meinan miman við eg haldi alivinnan og tað var tjóðveldi stemmar eini ímóti tí tá i mann broytti antsrósmørkini alivinnan er blivin alt forkonsentrerað og hon átti at goldið mmunandi meira til samfelagið men hvat meina ann við somum trveytúsund eg haldi tey meina við at tað skal vera rullandi loyvir altso tólv ár halt hetta meina við men annars kann eg lettikk samanbera tað so tað heta bara nakar syr slongt út fyri at flyta fokus frá tí sum hendir her og nú tað sum hendir her og nú er aftur nú at eitt dundrandi órættvíst fer fram móti fólkinum sum stríðist á tí vanliga dekkinum við tí sum vit kalla vanligur fiskiskapur á einum líniskipi ella einum trolara ella einum størri útróðrarbáti ella einum meira smærri útrarbáti tey skulu hava tey skulu knøskast og hava harðartreytir meðan tey sum hava fingið alt upp í hendir og sum har bara fýra fimm fyritøkur eiga alt tey skulu ongar treytir hava tí tey eiga peningin tey eiga valdið og so fyr at man at tosa um alivinnuna tað er at flyta fokus og ikki at taka sítt arbeiði í álvara sum tingfólk tá mann sigur slíkt
síðani er tað belju stinussen sum fær orðið ger so væl
tað var eitt sindur løgið fyrst at hoyra bjarna hammer standa og skjóta samgonguni í skógvarnar at

vit hava framt yvir tvey hundrað broytingar í fiskivinnulóggávuni og høgni hoydal taldu tað upp til at vera broytingar sum eru gjørdar annaðhvønn dag og tað vil siga at við øðrum orðum so hevur løgtingið havt úr at gera við at viðgera fiskivinnupolitikk tá ið løgtingið hevur viðgjørt og samtykt yvir tvey hundrað broytingar upp á tvey ár tað er øgiligt so annað av hasum passar ikki og eg loyvi mær at pástanda at bjarni hammer hevur ikki rætt tá ið hann sigur tað at vit ikki viðgera fiskivinnupolitikk í løgtinginum tað haldi eg vit gera í stóran stíl og tað koma vit eisini at gera frameftir tí at í veruleikanum er tað soleiðisar at tá ið landsstýrismaðurin ætlar sær at gera onkrar broytingar so má hann koma í løgtingið og biðja um heimild til at gera tær broytingarnar tað er tí tað er tí at hann er komin í løgtingið við hesum broytingum og so kann mann spyrja er tað ein ein passigur fiskivinnupolitikkur er tað ein ein dovin fiskivinnupolitikkur at mann kemur í løgtingið við tvey hundrað broytingum upp á tvey ár nei tað er tað ikki tað má vera tí at hendan samgongan førir ein ógvuliga aktivan fiskivinnupolitikk at vit gera so nógvar broytingar og visti so hyggja eftir úrslitinum so kunnu vit samanbera við undanfarnu samgongu undanfarna samgonga setti eitt øgiligt apparat í gongd fyri at flyta fiskivinnupolitikkin burtur úr hondunum á politikara og mann fann upp á allar møguligar undarligar reglar fyri at gera tað gjørligt soleiðisnar at at tey loyvir og tey rættindi og tær ásetingar sum blivu gjørdar einki sum helst høvdu við politikarar gera og endamálið var millum annað var endamálið at at fáa nýggjar aktørar inn í fiskivinnuna og so kunnu vit spyrja hvussu tað gekk jú tað kom onkur nýggjur aktørur aftaná øgiligt stríð og talv og uttan um vegir men hesi bæði tvey árini hava vit longu sæð tað at tað eru komin tvey tað kom í gjár ella í dag eitt eitt eitt skip inn á ovgá sum eitur angu ein spildurnýggjur aktørur uttan tey heilt stóru armvekingini frá samgonguni men sum ein natúrligur partur av tí politikkinum sum vit hava ført og sum vit eru samd um at vit skuldu hava rúm fyri tí í okkara fiskivinnpolitikki tað var ein avtala sum bleiv gjørd tá ið vit gjørdu samgonguskjalið tað var at ein partur av tí sum skuldu lutast út skuldi lutast út til nýggjar aktørar og vit hava fingið tveir spildurnýggjar uppsjóvaraktørar afturat uttan alt hetta veldiga administrativa apparatið sum undanfarna samgonga stóð fyri við uppboðssølum og við nevndum og við armslongdarprinsippum og hvat alt bara tí at mann heilt einfalt hevur givið landsstýrismanninum nakrar eeinfaldar heimildir at taka sær av hesum og tað er landsstýrismaðurin sum stendur til svars í undanfarnu samgongu kundi tú ongantíð ákæra landsstýrismannin fyri nakað sum helst tí hann hevði lagt alt burtur frá sær tað vóru onnur sum høvdu ábyrgdina og eingin av teimum kundu standa til svars tí at mann kann ikki seta fólk uttan fyri hetta húsið til svars fyri nakað sum helst og tey vórðu jú bara sett har sum embætisfólk og tey kanst tú ikki seta til svars fyri nakað sum helst men vit hóast alt so mikið at okkum komin at visu vit ikki nøgd við tað sum jakuvestergaard ger so kunnu vit geva honum fótin tað hava tú heimild til í løgtinginum so einfalt er tað systemið sum vit virka undir og eg haldi tað er ein fín skipan hvør annar skal ábyrgdast enn tann sum situr við borðendan hvør annar skal ábyrgdast fyri tey tey væl og tann politikk sum vit føra enn landsstýrismaður og so nevndi bjarni hammer eisini nú er tað ikki eg skuldi ikki viðgera bjarni hammer men eg haldi tað var eitt sindur hugtakandi hann nevndi tað at vit vit høvdu latið partar av fiskivinpolitikkinum frá okkum og eitt sum mann heilt sikkurt meina við tað er tað at vit hava latið tað áárliga afturvendandi avgerðina um fiskidagar úr okkara hondum og so kunnu vit spyrja altso hvussu var úrslitið av teimum góðum tjúgu árunum tá ið vit tá ið løgtingið umsæt fiskidagarnar altso vóru vit sum løgtingi stolt av tí úrslitinum altso úrslitið var ein ein skuldarbundin heimafloti og eingin fiskur á grunnunum tað var úrslitið aftan á øll tey árini frá seksoghálvfems og fram tað var ikki nógv at reypaav so teingin kann pástanda tað var ein optimal skipan og tí haldi eg at tann skipanin sum vit nú hava gjørt og sum vit sum faktisk ordiliga tók dik á seg undir undir seinastu samgongu tað var at tann flotin sum hevur havt gull ár í nøkur ár uppsjóvarflotin hann hevur kunnað hann hann er uppsøktur av heimaflotanum altso men sum eru fyrilagstir tí at teir orkaðu ikki meir tað var eingin fiskur og tað var tað var einki grundarlag fyri at dríva at vinna teir uppsøktu aðrar partar av flotanm sum høvdu pengar og søgdu vælsignað verið tykkum kunnu vit ikki gera eina avtalu um at tit hjálpa okkum at tit koma inn í okkara virksemi og tað er tað sum er hent í nokk so stóran stíl høgni hoydal og onnur kallar tað at at uppsjóvarflotin hevur uppkeypt nei eg síggi tað ikki soleiðisnar at hann hevur uppkeypt nakað sum helst eg síggi tað soleiðisnar sum at uppsjóvarflotin hevur hjálpt heimaflotanum og hevur hildið lív í heimaflotan tí alternativi var at hann var stórurparti av eimaflotan var slekki til meir men hann er til og vónandi kemur fiskur aftur á grunnarnar og vónandi kunnu vit so hava ein fjølbroyttan flota frameftir og tí haldi eg at tað er gott at vit hava disponerað lutvíst soleiðis at partar av uppsjóvartilfeinginum er fallið heimaflotan í lut eisini við beinleiðis kvotabýti tí tað hevur gjørt at eisini manningarnar í líniflotan millum annað hava fingið part av teimum avrokningunum sum eru í í uppsjóvarvinnuni tað kann ikki vera annað enn gott

má siga at í sambandi við tær broytingarnar sum verða skotnar upp nú og í samband við brúksskyldina eg havi ikki ordiligani sæð tað stóra endamálið við akkurát tí og eg síggi eisini at landstýrismaðurin hevur fyri hildið seg til tað og hevur skotið út partar av tí tí at tað virkar eitt lítið sindur meiningsleyst at áleggja so stranga brúksskyldu til ein flota sum er illa fyri og tað hevur landstýrismaðurin tíbetur fyrihild seg til og hevur sagt at tað fær ikki gildi frá fyrsta januar tvey túsund og tveyogtjúgu men mann ma skjýtta longur út og so fáa vit vónandi tíð til at viðgera tann spurningin nærri hvussu í hendan brúkskildan skal vera men yvirskipað haldi eg tað er rætt at tað er skylda tí tá mann hevur fingið nøkur rættindi so so er tað klárt at rættindini eri til at brúka og ikki til at liggja omaná og tí haldi eg yvirskipað at grundgevingin er røtt at endamál við brúkskildini er at oyðurættini verða brúkt og tí haldi at vit skulu geva okkum tíð til at viðgera tann partin eitt sindur neyvari frameftir og hvat annað er í hesum lógaruppskotunum millum annað er tað at vit flyta áramálið frá tvey túsund og tveyogtretivu til fyrsta januar tvey túsund og trýogtretivu soleiðisnar at tað framhaldandi eru tólv ár til loyvini verða uppsøgd eg eri lutvíst samdur við jóhandal í at mann eigur at hyggja eftir hvussu loyvini verða umsitin men allíkavæl er ein munur á at samanbera við samanbering millum alivinnuna og millum fiskivinnuna tað við vinnuni at mann hevur tólv ár maog og og at tað telur niður tað er millum annað tí at livinnan hevur nøkur umhvørvislið og onnur krøv at røkja í sambandi við sítt virksemi og hevur nógv meiri brúk fyri at myndugleikin eftir hyggur um mann ferð væl um tey loyvini sum hann hevur fingið og tað kann ikki ordiliga tann parturin kann ikki ordiliga samanberast við fiskivinnuni takk fyri harra formaður ja so er tað viðmerkingar

harra formaður eg eri á ella vónbrotin av biljistinusun í hansara innleigum um fiskivinnuseinastuni tí hann hevur fyrri ført ymiskt annað fram sum eg var nógv meira samdur í sjálvandi og nú sigur hann at tað var andsøgn ímillum tað sum bjarni hammer segði tað sum eg segðinæ tað var tað ikki tí at tað sum bjarni hamver vístur á tað vartær lógarbroytingarr sum koma niðan hesar tvey hundrað og hálvtrýss lógarboytingar sumtær hava verið tærsnúgvast seg allar um bara at lata eitt landsstýrisfólk taka avgerðirnar og tað heldur billistinusin er gott og harvið gloymir hann tað at eitt landsstýrisfólk skalt ikki bara taka avgerðir tí sum eitt landsverk tær skal taka avgerðir sum eru rættvísar mótvegis borgarunm í hesum landinum ikki bara rættvísar ímóti onkrum onkrari revakaku ennara samgongu framvegis og tí eru so púra púra ósamd bilistinusavn heldur tað at vit skulu hava so koyr han rá lanssýrismanni frá ja tá kannhann hava givið alt tilfeingið út til nakrar fyritøkur skalt tú taka tað frá teimum aftur tað er eingin rættari trygd í tí so heta e øliga álvarsamt tað tað sum blistinusen føri fram hann heldur bara tað at lanstýrsfólkin bala gerasínat vilja og so kann iljustinusen
altso
so eg royndi veru hendi tann stóra útlutingin undir seinastu samgongu tá bleiv tað endaliga staðfest hvussu stóran part í flotin skuldi hava tað var tað var ongantíð gjørt upp á tann mátan frammanundan og tað sum vit hava gjørt er í ein ávísan mun eitt framhald av tí men tað at mann gevur ein landsstýrismanni kunngerðarheimild tað er einki nýtt eg eg haldi eg minnist eisini at vit haldu hvussu nógvar heimildir llandsstýrismaðurin í fiskivinnumálin fekk í kunngerð í undanfarnu samgongu og longur aftur eftir verið ein kritikkur øll tey árini eg havi sitið á løgtingi so hevur tað verið ein kritikkur tað er tað at løgtingið gevur landsstýrismanninum heimild og altso rationali er í í tí er bara tað at tað er øgiliga trupult hjá løgtingium at fyrisita og løgtingið skal í grundini ikki fyrisita løgtingið skal gera lógir og karmar og so skal landsstýrismaðurin fyrisita tað er nokk í stuttum orsøkin til at mann má gera í flestu førum pá hendan mátan
afta maður øh
ja biljustinussen kanska misskilti ein stóran part av tí sum eg segði ae tað sum kann henda en sjálvandi tær broytingarnar tæir heimildirnar verða givnar nú so tað ikki er neyðugt í framtíðini kanska at viðgera tað líka nógv men men men eisini rósa bill justinussen fyrri tí ati harra formaður at minnist meg rætt eg haldi eg minnist eg rætt so so var hann ein av teimum fáu frá fyrverandi andstøðu sum tók undir viðlógini um sjóðfeingi sum tí stóru fiskivinnubroytingini sum undanfarna samgonga gjørdi takk fyri hara formaður
tinsen takk yrar formaður ja tað er
rætt sum bjarni hammer sigur eg tók undir við undanfarnu broytingum eisini og eg segði eisini hví tað var serliga menningarkvoturnar sum eg helt var tann nýggji parturin tann spennandi parturin og tann mennandi parturin í fiskivinnupolitikkinum og menningarkvoturnar hava vit so valt at viðgera upp á ein slíkan máta vit hava sagt at tey reiðaríini sum hava sum fingu menningarkvotur tey sleppa at halda fram í sínum virksemi tey sum hava gjørt stórar íløgur bygdar á tann politikkin sum var galdandi vit kunnu ikki bara geva teimum fótum og siga vitð bakka út aftur nei tað gjørdu vit ikki vit góvu tí eina eina eina virðiliga viðgerð og søgdu tit fáa hetta her sum varandi loyvir men tað sum harmar meg tað er at serliga tann partin sum snýr seg um at menna nýggjar vørur nýggjan útflutning og og sovíðari haldi eg saknaðist og tað saknast framvegis tað er tað sum eg haldi er ordiliga spennandi í uppsjóvarskil tað er um tað fer at bera til hjá okkum føroyingum at at menna nýggjar vøru o nýggjar marknaðir við hesum veldiga tilfeinginum ja so er tað landssýr

hava framt tleiri broytingar í lógini um sjálfeingi síðan hon bleiv samtykt fyri tveimum árum síðan lá knapt tveimum árum síðan

men munurin á okra deiggi og deiggin hjá høgna var tað at okur fingið nakað burturúr deiggini okur gjørdu eina lóggávu øgiliga skjótt vissi okur spola tíðina aftur tá ið høgni hoydal sat við piparkaku deigginum so sat hann enn við deigginum hann var ikki komin burturúr hurlivassan og tað sum okur gjørdu upp á stutta tíð

tað brúkti undanfarna samgonga tvey ár til at og tá ið tað varð gjørt so kom ein rúgva broytinguna aftaná mann vildi trúð at tá ið mann hevði sitið so leingi við so nógvum nevndum sjúkrustjórin táverandi varð formaður víð einari nevnd tí tað mátti ja onkur sum hevði serliga vitan um fiskivinnuna og tað var so í tí førum í sjúkrustjórin hann mátti so til verka saman við øðrum og mann sat og deiggið bleiv har eftir deiggið bleiv har eftir og mann kom ongantíð og vissi okur so visso taka tíðina aftur so sat mann tvey ár í tvey ár við øllum hesun her og hvat kom burturúr ein hurliga vasu av tí aðru ferð ein hurliga vas av tí aðru ferð peruvellingur og okur hava so havt eina lóggávu sum hevur verið í gildi nú í eitt áramál sjálvandi tá ið ein lóggáva verið í gildi okur hava yvirgangstíð ja periotur við at leggja við at leggja hatta var ikki rætt orði men við at leggja rætttendur á stál

so krevja broytingar so krevja broytingar til tí tað tað krevur eina løtu at koma aftur á beint tá mann hevur endavent allari vinnu tað hava okur ogu komia beint beinanvegin men tað skuldi og tað var eg nokk so skjótt greiður yvir at tað fór at vera neyðugt við ávísum justeringum men tað er soleiðis s mann arbeiðir politiskt orðna tingini fær tingini avgreidd og er so okkurt sum skal justerast so jústerað mann tað øhog tað er munurin á arbeiðslagnum hjá okur og hjá undanfarni samgongu okur hava tíbetur fingið tryggar karmar fyri okra vinnu eg havi sagt tar fyrr og eg kann endurtaka tað at tað er ikki hent fyrr at tað er so nógvar milliónir ja mann kann telja milliardir sum er nú í nýbygningum sum verða gjørdir sum eru ávegis at verða kontraktaðir til føroysku fiskivinnuna og tað er tí at vinnan hevur fingið tær karmarnir sum vinnan skulu hava høvuðslinjurnar

blívu sjálvandi gjørdir beinanvegin og tað skal mann gera altíð og so kom mann má man eisini hyggja eftir og justerað tingini tað hevur altíð verið bæði lógini og vinja fiskiskap undanfarna sjófeingislóg vi hesari enn rúgva av heimildum til landsstýrisfólk at gera kunngerð og stýra vinnuni og sjálvandi er tað neyðugt og tað skal vera sá villum eitn ávíst javnvági millum tað sum løgtingið ger tað sum landsstýrisfólkini gera men sjálvandi er tað neyðugt tá ið mann hevur eina vinnusu fiskivinnuna at mann við kunngerðum kann fara inn og stilla alla tíðina soleiðis at vinnan til ein og hvørja tíð hevur teir oktimalu karmarnir tað evur verið nakað tosað um brúksskyldi og brúksskylda er eitt áhugavert evni og og tað komu ymisku ymisku hoyrisfør in til brúksskyldina og tað var ikki stundir at fara og viðgera alt av nýggjum aftur og tí útsettu okur tag í eitt ár vildi ikki taka tað ordiliga burturúr tí so kann mann hava møguleikan at viðgera tað eisini í tinginum mentað er nokk soleiðis at okur løgbia komandi ár farat hygja upp á hvussu mann ger alt hetta hervið brúkkskyldi eg haldi tað var bjørt samuelsen sum sindur speirekandi tosaði um akkurát som við alivinnuni meni nei fiskivinnan verður ikki viðgjørdtð sum alivinnan og slett ikki tá ið tað kemur til avgjøld slett ikki heldur ikki tá ið tað kemur til útlendsk oyðarviðurskiftir meni loypisskipanin í alivinnuni hevur verið oftani uppi at venda tá mann tosar um fiskivinnuna og tað er ein áhugarverd loyvisskipan og mann kundi so onkursvegna hugleitt eitt sindur víðari at mann kundi lagt vis mann gjørdi eina loyviskipan alla ta við alivinnuni at mann kundi lagt hetta hugtakið um brúksskyldi inn í ta loyviskipanina soleiðis at tá ið man aftan á ára mál fór at vordera og viðgera um ta ymisku rættindahavararnir skuldi fáa longt síni rættindu so kundi tað verið ein máti at hugt upp á tað hvussu hava hvussu hevur tú nú gagnnýtt sínir rættindur tað man heldur ikki vera soleiðis at ein brúksskylda forðar fyri fleksibilitetinum í vinnuni ati at mann kann gagnnýta ta kvotagrundarlagið ein hevur tá daga ein hevur í best møguligan mun men sjálvsagt verður tað ikki gagnnýtti sum nevnt her tvey ára brúksskyldini so so er eingin grund til at at skipini hava rættindini hevur aftanfyri og tosað um hetta her við at handla selja og og leggjá sofuni og selja og eg kann endurtaka g havi nevnt tat fyrð undanfarna lóggávan legði upp til við rættindahavara skipanini at tú alla tíðina hevði rættindi sum tú handlaði tú pjøvst ikki at hava skip t pjøvst ikki at vera partur av fiskivinnuni yvirhøvur fyri at hava rættindir og so kundi tú velja hvønnum skipum tú gagnnýti tíni rættindi við og sjálvandi so fórt tú út at burdera og út at handla hvør kundi gagnnýtis rætindini upp á besta máta fyri meg sjálvan og tí er eitt sindur bagvent tá mann tosar um hetta her við keypasølu av av rættindum heta her við eina tólv ára loyvisskipanin sum alivinnuni er áhugavert tað er alla tíðina vegi in áhugverd spurningur og mann kundi vist mann fer ella tá ið mann fer inn at viðgera tann spurningurin kanska hav lagt alt að við brúkskyldi inn í ta inn í ta viðgerðina so tá ið mann borderar um teir lyvtey sum hava rættindi skuldu hava tey longt aftur sum í alivinnuni at mann tók tað inn í tað parametri tað kundi so verið ein mátig gjørt uppá her heta her við brúksskyldi av uppsjóvarrættindum og annað so er jú uppsjóvarrættindugivin til skipabólkar sum natúrligt ikki gagnnýta tey rættindini og tað hevur verið oftani diskussión um tað men skal mann hava brúksskyldu á teimum so verða fella tey rættindini frá teimum skipabólkunum aftur og tað er ikki tað mann vil í tí politisku so tí eru tær orðingarnir inni men til tað er at siga at okur fara at hyggja at øllum tíð og so vorderað einaferð afturat hvussu mann ger tað best so vinnan kann liva við at tað er ein ávís brúkskylda men at mann allíkavæl kann hava tann vanliga fleksibilitetin inni so kvotur kunni fara millum skip millum veiðiloyvir ogmillum feløg uttan at tað skal kosta í hinum endanm endamálið er alla tíðina at fáa so mest burturúr til land og fólk reiðaríðini og tær manningar sum eru við skipinum og okur hava altaná líka gjørt eina lóggávu sum ger tað at okur mest møguligan mun fáa gagnnýtt tær rættnýtiinogur hava ja við nú tá mann hugsar um tær nýbygningar sum verða bygdir við teimum nýggjastu skipunum í øllum førum í ávísum skipabólkum og til mest møguligt virði til gagns fyri landfólk og til tey sum eru í vinnuni bæði á reiðar síðuni og á manningasíðuni
fyri so er tað høgni hoydal sum fær eina viðmerking ger so væl ja harra formaður
tað var nú ikki nakað strømum bilsum av nýða at landsstýrismarin brúkti bringurnar sum argument sum altíð eg skal koma aftur til tað um eina løtu men eg fari at spyrja landsstýrismuninum hvør er grundgevingin fyri hesum uppskotinum høvuðis endamálur sum eg síggi uppskotið tað má vera tað at taka burtur brúkskyldina á uppsjóðafiskim tí hon var galdan í lógum í ár og hví verður tað hví verður tað gjørt og hví verður tað ikki gjørt fyri heimaflotan og fyri flotan í barnshaðunum og fyri heimaflotan á flammikki kappu og undir eysturgrímandi kann eg greiða mær frá hví verður tað gjørt hvør er grundgevingin fór tað í jakobusvegur

tá ið mann diskuterar brúksskyldi so er tað sjálvandi fyri at fáa gagnnýtt alt tað tilfeingið mann hevur og sum útgangspunkt so brúka øll alt tað tey hava tað sum loysir seg at fara eftir yvirskipað men tað eru nakrar snøklar onkustaðni sum ikki loysir seg at fara eftir sum mann allíkavæl vil hava fiskufør at fara eftir tá ið tað snýr seg um uppsjóvar fisk so er uppsjóvarfiskur ltaður til før sum ikki kunnu fiska og tað er ein partur av heimaflotanum sum ikki kann ikki kann kann nákk fiska men ikki í stóran mun fiskuppsjóvar fisk og hetta her við fleksibilitetinum í uppsjóvarvinnuni at manni letur ávís før fisk á makrel meðan onnur fiska sild oog onkur onkur felag byggir byggja seg út til at fiska nøkur skipa fiska svartkjaft burturav meðan onnur fiska sild makrel tað er tann fleksibiliteturin sum mann hevur diskuterað eitt sindur tá ið mann hevur viðgjørdisspurningarnir meni eg skilji eitt sindur eg skilji partvís kritikkin og sjálvandi verður hetta verð hetta tikið upp nú i viðmerkingar er komnir til ta við generellu

men landsstýrismaðurin hann brúkar samant nokk so nógva tíð upp á at viðgera høgna hoydal og hansara fiskivinnupolitikk og rósa sær sjálvum eitt sindur í mun til undanfarna landsstýrismann tað skal hann so sleppa at gera í frið men tað er kanska eitt sindu meira áhugavert at fyri thalda seg tilhesi heri tingini sum atso landstýrismaðurin tað sum ann vera inni á beint nú við at mann letur stuðul í veruleikanum tí mann letur kvotur til nøkur skip sum ikki fiska sum so selja kvoturnar og har við fáa ein stuðul so falieg spyrja lanstýrismannin hvevr fleiri ferðir almenn sagt at hann er ikki so glaður fyri hetta her løgmaður hevur eisin sagt at hann var heldur ikki so glaður fyri tað hvør r altso hví hví ger mann tað so og ætlar mann at víðka tað til útróðarflótan sum hevur verið svið í sovi sum mann samanberir við hinar skipabólkarnar tá ið mann hevur valt at hildu fast í hesum her makrelstuðlinum fár tann kar ger landsstýrismaðurin sær í mun til hesa er hetta ein ein stuðul sum skal verða verandi inni og ætlar mann at víðka tað til útróðrarflótan so hann eisini fær størri part av hesum og har við eisini ein fíggjarligan stuðuljakobvestegaard
takk fyri hara formaður
øhendan stuðulsskipanin sum onkur kalla tað hevur verið inni á ta tíðina síðan makrelurin kom bólkur tvey hevur verið partur av makrelbýdinum næstan frá byrjan eisini undan undir undanfarna samgongu og betalt e heldr ikki tilfeingisgjald tá so tann skipanin havi eg vordera er komin fyri at vera og undir hesi samgonguni eri so víðka til eisini at umfata lýnibátar og garnaskip tað kanst sú hava ymiskar meiningar um tað eg havi altíð havt tað fatan at tey skip sum fáa nøkur rættindir ella tey veiðu loyvi sl a fáa nøkur rættindur skuldi klára fiska teg sjálvi men eg eri partur av einu samgongu sum hevur ikki altíð sama hugsan um fiskivinnpolikku sum eg sjálvur og tað tillagi meg eftir tá ið mann ger nakrar semjur í einari samgongu so tillagi meg eftir tí eg haldi at sum eg havi skilt í hesi samgonguni so heldur mann hetta skal vera ein skipan sum skal vera og onkur onkur samgonguni tosar um at onnur skulu umfata v tí eisini onkur heldur virki onkur annars heldur útróðrarflotu og eg haldi ikki tað men eg fari at laga meg eftir hvat ein meiriluti annars í samgonguni heldur sum tey viðurskiftini takk fyrija
er tað henrik gold sum fær orðið gjørt so væl eg veit ikki um hann bara
men tað var bara nøkur nøkur ting sum eg havi hugksað nokk so oftani um og snakka um nakrar

bjarni hammer var inni á tí og gjørdi rættiliga greitt hvat ið hann helt um

kann vera praktisk at gera eina kunngerð um nøkur praktisk ting men eg haldi at tað er skeivt at gera kunngerð um prinsipiell ting í fiskivinnu um ting sum sum sum er avgerandi fyri

tað sum her kemur eg kann koma inn upp á tað aftur umdar deyðablikk ata tta við brúkskildi tað tað kansn so diskuterast tí eg tatað er er er óheppið tá ið tað kemur til dømis til framji kapskip hvar er nøkur fá tóns er at býta og og tá kemur brúksskildan tvørturfyri tað kann vera tað sama í eysturgrønlandi kanska og og í øðrum plássim eisini at mann kann koma eitt sindur tvørtur fyri brúksskylduni táið tað kemur til so smáar nøgdir sum í nøkrum førum er talan um so tað haldi eg er í lagi at mann mann broytur upp á tað um tað skal flytast eitt ár ella hvat tað skal vera tað tað kannmann so altíð diskutera

hitt at býta út at fáa tað avklára eitt býti vanligar kvotur og kvotur latnar til vinnuligar royndir nú er nógv útligið í ár og nú er so fyrnst stuttan tíð síðan komur nøkur nakrar útmeldingar tað tók s eina tíð tað er enn ein lærar ófatiligari grund tekur tað ótrúliga leingi at koma burturúr hesum her nú er so komið tvey loyvir eg haldi at tað kundi verið meir enn tað eitt el a tvey afturat saktans uttan nakað sum helst verðir eitt loyvi ver afturat ella tvey tí at tað er so mikið

øgiliga nógv sum ikki verður fiskað og tað er av góðum grundum millum annað tað at mann kemur naka avtalu við ongland tí eg haldi at tað hevur verið for lítið pressað á núløgmaður akkurát verið niður í glasska og eg trúði at hann fór at at hava orðið á onkran har sum sumat snakka við avtalur um um um makrelfiskiskap tí tað kanska serliga teirr her norðureg á leiðini sum eru ímóti at okur fiska í eingi skaog sjógvi tí tá ið tað kemur til makrelfiskiskap so eru pengarnir veruliga í í í í eingiskum sjógvi nú nú kann tað so sjá fylgjurni vera í norski sjógv í eiðisini so leingi íð makrelur er har men eg haldi ikki at at nakar hevur nevnt nakað við eingi skann myndugleika burtur frá tæ landsstýrismaðurin ella hevur fólk har norðurhar niðuri av til øh tað verður nóv ein stórur penga missur fyri fyri pilagdiska flotan viss han ikki sleppur aftur í eingi skan sjógv tað er tað eingi sum helst ivi um og tað kann okur hava onga trygd fyri at at at at út breiðslan á makreli vera akkurát tann sum honi verið í tey síðstu árini men mann kann hopa tað besta men tað tað er øgiliga visti mann hyggur í føroyskan sjógvi í ár so veru ta ikki stórar nøktir sum eru fiskaðir í føroyskum sjógvi ikki serliga nógv ikki serliga stórari í mun til ta kvotu okur hava øh hitti gamlir føroyskur daksbátar tað haldi eg met ela ella søguligan týdning bátar sum eru áðrenn frá áðrenn nítjan hundrað og tretivu tær kunna teljast eftir hndini í aðrari hondini so teir trúgvi eg ikki fara at gera nakran skaða hvørkin fyri eitt el annar fiskastovnar hellir nakað tá tað kemur til teir hasar bátarnir har í í bólki fimm so so er tað týðiligt at tað er eitt problem hjá bátum sum eru í bólki fimm og royna við líni um veturin at tey økini teir sleppa in á teir smáir bátarnir sum eru í bólki fimm tey verða brúkt av øðrum sum hava loyvi at royna líka í klettum og liggja í laga á landi tá eg birjinti at okur úgdiat vera fjimtan fimtan ár við sluppum tá segði okur altíð tað at ta ið tey verða uppløvað nakrar dagar í vági so kundi mann altí fáa nakrar fiskar vestanstormi eystan fyri fjørut teir fyrstu dagarnar aftan á eina uppløgu so fekk mann altíð eitt sindur nú eru tað soleiðisr at nú liggja bátar sum hava stórar engar maskinur inni á leiðini for í land og fiska meðan stormur er ella meðan nógvir vindur er og teir smáu útrópabátarnir ikki sleppu sleppa út so tíðin hvar smáir útrópprbátar við líni fáa altso yvirliva hon er avmarkað afturat tað er eingi smest ivi um vis tað forsetir at stórir bátar kunna fiska forðð í land við óhøgguligum effektiviteti so er útróðrin endaliga sluttaður

øhtað at kunngerðir verða tað alt verður gjørt úr kunngerðin tað havi eg absolutt nakað ímóti eg haldi hetta er harmiligt at eingin hevur eftirlit við tí formaðsskapur kanska ella annað onkur annars skuldi havt eftirlit við at mann ikki kann hava sum okur hava nú nú ferð við at fáa tað talt men eini hálvfjerðs ferðirnar íhvunnfall sigur mann at at landsstýrismaðurin skal til kunngerð ella elandsstýrismaðurin kann hettavatt og tað er líka mikið hvør landsstýrismaðurin er tað er ikki tað tað draga seg um men men tingið sum bjarni hammer so væl lýsti at tingið frá sigur seg tæir møguleikan at ávirka tingini tað a mann sigur at mann kal koyra landsstýrismannin frá tað veit mann at tað er só fylgir tað ikki tilfeldi eg legði merki til tað í vár tá tá ið ein kunngerð kom við síðstu maimánað at mann ikki kundi pumpa ímillum bátar og og tað varju totalt væl við títt altso alallir allir fingu ii fingu rýmiligt sjokk tá i teir fingu at vita t tað kom ikki pumpa ímillum síni og tað var astu ein kunngerð hemild tað varð gjørt

tíðin hon stroykti ótrúliga soeg eg má hava koyrt í forlágokari her tað forstandi eg bara tað er kanska tí seði en blintað at brúka automatskar tað er tað kanska sum hevur gjørt tað at mann far hann at koyra ti skuldi havat nógv meira undirrendingar á men men at gera tað
ja men tað eru nakrar viðmerkingar bjørt sámundsen ja takk fyri takk
klr henrek old hann ennrtekur hetta her upp við tí øgiliga kroysta útróðrarflotanum og hann nú nevndi asijonellubátarnr í hesum umfarinum men men teir hava jú eisini sær risastóru avbjóðingarnar sum sum teir smærru línbátarnar eisini hava men eg ætlaði at spyrja hennik old hann nevnir ofta hetta við kunngerðheimildini og tað er faktiskt eitt grundleggjandi prinsipp í einum rættari samfelag at lóggáva er altso at mann hevui lógarheimild til tað mann ger og og eg eri bangin fyri at tá ið mann flytur so nógv yvir kunngerðarheimil so undirgrevar mann lógarstatin altso tað tað er tað alvorliga problemið í hesum her s g alaðit spyrja hennik old um hetta her fyrr fekk mann í løgtingið hóast alt sendandi hvat mann broytti eina kunngerð tað fær mæn ikkia gongd longur nú má mann fara inn á netið og leita sær eftir tí heldur hennik old at tíðini komdá løgtingið sjálvt mann fær at stramma upp upp á hetta her við kunngerðarheimildum soleiðis at tey fólkavaldu vita hvat gongur fyri seg takk fyri jhenrikold

taðið alt for langt tað er ikki tað er ikki í dag ata eg komi etr men eg var við til at gera eina lógvi niðuriná fýraoghálvfems og har var nøkur tilfældir kunngerð nøkur tilfeldi men ikki so øgiliga nógv og hon vardi fimmogtjúgu ár biljustinusen tað ljóðaði sum hann hevði ikki sonógv livir fyri enn men men síðan hon eer er er givin so er at fara úr gildi so erði partrolarnr til dømis minkað við tíggjubátum djúparsólarar eru tveir rættir sum fiska vanliga djúparsólur og tveir frysta so ter minkar niður í einki og línibátarnir eru minkaðir niður í helvt útrópabátarnir lant niður um helvt men løgtingið veit ikki av hesum her at løgtingið situr totalt óvitandi um hvat eg fyrrigangur og eg eri rímiliga sikkur í at tann størri parturin ánar ikki hvat ið kunngerðarheimildirnar er til staðar tí ú tú tú mást leita eftir teimen tú mást gera ein innsast at leita eftir hanm so so eg haldi at ein ella annar má taka sær um og siga at løgtingið skal gera lógir sum altso tað at onkur skal skifta skipið út hann má tað má kunna standa í eini lóg hvat tú skalt gera fyr en at skifta skipið tí havi hoyrt onkur sum hevur spurt í nýggju tíggjumárfti
at skifta skipið er tað bilju sinussen takk fyri a formaður
g er samdur við hendi gold at tað er sjálvandi ein ávís javnvági millum nær ið løgtingi skal áseta nærri reglur og nær landsstýrismaðurin skal tí atnógv av sum verður kunngjørt í kunngerðum tað eru ofta teknikkur og fyrisitingarligar reglur sumi sum so einki hava við politikk at gera men tað kunnu vera tyngri viðurskifti sum sum løgtingið oygur at taka støðu til oh tað er altíð ein bulansa ímillum tað so tað er ikki eisplýðandi við tað at mann skal leggja allan maktivir hendai landsstýrismanni sum skal løgtingið onga ávirkan hava á nakað sum helst altso men har sum har sum politisk viðurskifti er upií har løgtingið sjálvandi at at áseta tað í lóg soleiðis nar at ein landsstýrismaður ikki bara kann sita og dríva politikk beinleiðis men men hann fyrisitur

ha sum tað sum að tað blívu eit sindur keðiligta bleíva við at siga tað sama við sama rætinú var eg saktir henn ri seks sjey ár um at el ella fimm ár elahvat er um at at at mann fær man er farin for nógv yvir til kunngerðir tá ið eg kom inn í heta her húsið her visse i tað kom eitt lógaruppskot inn her á borðið sum segði at landsstýrisfólkið ásetti í kunngerð so fór eg eini æ tveir tríggir menn tá var tir flestu vóru menn upp at spyrja hvat er hetta var nakað skal mann nú seta áseta í kunnger nøkur ting áseta kunngerð og tað tað tað góðtók ger ikki um nú hava okur eina fiskivinnulóggávu sum ið eri ferð við at fáa tað bpetalt nú men tað er hvørfall oman fyri hálvfjerðs ferðirnar oman fyri hálvfjerðs ferðirnar hvat mann ásetir kunngerð og og um um um viðurskifti hjá hjá høvuðsvinnuni og tað ánar eingin á teimum sum fáast ívið altso høvuðsvinnan má tann sum er í høvuðsvinnumi tann munnga forstanda tað sum stendur í lógini altso nøkulunda tað kann vera onkurt tekniskt
men tað má vera soleiðis at fólk forstanda hvat kann eg gera og hvat kann eg ikki gera ja so er tað bjarni hammers sum føroya viðmerking ja takk fyri harra formaður
tað er kanska arbeiðsskapandi fyri aðrar vinnur at fáa at gera tað so torskilt at einki vanligt fólk skila tað sum mann kann brúka ovurhondsstóra upphøvdur fyri at fáa fólk at útgreina hvat hvør einstaka meinar tað skal vera men tað er eingin ivi um tað at at aldurin hjá teimum sum enn dríva útróður at íg minna minna slagnum hann er hekkandi og bátarnir fakkandi og hvat heldur hennrikold harra formaður tað ger við útrvótarflotanum at hesir stóru kemtistóru útróðrarbátarnir sum eru mann kan kalla tað dýrtdrivnir liggja faktiskt á støðsíka beint fram um land rundan um hesir her fái útróðrar menninir sum eftir heru takkfyri hara formaður
sri formaður e tær hava onga kjans at
vist tú tekur á okkara lagi altso eystan fyri suðuroynni so er langrunur ómetaliga smalur vist tú kemur út um um um dalagrenna tað sum vit kalla tað so fert tú niður á bleytan botn og og niður á á dýpi sum útrabátar ikki vanligt vísir ikki royna á men inni á tí smala álanum har liggja bátar sum seta í døgnum runt døgndrift í fullspik og tað hevur tað loyvi til stóð einki ringt um tað at at gera tað men tað ger tað at aftan á eitt eitt eitt eitt sjálvskvegur á vesturi so hava tær onga meining at fara út frá fjørðini seta eina stampa sum okur gjørdu tá ið tá ið eg var hálvvaksin ella gott og væl tað tá bar tað til tí at at skipa ikki vóru har til línukipini vóru í íslandi og grønlandi og og enda áðrenn tey komu var tað betri møguleika til tað teir smáir línubátarnar sum fiska við línu í bólki fimm hava ongan kjans í fleiri ár afturat teir verða útradegaðir tí at teir fáa ikki fiskað par grunda av at tað er so nógvur aðra sum royna ella nakrar aðra sum royna at teirra leið soleiðis er tað bara
so er tað høgni hoydal ger so vælja harra formaður hetta var
tí at í øllum okkara ósemjum um fiskivinupolitikk sum eru grundleggjandi um hvussu tú skipar eitt eina vinnu og itt rættartrygd samfelag har tú eftir mínum tykki eigur at loyva fólki at bjóðast framat eftir somum treytum og at vera í kapping um at fáa sum vest burturúr men tað sum eg haldi ger at vit er so langt frá hvørjum øðrum í at fáa eina líkinda fiskivinnulóggávu sum kann verða varandi tað er at vit falsa søguna so nógv eg rokni við at billistinusen heldur at eg geri tað kanska eg skal royna greiða frá hví at eg haldi at tað er eitt ein stórur trupulleiki í dag landsstýrismaðurin var her uppi íg einu uppskot sum hann sjálvur lagt fram og hann brúkti so at siga alla síðna talu tí til at royna at tekna eina mynd av undanfarnu samgongu undanfarna landsstýrismanni og til enda nevndi einum heilt stutt uppskot sum var til viðgerðar og har segðihann sjálvur ja at tað var kanska ivasamt vi brúksskyldini mentaðerjú tað sum alt uppskotið snýr seg um og søgan ella hvussu vit fata veruleikanm er evi týdningarmikið hvussu gongur tað íð føroyskari fiskivinnu í dag í mun til untir undanfarnu samgongu nú jakuvestegard fleiri ferð brúkt tað tá ið hann bað argavan við han brúkaran tá er bringotaktikki í staðin fyria argumenterast og sprennir ábringurnar fram mann kundi eisini rópta páfuglataktikkin ahesin fuglurin sum kan venda sær við og spreiða veingirnar út sum e sat kroppurin er ikki so stórur sum hann leyst at vera men tað tað tað førir ongastaðni tí at tað jakuvestekar tosa at tað kom so nógvir nýggjar aktørura billistinsr nevndia eisini va hvussu nógv er komið undir undanfarnu samgongu av skipum og av nýggjum aktørum ja har kom atlanti k veiðager nýborg var so hon fór so avstað aftur tíverri sum nú er komin inn aftur tað nevndi bilistinse sum eitt stórt framstig undr hesi samgonguni har kom norðoyingur og borgarin hr kom í hoyvík har kom kætrind jóhanna har kom gøtunes altso ikkieit nýggj skip men eitt eitt eitt framkomuskip líniskipin kom bæði jógvan iðu og klakkur høgabg om men tekningin rokniðig við sum meginpartin av føroyingum hava fingið inn við tí ógvusligu propaganda ið var farið fram frá frá undanfarnu samgongu tað er at einki hendi einki nýgt skip kom hell kom slettiki nakað sum helst og tað passar sl etta ikki tað passar ikki avráiðingarvirðið hjá øllum skipabólkum undir undanfarnu samgongu tað var so ikki bara tí politikkin fyri at takga at tað var eisini nøkur viðurskift sum gingu við vóru risastór ikki minst í norðuroyggjum har kanska ágangin var størstur og er tað kanska enn so eg havi nevntð áður hann skal vera varin við hvat hann ynski sær mann er í vanda fyri at fáa tað og útlitini beint nú eru ikki góð ikki hjá heimaflotanum pitisinusin nevndi hetta við at vit endilia hava fingið fisjudagarin o tinginum har er púra samdur tað var so okkara uppskot tað var undanfarna samgonga sum framd ið tað og tíbetur hevur undanfarna nú verða iki e eilstýri men løgtingið má skipa eina lóggávu sum er rættaritrygd sum er er rættvís fyri allar borgarar í landinum og sum gera møguligt at kasta mest møguligt av sær til reiðaríir og manningar og sjálvandi eisini til samfelagið gjøgnum tilfeingisgjøld og útbjóðing og annað tað er tað er okkara mál men eg veit ikkihahetta endamálið hjá hesari samgongurna her tá ið landstýrsmaðrin að kann sita býta út eftir sínum egnu høvdi til til aktørar og avgera hvør yvirlivir og hvør ikki yvirlivir tað kann ikki vera ein sunn og tí fari e bara at mæla til at tá ið vit viðgera fiskivinnuna at onkursvegna eg veitk um tað ber til um mann kundi í løgtinginum eisini tá man viðgerda í vinnunevndini bara fingið staðfest tølini altso um ikki annað var samdur um tað altso tað vil siga hvussu nógv skip komu og hvussu nógvar íløgur vórðu gjørdar hvussu nógvir nýggir aktørar komu hvussu var býtið millum ta ymsu í í skipanir hvussu nógv kundu bjóðast framat og bara at mann fekk tað á borði so var hvussuer eitt eitt eitt langt stig tikið tí tann søgan sum landstýrsmaðurin fortelur her hvørja ferðhann kemur upp fyri at verja síni egnu uppskot tá fer inn eina søgu um undanfarna samgongu sum er eftir mínum tingi so blóðskeiv at hon hoyrdir ongrastaðni heima vit hava langt síðani og viðgingið hvørji hvørji lítið vóru okkara lóggávu sjálvandi hava vit tað og ttað hevur eisini sagt hetta við at mann gav alt út til verandi aktørar nei tað gjørdi mann besstemtinki tað var tí rokið var so stórt eg havi spurt landstýrsmannin sjálvan og tað skal hann eiga at hansara fyrisøkin svarar altíð tá mann spyr grein tveyogháltrýs fyriboðn so svaraðu tey sakliga upp ikki for nógv uttan um tos eg spurdi um undanfarna lóggáva hevði g verið í gildi altso tann hjá undanfarna samgongu í tvey túsund og tjúgu og einogtjúgu hvussusu nógv hevði tá verið bæði í tilfeinsgjøldumi og hvussu nógv hevði verið atkomiligt hjá øðrum enn teimum verandi aktørunum gjøgnum uppboðssølu ella menningarkvotur og eg veit ikk at lisi svarið svarið var at umleið helvtin av makrelinum

og eg haldi tað var trýogfjøruti prosent av sildini og trýogtretivu prosent av svartskjaftinum og kortini hava vit hoyrt ferð aftir ferð tá ið vit viðgera fiskivinnan her so stendur onkur sigur ja meg til góðu fimmogfýrs prosent til veraktørar nei tað passar ikki vit søgdu sjálvandi tey sum eru í vinnuni hava eitt ávíst grundarlag og so bjóða vit tað út og tá ið kvoturnar hækka so verður tað boðið út bæði gjøgnum uppboðssølu ella gjøgnum menningarkvotur og eg vil siga at tað eydnaðist rættiliga væl við teimum lítuni sum
nakrar viðmerkingar biljusinussen takk fyri at forma tað skal eg fegin gera á sovorðið
som norðoyingur og borgari hoyrdu ikki nakran nýggjan aktør teir vórðu t útbygging av einum verandi aktøri høga berg hoyrdi ikki nakrar nýggjan aktør tað varu ein verandi aktørur tað sama varð galdandi fyri veiðugerð og tann og tað var ein nýggjur aktørur suður í vági sum var í ferð við at fóta sær høgni hoydal tók fótin undan honn hann misti sín sín møguleika við við asbiasenior og nú kemur asbiasenier inn sum sum ango og undir einum nýggjum felag tað sum eg helt var gott undir seinasta samgongu tað var millum annað sjógæti og vestmanna siðfull sum vóru aktørar sum komu sum sum virkaðu á landi og og tað sama við tavini í leirvík tað helt eg vera spennandi og mennandi prosjektir sum vit vónandi fara at síggja meir til framtíðini hvat tey kundu avrikaægnihoydal
nú nevndi biljistinusar sjálvur sum eg
segði tað var ikki alt nýggjar aktørar tt tit tosaðu um at ter kom á nýggj skipin nú til dømis tá ið nýborn kemur inn aftur ella nú sum anguhaldi hon eitur ha hon var áðrenn tað var ikkivið um tók fótin undan hevni men tað vóru við sum tað tað teir góðu sær ta tiðfóru út rundarlag men vit tóu ikki naka fót undan nøkrum tá slett ikki og av nýggjum aktørurnum teir nevndu her jú artíð vei ikki var ein heilt nýggjur aktørur tað var skip sum slettiski men sum fann sær grundarlag gjøgnum upboðssøluna fyri at kunna tí tatað teraríið hevði fram frammanundan men hevði so artí veiðagerð hoyvík var nýggjur aktørur høvdu ikki upsjóvarskip áðrenn og katrin jóhanna var nýggjur aktørur høvdu ikki uppsjóvskiparar hini skipini nevndu tað vóru nýggj ella hálvgum nýggj skip sum komu bara fyri at seta upp ímóti tykkara søgu um at nú skal taðhenda so ræðliga nógv tað passar bara ikki tað passar slett ikki og hartil komu so sjóka av í vestmanna fiskavirki sum nú hevur verið noytt at keypt sær á skip fyri at kunna lúka treytirnar um at fáa rættindi yvir á veiðuloyvi so tað er bara at hyggja eftir veruleikanum tað er eingin grund til hjá okkum at brúka politiska
bork upp á at definera veruleikan tí hann er hann er ógvuliga greiður er bíggið tønn sora bjarni hammar takk fyri harra formaður
eg haldi handa endurtøkan sum verður endurtikin og endurtikin eg haldi mann kann nokk uttan at siga heilt for nógv at eg á meginpartin er bara propaganda sum verður endurtikið umaftur og umaftur tí tað er eingin ivi um at nógv sum høgni hoydal bara fram tað er tað passar okur kunna bara taka at tað tók tvey ár bara at fáa vinnuligar royndir avgreidar skuldi taka ein fyrrapart eingin avtala er við ongland tí syrgiligt men tað varð bara klárt at undirskriva og enn íverri so er tað tað er meira meira syrgiligt ta r tað at tað er ongantíð komið so lítið av upsa og toski í land sum tað kemur í løtuni og og og og eisini makrel og sild er kemur faktiskt minni og minni upp á land í føroyum akkurát nú í løtuni og sjálvandi eru rsøknar eru ymiskar men beint nú er tann øgiliga keðilig gongd keðilig tekin sum vónandi verða broytt tað má mann heldu ikki gloyma altso mann má ikki gloyma at man kanikkifara minnina

klveyndu teski línuskipini til dømis ha og og har har vóru sjálvandi tað at tossrarkvotan minkar á flem ikki kapp tað hevur jakuvestegad ikki syldina í men tað sum vit gjørdu var við góðu limisskipinum alla kvotuna filmikikapp umframt fleiri túsund tons undir íslandi og grønlandi so tey fingu munandi batar spyr bara tey sum eiga klakt til dømis sum eisini gjørdu íløgur í eitt nýggjári skip orsakað av tí so tað er bara tað hyggja eftir hvussu eg gongdini í vinnuninú attað í løtuni eru nógvar avbjóðingar allarikki orsakað av av landstýrismanni ella hesi samgonguni men fleiri av teimum eru tað og tað er tí eg haldi so týdningarmikil eisini eina søgan um at áh tit sótu bøld um ata í tvey ár og suvíðari altso veruleikin var tann at vit kunnu tð ikki gera nakað nýggja lóggávu fyrrin at fáa galdað frá fyrsta januar tvey túund og átjan tá gingu fiskiloyvini út og vit náddu tað tað r tað er tann tð er tann sinbarlg veruleikin vit kundu ikki gera nakað áðrenn tað so hatta er eisini ein fuppsøga sum verður verður førið fram og eg haldi teg vera nógv fólk kp upp hátatíverri tí tað varð endurtikinð o endurtikið eg rokni eisini við vussi kennilandstýrismannarætt athann fer upp aftur t endurtaka síni ósavnandur um eina løtu tá i eg havi sagt hatta her so er tað bjørt samuelsen
takk fyri eg eg má vera púra ærlig eg haldi at vera
syrgiligt bæði fyri føroysk fiskivinnuna og fyri alt føroya fólk at mann onkursvegna druknar ein seriøsan fiskivinnupolitikk íkeðli ta hevur staðið upp á í áraáravís og tað er virkuliga virkuliga ein falittaiklæring at flokkarnir ikki klár at ganga saman um ein seriøsan fiskivinnupolitikk g eri sjálvandi eg eri samd í tí høgni hoydal fór er fram og eg ætlaði at spyrja hann tá ið samgongan so kom við sínari lóggávu og segði ókey nú gera vit tað sum var givið út í menningarkvotum til parmanentloyvi so segði mann meg nei na nei ikki ikki fiskavirkini á landi tey skulu tvingast til andtil at keypa skip ella til at selja sínar kvotu s eg spyrja høgna hoydal hevur hann sæð grundgevingar fyri hví altso hví er tað so viktigt at mann ikki vil loyva fiskavirkinum at tryggja sær tað er tóast alt týdningarmikið at tryggja at mann hevur fiskavirking á landi altso hhvar er líka sum hevur høgni hoydal sæð ta greiðu linjuna í hví mann velur at styrkja ein høgni hoy
nei eg havi ikki sæð
men rættvísu sakir so rokni eg við at tað sum má hann hugsar tað er nú at fáa øll veiðuloyvini yvir á stál eg rokni við lansursmann lanstursmaði kann vátta tað tað er tað mann hugsar tavil sig at nú frá fyrsta javnaðar nú vil mann hava eitt ávíst tal av skipum við veiðuloyvi fyri hvussu einpartaflotanum eg eitikkihví mann kki geras fyri allan men tað havr so ikki fingið svar uppá soleiðis at nú verður tað akkurát sum tað var frammanundan tað verður so eru að tey ávísu skipini við tí ávísa veilarar uma sum leggur á hesi skipini at tey eru teir aktørarnar sum eru og eg rokni ið tað elvi til at vit fáa færri tað kanns vera eitt endamálið sum fiskiskapi sum fáa sum vit fáa betri lønsemi men eg rokni við endamáli ella avleiðingin verður tann at tað aftur keypa sølan av skipum við veiðuloyviu og tað at eina tilfeingisrentan sumvit royna at fáa inn til landið men sum hndan samgongan sigur hon ikki vil hava hon fer nú at blíva keypt og seld í ovurstóran mun ímillum aktørarnar tað má eg edugi ikki sígj annað endamál við tí enn tað er tað máh vit hava og tíverri stuðla fiskimannafelagi tí eg haldi eg skilji hví tí teir eru bangin fyri t teirat missa men eg trúgvi tei at fáa fara at missa so ræðuliga nógv í hesim nýggju skipanini sum nú byrja longu frá fyrsta januar
so er tað jóhannes joensen sum fær eina viðmerki ja eg haldi
akvotur man gjørdi man leitar út á økir og eg haldi eisini skilagott at mann nú hevur ger tað at mann ger tær burðardyggar soleiðis mann fær rikið vinnuna eg haldi bert at tað so litið økiskvotur sum ikki kundi seljast úr økinum so teir vórðu verandi økiskvotur úti um landið solei at fiskivnan verður drivin út um alt føroya land so øll fáa okkum av tí í staðin fyri at mann samla tað for nógv á teimum somu økinum so eg haldi tað var ein sukseð og eg haldi eisini tað er rætt tað sum lástur ger nú at mann roynir at gera tað burðardyggur at taða seg at tú kanst dríva vinnuna við tað tað takk fyri
jóarformaður eg veit ikki mær helsandi
v við viðjohanes joensen men partvíst at sjálvandi má tað vera gjørligt hjá teimum nýggju komu inn at tí at teir verandi hava øiliga stórar fyrimunir at tæir kunnu vera á sama støði tað sum eg ynskti og sum onkursvegna tað er næstan blivið næstan semju um at tað er bara útilukka tað er at hví skal tað vera so at fyri ein sum so antin er vinnuni ela t oyna atkoma inn í vinnuna so má hann fara og keypa frá einum øðrum at skip nú veru tað skip við veiðuloyvi fyri ein yvirprís tað vil siga a tann tilfeingisrentan tann prísrin fyri at koma framat skal nú fara í privata lummari kann hjá teimum sum fara úr vinnuni í staðin fyri at mann hevði eina pulju sum hann bjóðaði fram bjóðaði upp á hetta og g eri púra vísur í til takat bara kvatrin jú honnu í oynni sum sum jóhanes joensen kemur frá hon hevði uttan iva kunnað farið á eina uppboðssølu sum var skipað soleiði a teir stóra iki kunnu keypt so tað tað r ataðtýdningarmikið at mann hevur antitrósmark á og kunnað keypt sær betri grundarað og taðhøvdu klárað seg væl tí teð var longu klárað at fingið størri avkast enn reiðaríir sum hava tíggjufalt so nógv tilfeingi fingið upp á hendur enn teir hava so tað var tað sum var tað var tað sum var í degin og søgdir eisini sjávandi behilduð tað teir høvdu og høvdu utanívað klárað seg væl og høvdu lagt tað trýstið á vinnuna sum endamálið er at fáa meira burturúr tá vit fáa hsi her allatan systemin hjá jakudvestegaard so fer eingin at verða eggjaður til sjálvt um teir vilja tað men ikki nóg stóran mun til at fáa meira burturúr hvørjum kilo tað er tann stóra skandalan
síðani er tað jakobvestegaard sum fær orðið aftur ger so væl
takk fyri formaður til tað síðsta tóun oydalar at siga okur sóu hvussu nógv táir smærri fingu burturúr uppðsøluni teir høvdu ongan kjans og katrin jóhanna hevur ongan kjans á uppboðssøluni tí tað eru tey stóru sum keypa á uppoðsøluni so einfælt er tað eg kansn taka líta sindur aftur í aftur tað sum hendingoldar inni á við diskussiónini ímillum míni bátarnir bólki fýra og útróparbátarn bólki fimm har eru ávísar leiðir har tað eru tvítróttur annars ja tað øgiliga vanligt ta útvórpsbátar í suðuroynni alla mína tíð deyksbátarn teir sum nú høvdu verið í bólki fýra vórðu eysturog fjørðunum og sætt í líini tá ið tá i líkirni vóru ávís so viðte tað er einki nýtt men okur hava ávísar leiðir har tað eru ávísir tvítróttir millum líni og snellið okur hava gjørt eitt sindur við tað vestanfyri gutta mið og grinnini sum teir rópa kenna ikki nógv til tað men har okur gjørt okkurt við tað okur hyggja upp á hyggja uppá onnur øki r eisini at vit kunnu akkrát sum býta tað eitt sindur upp hetta her við ati hugleiðið um hvussu gingið í fiskivinnuni so so gongur tað alla tíðina upp og niður hjá ymiskum skipabólkum í ymiskum veiðu sigmentum og uppsjóvarvinnuni hevur tað tíbetur gingið gott nógvi seinastu árini barrinshavinin hevur tað gingið gott og har verið rættiliga rættiliga stabilt viðvíkjandi fjarleiðum so hava tey verið nøkulunda stabilt ísland liggur stabilt ligir tað altíð svingar eitt sindur botnfiskurin er fimm túsund tóns og teir svingar ímillum eitt sindur ímillum hvussu otoskakotan er okur hava fingið seinni árini eitt sindur meira av bótnfiski í eysturgrønlagdum frá grønlendingum meðan tað sum okur hildu fór at kanska verða eitt gott ííkast ið flemmi ikki kapp tað akkurát sum gekk hinvegin skeivan vegin aftur sum onkur helst fór at vera grundarlagin undir teimum nýggju kant man siga frystskipunum men váðivirði tað svingar sjálvandi og tá ið mann tosar um her sum biljustinussen var inni á at jamen mann gav jú fýrs prosent út til til teir aktørarnir sum vórðu frammanundan altso tá ið mann hevði tá mann hevði alt í hondunum o kundi broyta lt til fyrsta januar í átjan ja men so so gav mann siga rættindina útaftur og tá ið tæð mann tosar um uppsjóvarrættindir so bleiv eg í táverandi lóggávu sett nøkur myrk inn hvussu nógv mann kundi hava disponibilt til aðrar aktørar og tey mørkini liggja rímiliga høgt so uppsjóvarkvoturnar skuldi ikki fara serliga langt niður aftur er nokk sikkur ía vi sjúkur høvdu havt avtalur í dag um ferðandi um allar hasar ferðandi fiskastovnarnir so hevði tað verið minni parturin sum var farin til aðrar aktørar so svikaligt var tað roknisstykkið í undanfarni lóggávu so á billar sær inn at nýggir aktørar kunnu koma inn og so fara út aftur í mun tilhetta fingið í í kvotagrundalagnum tað er tað er nokk so nokk so ivasamt tað sum mann kundi bjóða út sum uppboðsárskvotur var í mun til tey tølini vórðu sett inn í lóginum um sjófeingi heildarkvotuna av makrelisild og svartskjaftið og og tað svingar og tað tað vita øll hvussu heildarkvotan svingar so tað hevði verið øgiliga veikt grundalag av bygt sína minni á frameftir ja so fær høgni hoydal
ala eina viðmerking ja har fár mær eri eg pásin samd
sun vit tí síðsta sum jakuvestegard sigur at tá tú setirst mørkini inn og so og somu sohera na kvota sum so iminkar burtur aftur so er tað ein trupulleiki men er tað ikki júst tað sum er galdandi fyri hesar vinnuligu royndirnar og verkætlanirnar vesttað fyri tinginum eg havi so eg havi lisið lógina rætt tá ið heildarkvotan minkar og minkar undir eitt vistmark so missa teir sum nú hava fingið tillutað vinnuligar royndar verkætlanir alt sítt er tað ikki altskilt

har formaðurin seg okur setti í lógningssjónfongið inn nøkulunda somu mørk teikur býtt út at byrja við og hekkaði markið fyri sild upp á buss fýrs túsund og tá fimm buss fýrs ikki taka meg heilt neyvnt í tí men so tá ið t bítti út so var tað grundarlagið og tað var bara fyri sild at tað kemur ávirkað niðureftir eitt sindur hin í mørkini tá heildakonurnar tá vóru undir mørkini av makreli undir mørkini av sveitskjarni og tí og tí ávirkast tað ikki frameftir men ein partur av skyldakvotuni sum nú er farin til myndugar royndir verkætlanir ein partur ávirkast í mun til tað markið sum ber sett at byrja við høvdu høvdu teir ikki skilt tað og tað er kanska toyr skilt hjá fleiri sum mennir til soleiðis teimum saman so er tað hendrik
ja harar formaður tey eg snakkaði um
fimm so tað at ivamálið er millusnelli og líni e sínakjakið men men tað sum er tað kanska tann tann størsti vandin við tí ella tann størsti hinduringurin fyri teir smáu fimm bátarnar og tað er tað at aðrir stórir bátar o koyrdi einaferð í tíðini við eitt øgiligt bardarí fingu okur línubátar út um seks fjórðingar tað var hann í kunoy og e báir strítist við tí tað var gekk eitt hálvt ár áfáa meiriluta fyri tí men men nú er tað so blivið soleiðisnar at bátar sum eru væl útgjørdir við egnarmaskinum og seta øgiliga líni hava loyvi at fiska heilt inn í klettun og liggja á lersíðuni har sum teir smærru útróðarbátarnir sum eru øgiliga vmarkaðir at fara longri frá landi og fara longri frá húsum at teir hava ongan kjans tá ið hesir hava ligið drigið tar tríggjar fýra dagar á tí økinum sum teir ellars skuldu liva á tað var tað sum eg nevnijakobvestegaard

maður ja er púra samdur við hennik old tað sum okur kendi t egkendi til tá tað var tað mann enni línina á landi og so fór mann út um kvøldið og dróp mann kom hann aftur í morgunin so varð friður um dagin og so kundi aðrir fara um dagin at seta línir serliga teir smáur bátarnir men og tað er trupulleikin er onkustaðni vestanfyri serliga haldi eg ati tað liggja alla tíðina tað tað tar egnast so hvørt so tað faraar lína stendur alla tíðina tað er ikki ett skoppr app á nakrar tímar har onkur annað kann fara framvið tí atð seta so hvørt tað er ein avbjóðing hjá hjá summum og tað færa okur hyggju upp á um mann kann tað men tað er hetta er hett er ikki stórir línir bátar hetta er hetta eru faktiskt smáir bátarbólkir fýra sum sum talan er um mentað er satt sum hennik old sigur takk fyri hara formaður takk fyri
tí eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er soleiðis endað og málið verður beint í vinnunevndina til víðari viðgerð tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin níggjunda novembur klokkan tíggju og tá verðurskráin hendan tað eru fýra fyrstu viðgerðir á skránni tað er av løgtsmáli nummar trýogtretivu uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um meirvirðisgjald tað er meirvirðisgjaldslógin leingi heimildin at fáa meirvirkisgjald endurrindan í samband við keypa orkuvinarligum motorakførum fyrsta viðgerð av løgtsmál nummar fýraogtretivu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um avgjøldum við skráseting ar motorakførum strika lækking av virðisgjaldi fyri persónbilar við tøkni og leingja undantøkuna fyri at rinda virðisgjald fyri motorakfør sum bara nýta ravmagn ella vetnið til framtrúkt síðani er fyrsta viðgerð av løgtsmál nummar fimmogtretivu tað er uppskot til løgtinslóg um broyting í løgslóg um landsskat kommunuskatt skattafrí samsýning fyri sjálvboða arbeiðinna á ávísar frítíðarfelagsskapir og løgtsmál nummar seksogtretivu tað er fyrsta viðgerð uppskot til løgtislóg um broyting í løgtslóg um ræði á málum um málsøkinum yvirtøka av málsøkinum landslæknaembati eftirlit við heilsustarvsfólkum og stovna heilsuøkinum sjúkufyribyrging sinnisjúkraviðurskifti líkskoðan vevnaðarflutningur óforiserandi evni sjúklingarættindi og eftirgjørdur gitnaður síðani er frambløga eisini á skránni so er hesin fundur lokin